tingfundurin er settur og vit fara til dagsskránna í dag sjeyogtjúgunda oktobur og fyrsta skrá er eru ófráboðaðir fyrispurningar og tað er soleiðis við ófráboðan fyrispurningur tað var ein tíma og vit plaga at geva flokkunum ein spurning í part og tíðirnar eru soleiðis at tann sum spyr hann fær ein minutt og svararin ella landsstýrismaðurin fær tveir minuttir so kunnu aðrir tingmenn fáa ein minutt í part og so enda spyrjarin svarar við hvør sínum minuttum og tað kann ikki vara meira enn tíggju minuttir hvør spurningur tilsamans soleiðis eru reglurnar og vit fara so í holt við tann fyrsta spurningin og fólkaflokkurin eigur tann fyrsta spurningin tað verður annika olsensen fær orðið ag spyrja so er at
siga hvønn spurningin er til dugir tú væl takk fyri harra formaður og hesin spurning er til jenis av rana landsstýrismann í skúlamálum og hann snýr seg um hvussu tað gongur við arbeiðinum og við at fáa fróðskaparsetrið føroya við í í balloynjusáttmálum soleið at fróðskaparsetrið kann koma yvir listan yvir altjóða góða góðkend universitet og tann næn n kostar tað at fáa føroyar við í loynisáttmálan og hvussu nógv skal játtanin vera tey komandi árini á fíggjalógini og triði spurning er hví at gonga við heildarætlanini á frælsinum við at fáa eitt kampus í í havnni har gjørda at blíka gjørda ein samstarvsavtala ímillum landsstýriskvinnuna sum sat tá honum jensen og meg sjálva í tvey túsund og nítjan um at fáa eina heildarætlan fyri økið á frælsinum broyta byggisamplikt úr annans á tú kunna fáa alt hatta har økið til eitt eitt kampus og eisini at fáa landssjúkrahúsið við so at tú kunna fáa eitt umvartshospitalur í føri

ger so væl takk fyri spurningin ein viðkomandi spurningur sum okur hava arbeitt við frá fyrsta degi at okur komu til sum samgonga og eg haldi at tað gongur væl fyri at siga tað stutt og greitt tað gangar ómetaliga væl fyri at nevna trý ting so hava okur sett ein persón burturav hann hevur arbeitt nú haldið í hann byrjaði í einum einum tríggjarmánnastarvi og eru síðani settir og fastari at arbeiða við millum annað hesum spurninginum bolloynsspurninginum og tað næsta teð er at at tey á setrinum hava sett eina goðskueind kundi okur kalla tað eina menningareind sum hevur til uppgávu millum annað at at at skipa tað soleiðis at setrin natúrliga kann vera í partur av avtalunum lat samstarvinum og so tað triðja at s júst í í dag so eru teir eksternu kanningar kans ka man siga leiðararnir sum eru settir altso út frá komandi í føroyum og eru farnir og og teir hava millum annað tað arbeiðið eisini at at ja sjálvandi teir koma á grangranska fróðskaparsetrið og tað er fortreytin fyri at fóðskapasetrið kann vera samanberuligt við við onnur fróðskaparsetur runt um í heiminum hetta her vr bórð leingj tað særtað jú í nítjan hundrð og níggjuoghálvfems tá vórðu tað nøkur tjúgu lond sum sum gjørdu av at okur skuldi samskipa undirvísingarnar soleiðis at tað verð eingin trupulleiki frá studentum frá ymiskum fróðskaparsetrum at ferðast millum fróðskaparsetur og at mann kann góðkenna útbúgvingar hjá ymiskum fróðskaparsetrinum og okur hava snakkað nógv um tað í í síðstu tjúgu áruni ja ja síðani tað byrjaði í føroyum og og nú er okur so væl á veg men tað kemur at taka eitt sindur av tíð afturat men tað er væl á veg
so nú er tíðin farin men eg svari víðari tá eg fái tíðina aftur ja takk fyri so er tað onnur sum kunnu
forði fyrst á reyða spurði landgað orki úr fel ja takk fyri formaður eg haldi at tað er sera viðkomandi spurningur eg haldi eisini at eg veit tað í dag at tað eru allar nógv sum hava lisið til millum annað lærarar og annað á fróðskaparsetrinum sum velja at fara niður at víðari taka eina kandidat eftirfylgjandi og tí haldi eg tað er øgiliga viktig at vit at vit tosa akkurát um hendan spurningin og fáa upp loynia inn í lærubúgvuna men samstundis er tað eisini viktig at lærubúgvuni ikki blívur alt for nógv universitetsprek av vit eisini minnast til at tað hevur vit eisini fyrst og fremst útannað lærarar til okkara egna fólkaskúla so tað er ein sovorðna avveksling og onkuntíð heldur mann kanska í dag at kanska akkurát tá tað kemur til at praktiska tá praktiska blívur for nógv og tað blívur for nógv til ríð so tað er ein avveksling men men eg haldi tað er viktigt at vit hyggja eftir tí men vit mugu ikki gloyma at tað eisini er til at útanna okkara børn og ung í í landinum so tað er ein sovorðna

biljustinusen takfyri harar formaður heta er kanska ein spurningur sum ikki akkurát er beint inn í tað sum hetta viðgerð men vit vita at tað eru fleiri fleiri útlendingar serlig í triðja londum sum koma til føroyar við góðum útbúgvingum men sum ikki fáa brúkt sínar útbúgvingar í føroyum og vissu landsýrsmaðurin hevur umstøður og møguleika og tíð so kundi hann kanska sagt tvey orð um um tað eru nøkur intiativ til at fáa hesi sum part av føroyska samfelagnum og geva teimum møguleikar fyri at kunna brúka sínar útbúgvingar í føroyska arbeiðsmarknaðinum um tað finnast nøkur intiativ til dømis á fróðskaparsetrinum ella í mentamálaráðnum í
samband við tann komandi integratiónspolitikkin bjarnir koyra
øgiliga týdningarmikið av annika olsen reiðsenda niðri spurningin eg haldi at tað er øgiliga markafturligt hvussu nógv mann tosar um íløgu orku í til dømis tunlar mann snakkar um tá tá allir tunlarnir eru bygdir sínum hvat skal mann so fara at finna upp á frá politiskari síðu kampus altso eitt fróðskaparsetur og eitt tilhoyrandi kampus og fysiski karmark og lestrarumhvørvi í føroyum hevur verið forbíkingi í fleiri fleiri harrans ár og eg føli ordiliga at tað krevur eina eina kraftiga yvirhálving nú serliga tá ið karmarnir annars eru so góðir sum teir eru tað mangla teir fysisku karmarnar sum gevur eitt universitetsmiljós sum vit síggja
í okkara grannalond takk fyri
johannes joensen takkara formarna ja sjálvandi skal man hava eitt skuldu royna at fáa eitt eitt altjóða universitet sum sum líkur eiltjóða krøv eg hugsi bara spyrja landsmanna ein spurning tað er men eg hoyrt nógv frá granskarani ella tað teir sum granska at at at samskipa granskingina meira so at mann ikki hevur so spjattra gransking í føroyum men ann meiri samskipað og sum mann kann nýta gott

ger so væl ja takk fyri eg skal takka landsstýrismanninum fyri eitt ógvuliga gott og konkret svar og tað er gleðiligt at tað er í gongd í arbeiðinum og mann veruliga nú setti dik á hetta arbeiðið eisini frá fróðskaparsetri síðu av jensarana nevnir tað at arbeiðið byrjaði í nítjan hundrað og níggjuoghálvfems og tað er jeú púra rætt at long tóku seg saman til at fáa samskipað universitetini og innihaldið á teimum ymisku universitetunum í í europa og síðani tá eru tey allarflestu lond í europa komin í hetta samstarvið sjúkraseskúlin var tann fyrsta skúlin í føroyum sum veruligani setti dik á at arbeiða at fáa sdpnskipanina upp at koyra síðan hevur fróðskaparsetrið eisini gjørt tað sama og tey gera eitt megnar arbeiði nú ræðu bara um at tey fáa ta viðurkenningina fyri tað arbeiðið tey gera úti á fróðskaparsetrinum og koma í hesa heri í hetta yvirlitið hjá bolonjulondunum ella lonjusáttmálanum eitt annað sum er øgiliga viktigt er ta her við flytbaranum sum jenis a rana eisini er inni á at næmingar kunna flyta ímillum universitet í út í europa tey taka ein partur føroyum men eisini kunna fara út í europa og taka kanska ein yvirbygding at tú hevur hetta har flóð í í útbúgvingarskipanin tað er ómetaligaligan týdningarmikið tí at fleiri og fleiri velja fróðskaparsetri til og tað er gleðiligt og nú skulu beir halda fast í gongdinig
seta føroya takk fyri so er tað landsstýrismaðurin sum fær tað síðsta orðið janus harana ger so væl
so eru tað hinir báðir spurningarnir og tað er ilt at siga hvat tað fer at kosta men neyvan meiri enn tvær milliónir kanska kanska heldur um eina millión men millum ein on tvær milliónir kunnu vordera tað fór at kosta men tað fer at geva okkum eina heilt ómetaligar fyrimunir jaspur langaard tosaði um læraraútbúgvingina hon skal ikki blíva for nógv ja eg veitkki hvussu tað varð forlærd nei nei sjálvandi skal mann skal mann eisini hava tað mann skal ikki gloyma fortíðinaa hjá læraraútbúgvingini og og og tað vanliga tað tað við jørðina men hin vegin so so so eri eg av tí fatan man fyr ongantíð for nógvan og fórhøgan lærdó fyri at siga tað soleiðis viðvíkjandi kampus okur arbeiði miðvíst við tí tey arbeiða stýrið er øgiliga aktiv stýrið á fróðskaparsetrinum tey arbeiða við tí men hetta her ólígið sum koma inn yvir bústaðir hevur forstýrað tað arbeiðið sum okur í í ráðnum arbeiða við saman við við við við býráðnum men eg vóni at friður kemur yvir har nú soleiðis at okur kunnu fáa fatur á økinum har út sum kampist skal vera so tað er tað er fullsvingta arbeiði man anar fyri lig siga bollonju ja
nú fór tíðin tað er ein sósjónsøga higartil vil eg siga okur hava fingið gongd á tað og tað er bara spurningur um kanska nógv fá ár so er okur fult integreraðir í tí arbeiðisum ja takk fyri so var hatta spurningur avgreiddur um at viðfara til tað næsta spurning sum javnarflokkurin eigur hvur hvur biði um orðið taðið tað er øksel v jóhannesen sum fær orðiði at spyrja
ger so væl ja tan fyriárformaður tíverru sum mugu staðfesta at korona aftur herjar í landinum og meira enn nakrantíð og at vit síggja at børn nei spurningurin er til løgmann g at vit síggja at børn skúlaflokkar og heilir skúlar verða sendir sóttarhald og at nógv foreldur mugu so verða heima frá arbeiði hjá sínum børnum og vit síggja eisini at nógv tiltøk verða avlýst og so framvegis eftir mínum tykki so tóku vit óv tíðliga ta avgerðina at steðga at testa við komu til føroyar og uttan yvir hetta eina av høvuðsorsøkunum at vit nú loyva smittuni frítt at koma inn í landið í staðin fyri mæla vit til at testa aftaná fordagar et komið ókeypis men tað vísir seg at bara tretivu prosent taka hesa testina spurningurin lgman er er ta ikki rætt at bakka eitt sindur aftur og flyta ta testina fram til komu ókeypis soleiðis at øll vera testa við komu í staðin fyri tveir dagar eifterkomið tí tá vísir seg at fólk ikki
og stóran mun lata seg kanna ja takk fyri so er tað løgmaður sum fær
ja takk harra formaður ja er tað nakað sum er eyðkend við korona so er tað tað at tað er broyting alla tíðirnar einki er kann man siga constant og tann støðan sum er íkomin nú at vit síggja tað blussar upp tað hevur sæð út til at vera í ávísum økjum og har veit eg ati at myndugleikin og kan man siga tann bólkurin í undirvísingarstýrinum sum fylgir væl við koronu eisini fylgir væl við í skúlunum hvussu støðan er so tað er har um mnn hevu roynt tasstat inn nú tá støðan skal takast til um vit skuldu testa aftur við landamarkið har hevur tó verið soleiðis tær alla tíðirnar at tað erfarsóttarnevndin sum hevur vegleitt og eisini tók avgerð um attesta við markið eftir at vit frá landsstýrinum høvdu faktiskt umbitað nakrar ferðirnar tí vit mettu at tað var mátið at gera tað upp á tá fyri einum góðum ári síðan ella hálvum øðrum ári síðani má tað skjótt vera og tað bleiv so gjørt og tað var so í gildi til fyrsta septembur í ár men tað sum myndugleikin sigur sum fylgi tít tætt og dagliga landslæknin við øðrum tað er tað at tað vísir seg ikki at tað er har sum smittan stingur seg upp tað vísir seg at vera øgiliga fá tilfarld sum eru fangaðir við greinskina tey verða heldur fangaðir tveir til fýra dagar aftaná tey eru komin til landið so tað sum visi eg skal fylgja myndugleikanum serfrøðini sum fylgir tí so siga teir at tað er ikki har mann fanga tey flestu tey flestu verða fangaði aftaná ta vilsið annan til fjórða dagin aftaná tey komin inn til landið men eg má siga sum er at vissi henda her støðan vit fáa bart hetta her niður afturlendssmittuna so eri eg hvussu opin fyri at taka tað uppaftur nú fóru tað at síggja hvussu heystið fer vit síggja í okkara grannalondum at smittan eisini bræðir seg runt í okkara grannalondum og jú meira verða smittaðir kring okkum júst størri sannleikin er eisini fyri at smittan kemur inn til landið uttanífrá so eg eri opin fyri møguleikanum men eg velji hvussuur fyribils at fylgja
ini og teimum vegleikunum vit fáa har takkar honum ja takk so er tað
onnur jaspurlangord fyrs gersuvæl ja takk yrhear formaður e púra samdur at eg eri kanska søðan e ikki blivin er so góð nú men eg trúgvi at í sambandi við test so er tað skal mann hava eina góð góð úrslit við tekst so er tað viktigt at mann hevur test runt um í landinum og tí haldi at tað er øgiliga gleðiligt at landsstýrismaðurin í gjár tók støðu til at mann nú eisini velur at fara millum annað a testa í runavík í morgin so eg haldi tað er ein ein mát við at fáa fólk fleiri fólk at testa seg sum koma til landið til tat mann opnað fleiri stað ella ti fleiri møguleikar at fara til
hatta var gott gott tiltak takk fyri
takkfyri ja á sosialu miðlunum saman a fólk er nokk so froseraði rundan um hetta her við leiðreglunum fyri sóttarhaldi serliga hjá børnum at tað vísir seg at mann hevur koyrt heilar árgangir hjá einum hondbóltsfelagi í sóttarhald uttan at tað í veruleikanum er neyðugt so tað skal vera ein áheitan á løgmann um at tryggja at kunningin viðvíkjandi sóttarhaldið er greið og sjálvandi at tey sum skulu í sóttarhald fara men at mann heldur ikki sendir fólk í sóttar
halda óneyðugt takk fyri
atucaoy tkfráðra formaður eg haldi at vit skulu til at sláa nítiðsindur av av køldum bi kølduvatnið blóði her í í føroyum eg haldi ikki at at sjúkrahúsverkið hjá okkum er ovbyrjað av av hesi støðuni við við o vit nítjan er beingin fyri at hetta er ein støða sum vit noyðast til at liva við í áravís hetta her við at at vit kunnu verða smittað av sæg sjúkuni og tí haldi e at vit skulu vit síggja eisini úti í samfelagn um dag at fólk innrætta seg beinanvegin og avlýsa tiltøk tá ið í í smittan blussar upp og hetta her við at skula testað gratiðs á á flogvøllinum jaman altso tað var jú ein ein av teinmum rikritikkpunktunum sum var at at vit skuldu ikki testa sjálvandi skulu ferðafólkin testa ella betala fyri tað sjálv so tað dugi eg so slekkikið at síggja at vit skulu testa ókeypis av flogvøllini tí
einki er ókeypis tað er bara onkur annar sum
siguri í sevembur takk fyri hara formaður eg eg haldi ein fýra dagar síðan at landslæknin var út í alment og segði at mann hevði ikki tamarhald á koronastøðuni og mín spurningur er um farsóttarnevndum mælti til at mann avtók kanningarnar eiftur tað ter ikki mælti til at seta eftær í verk men tfarsóttanevndu til at mann avtók kanningarnar við landamørkini okur halda sjálvandi at visti mann setir verkæftur so skulu ferðafólk betala og gott nokk er innanlands smittan nú men onkrastaðni er tann smittan eisini koma frá so kunnu komin inn í landið uppá endanna máta so spurningur er um tig nakað mann vil vorðdera um tað neyðugt at taka kanningarnar upp aftur við landamørkini og so haldi eg eisini at tað er við at fáa kanska sindur greiðari boð út um sáttarhalda og annað
nú er so hendan korona linjan opin aftur mann kann senda boð til men at mann er eittsindur greiðari í teimum útmeldingunum sum mann sendir út til fólk tí at í halda fólk eru nokk so ørkymlaði tí tað eru høg smittað og allíkavæl sigur mann at tí kontrola støðuni so tað hangur ik
annika olsengersuvæjtakk fyri harra formaður ja eg eri samd við akselv johannesen í tí at mann eigur ati seta í ver kanningarnar við flogvøllinum nú veit ikki um farsóttarnevndum hevur mælt frá ella mælt til men onkuntíð hevur mann gjørt øðrvísi enn tað sum farsóttarnevndin hevur sagt tretivu prosent av teimum sum koma til landið fara til kanningarnar niðri á kaiini í arasins og tað er alt ov lítið so har er onkur úti í samfelagnum sum ikki hevur verið og tikið hesar kanningarnar tí kundi mann flutt tær kanningarnar til flogvøll hvørnfall í eitt tíðarbil inntil mannhevur fingið kontroll á støðuni og so mæla fólki til innan fyri tað næysti tveir til fýra dagarnar at kanna seg aðrastaðni
n í landinum vist tey kenna sjúkaas
jóhannes joensenja takk fyri harra formaður ja eg eg sakni at mann sakkar meira um koppseting tí at eg veit at fleiri ynskja at koppsetaseg í dag og taer stór kø til koppseting eg haldi man skal fáa nógv betri møguleikar til at koppsata seg og tað kann mann eisini gjørt út um landið tí nú verða øll alt fokusið á kanningar og einki á koppseting so koppsetin burdi eisini verið runt á landi og eg veit um at hvøjini eieia eina viku sleppa

jacobsen gerfølur eg takki fyri at formaður løgmaður sigur at hann er opin fyri at fylgja serfrøðini men eg hugsi at spyrja løgmann vil tað siga at tað er serfrøðin sum hevur mælt til at avtaka kanningarnar við landamørkni tá ið fólk koma í land
av og skipi ella av flogfari takk fyri ja takk fyri so er tað byrjarin sum fær orðið aftur aksel
jahanesen ger so væl tað er sjálvandi rætt sum støðan er akkurát nú tað so nógv smittað er í samfelagnum so er smittan í samfelagnum kemur ikki út frá í høvuðspunktum her og nú men at koyra ferð basta smittuna niður og tað hava vit gjørt fleiri ferðirnar so er sjvandi einkki smitta í samfelagnum tá vi k iki hava sæð nakað smittu í fleiri vikur og te er taðikki sáleis smittað liggur undir og stoynin brádliga kemur hann kemur aftur táð kemur ein útúr frá og skulu vit steðga tí so er tað við at at testa við mørkini fyrst og fremst øh brander sander fanst avt at a skal verða ókeypis í dag bjóða vit eimum øll koma atfra at bjóða teimum ókeypis kanning aftan á tveir dagar men tað vísir seg bara at fólk taka seg ikki í nóg stóran mun takast av hesi kanningini tí trúgvi tað er bíligari í longdini at testa við at komu ókeypis soleiðis vit fanga tað tíðliga tí annars mugu vit aftur kanska t partvíst niðurlukkingar senda fólk í sóttarhald avlýsa tiltøk og annað sum eisini kostarsamfelag
man er pengar takk fyri
ja so er tað løgaðurgersuvæl ja øtakk harra formaður kas man siga einsamøll test við landamarkið er ikki loysnin tað er tað sum serfrøðin sigur og tað fyri eg haldi eg meg til tað kann vera tey hjálpt sjálvandi hevði tað tað gangi eg út frá h og tað var ikki tí at vit frá landsstýrisis síðu upprunaliga yngsktu at fáa test við landamarkið og tað bleiv so eftirlíka av farsóttarnevndini ella honum viðmælt tað so til slutt eisini at seta tað í verk men tað at smittan er í landinum ja og tað var hon eisini tá tað var test íð landamarkið tí sum tað verður sagt inkornatiónstíðin er oftani ja mann segði fyrstu tveir til seks dagar aftaná m koma il landið nú aldi og siga meira fegin verðar fangað serliga millum annan og fjórðadag og tí er tað at farsalarnevndini higartil hevur mælt til tað men eg sigi tað eg eri opin fyri at broyta tað aftur men fremst av øllum er tað ábyrgdin hjá hvørjum einsstøkum at ansa sær og tað haldi eg tføroyingar eiga rós fyri at hvørja ferð aitt útbrot hevur verið so hava vit trekta okkum aftur hildið okkum kam ma siga meira við frástøðu ogsovíðari og tí havi vit klárað bart mittuna niðureftir aftur heystið stendur fyri framman virus hevur tann eginleikan at um heystið so blussa tað uppaftur tað síggja vit í føroyum tað síggja okkur grannalondum og tí kann tað væl hugsast at millum annað á testur í landamarkið kann blíva aktuelt aftur vissu vit ikki
bara bæða smitta niður uttan takk for vorðna ja takk fyri so var hasin spurningurin avgreiddur vit fara til næsta spurning sum er frá sambandsflokkinum og tað er jóhan dahl sum fær orðið at spyrja
ger so væl hesin spurningurin er til gjøgnum niclasenm lands vúsmanni í fíggjarmálinum havar snýr seg um tunnilsverkætlanir og sammastfasta sannfert til skipan nú ír landsverki hevur lagt fram uppskila um eina nýggja farlag til suðuroynna so er viðkomandi at fáa nærri hvurju politiskar ætlandi eru hjá landsmanninum og hvussu víðari skal farast fram í hesum málinum og øðrum samført til verkætlanin øllum kunnugt so er hetta upplagið og ver nýggja farlega tir suðureynla ein av fleiri samførsluætlanum sum andirner ger verða fyrireikarar ella eru komnar í eina langdurætlan tað er alt sum bendir á í løtuni at verandi fíggjarleislur og við tunnulskjøldum ikki kann brúkast menum annað tí at løgurnar eru so ovur-kostnarmiðar og láni krevjandi samstundis sum ferðslan er avmarkað á prísinum ikki kunnu setast ov lágt fyri at forrenta íløgurnar tí hesar fyrispurningar hvørjar ítrøkiliga ætlanin hevur landsmaðurin hvussu víðari skal farast fram við nýggjari farlagti suðuroynna og tvey hvørjar ætlanin hevur landsmaðurin um eina amasfasta samferdisskipað

ger so vælharra formaður nú stórur spurningur til stutta tíð at svara men samansfæst er fyri mær at øll eru við ikki nøkur útvald altso vistu mann vel nøkur burturúr tað er tit sum skulu tað er tað sum er ósolidariskt hso tískil asum vit arbeiða við tá tað kemur til amaða nú ver tað spurningurin serliga um suðuroyartunnilin tá tær teknisku kanningarnar lidnar so muguvu taka so taka vit politiska støðu og tá ar tað bæði hvat fær loysn og hvussu ið tað kann fíggjast og higartil hava vit sagt at frá tvey túsund og fimmogtjúgu er tað hundrað milliónir um árið sum vit seta í tað partafelagið umframt tað so tann raksturin sum smyrðil kostar tað haldi eg liggur til einar seksoghálvfjerðs komma fimm milliónir men við teimum nýggju tølunum vit hava fingið frá landsverk nú so er sannlíkt at tað ikki er nokk og tá er so hvussur mín uppgávu vit far inn í hesa íløguætlanina sum er fimm hundrað og hvat nakrar tjúgu milliónir um árið og tað vil so siga at teð eru hundrað milliónir um árið ikki nokk jamen so tekur mann eitt hægri tal og so verður eitt sindur minni til annað á tann hátt so verða vit øll við til at rinda eg havi gott mót og gleði meg til politisku samráðingarnar komandi ár men tað verður so sjálvandi tá ið tær teknisku
kanningarnar eru lidnar ja so er tað onnur
vyrar formaður er fegnist sum svarið frá landsstýrismanninum sum púra greitt vísir á at tað er pláss á verandi og framtíðarfíggjarlógum fyri at fíggja ein komandi suðuroyartunnil uttan at fara at uppfinna allar møguligar aðrar mátar at serfíggja- hesa íløguna og tað er tann mest safæsti mátin at fíggja okkara samfelag t er yvir skatt og mbg og tey gjøldini sum eru galdandi fyri okkum øll og so havi eg hug at siga at fara vit út í at finna aðrar uppskriftir upp á hvussu vit fíggja serstakar verkætlanir so er tað einasta sum hendir til tað tær verkætlanir blíva ikki til veruleika tí vit blíva aldrin samd um altso her eru trýogtretivu fólk her inni og her eru trýogtretivu uppskriftir upp á hvussu vit alternativt burdu fíggjað bæði hettar og hættaru hitt og vit blíva aldrin samd og tað merkir at skulu vit gera
tað so verður tað aldrin nakar suðuriartunnil
takk fyri harra formaður hevð efta eingin livið um at suðuryatunnilin má koma og ein treyt er nokk tað at mann finnur út av hvussu mann skal hava sanført til gjøldini framyvir og sjálvandi skulu øll verða við til at betala ætlar landsstýrismaðurin at kalla flokkarnar inn og fáa gjørt roynt at fáa gjørt eina semju um hvussu mann fær gjørt eitt nýtt samfert til gjald el ta eina og tann næsta er spurningurin um tað talið sum er komin fram um hvat suðuroartunnilin kostar har hevur je onkur annar sum eisini hevur arbeitt innan fyri særu vinnuna víst á at at tað ber tilkanska at gera tunnilin bíligari altso hyggur landsstýrið eftir um tað eru møguleikar til at kunna gera tað bíligari ella stendur dslandsstýrið fast upp á tann prísin sum er eru er raporteraður út tí tað ikki at ganga ei linjuføringu lígd ella nakað so tá má vera forbundið við nakrar óvissur tá ið tey sum hava sitið í tunnilsfeløgnum frammanundan eisini vísa á at tað kann gerast bíligari so so burdi tað verið
hjá okkum mann kundi hugt eftir har
bjørt somensen takk fyri at tað er sjálvandi ein nógvur viðkomandi fyrispurningur og mær rennur til at hugsa at fyri nógvum árum síðan tað samtykti hetta høgt ting faktiskt at landsstýrið skuldi seta at arbeiða í gongd at finna ein samansæstan fíggingarleiðst fyri útbúgving av okkara samfelagskervi og tað var faktiskt tá ið áhann dahl sum seta hendan spurningin sjálvum var landsstýrismaður hetta var eitt uppskot frá tjóðveldi og eg fari at spyrja eg fari sum at mann kann spyrja spyrjarin men eg haldi tað hevði verið smart ella eg haldi at tað er gott tá ið hann kom fram við eg veit hann setti at arbeiðið gongd tá men tað bleiv ongantíð alment so kanska at jóhann dahl sjálvur eisini hevur at boða upp á hvat hann sær fyri sær er tann rætti leisturin
tí vit hava øgiliga stórar útbúgvingar fyri framman
hannus joensen siga hav landsmanni er púra samdiongnum at tá tað kemur til orðið sammasta sum mesta vit at øll skulu vinda vit øll
og ikki nøkur øki í landinum
brandursandoytakk fyri ára formaður eg eri púra samdur í at vit skulu at tað eru øll øh alt føroya fólk sum skal rinda fyri hesa komandi íløguna tí at hetta verður ikki rindað av bara suðuroyingum enn tað hesum komandi suðuroyatunnilin eins og sandoyatunnilin heldur ikki verður rindað bara av sandoyggjafólkieg dugi ikki ordiliga at síggja hví tað skal vera so grundleggjandi munur á at ein sandtingur skal koyra til havnar og at ein sum býr í norðdepli skal koyra til klaksvíkar hví skal annar betala fyri at koma fram og hin skal ikki betala fyri at koma fram tað er mínari vera eitt sindur eitt sindur tápuligt eg dugi ikki ordiliga at síggja hví ið vit skulu bíða við at samráðast her í politisku skipanini um leiðstin sum vit skulu brúka til vit hava funnið útav teimum teknisku viðurskiftunum í sum eg haldi at mann eigur at kunna seta seg saman práta um hvussu vit fíggja hetta framyvir og tað berhøvist ikki at bíða eitt ár ella tvey
ela trý vit eiga akkum
erhard joensen takk fyr harar formaður teir undirsjóvartunlar sum eru gjørdar inntil nú teir eru lagdir í í partafeløg almenn partafeløg kann landssýrsimaðurn siga nakað um hvussu langt eri okur komin í prinsessuni til at nú kann also at at mann nú metir at mann skal til t stovna eitt partafelag soleiðis at mann kann koma víðari tí tíðin gongur skjótt og frá tí at mannlíkasum hevur lagt linjuføringina so og tilboðini eru komin inn tekur tað tíggju ár nú hava okur altso einogtjúgu tavil siga í hvussu sverð so má tað gerast rættiliga skjótt vist tað skal kunna koyrast í
tjúgu tretivu sum løgmaður fyrr hevur boðað frá so nær er ætlanin at stovna partafelagið
ja tað hevur víkjandi prís metlingini altso tað kemur greitt fram í kanningini hjá landsverki at mann hevur sett hálvtrýss prosent á í vágaískoyti og tað er tí at tað ongar kanningar eru gjørdar tá ið forkanningarnar eru greinaðar nærri so setir mann vágaískoyti til tretivu prosent sum svarar til tað sum tunnilsætlanir vanliga dyrkast frá tí at mann líkasum bestemmar seg til at fara í gongd so hvussu metingin sum er gjørd nú heldur so sleppa vit av í hvussu her við eina milliard bara við at gera kanningarnar so eg haldi ikki vit skulu vera so øgiliga bangin fyri hesari her prísmetingini heldur eitt realistiskt boð sum vit kunnu taka undir við enn enn tað sum mann gjørdi tá mann fór undir glasir at mann læt sum um at tað var bíligari enn øll vistu
at tað fór at vera í síðsta henda takk fyri so er tað páll
áh reynaftur hvussum verður tann seinasta girhal ja takk fyri mar eg haldi ikki tað er neyðugt hjá samgonguni at draga tær her málið longru út ella spurningin samráðingarnar um hvussu leisturin skal vera eg haldi tað er upp á tíðina at landsstýrismaðurin og samgongan annars bjóðar andstøðunu inn til samráðingar um hvussu vit í felag lytlissa stóru uppgávuna tí tí tíðin er avgjørd búgvin nú vit eru faktiskt forseinað á veg teimum hugsaðurum hvørjim standa smyrilur í so tað hevur eingin tíð at geva út vit mugu setast við samráðingarborðið beinanvegin at finna leist fyri hvussu skipasuðuroyarleiðinu
nana frami takk fyri ja so er tað spyrjarin sum fær orðið jóhan dahl ger so væl
ja takk ha formaður eg vil takka lansýrsmannin fyri svarið eg haldi het tað a er øgilia relevant ati í veruleikanum ikki hyggja so nógv upp á hetta her uppskotið at latja her sum koma um borðið frá landsverk tað er nógv viktigari at okur politiskt kunna seta okum niður saman og blíva samd um breitt politiskt hvussu mann frameftir at aflan at fáa hesi her viðurskiftini at blíva fíggjaðir hvussu ætla okur frameftir at kunna fáa okra samferslu kervi tað verðu ikeg bæði fergur tunlar og vegir fíggjaði soleiðis at okur øll kunna njóta gott av okra fantastiska infrakervi og vera við til at betala tað soleiðis at okur kunna viðlíkahaldað tað tí í dag er tað ikki nøktandi tað er so slett ikki nøktandi sum fyrrigongur í løtuni at mann í veruleikanum hevur et eftirsleip upp á fleiri hundrað milliónir krónur bara í vilíkahaldið a vegum og tunlinum og øðrum so at eg haldi tað at endamálið hjá okum nú er at sjálvandi at fáa tær u forkanningar upp á pláss um skil at gerast men ongantíð ov skjótt at seta okum niður breitt politiskt við einum bólki og í fakfólki at fáa sett ein leislur tí kortið hvussu okur frameftir samhaldsfast kunna fíggja okra

rðskifti ger sovælja niðurlagið frá tjóðveldigi breiðar semjur hundanfarna samgonga sum nú er andstøðan hevði ein samferðslubólk skuldi gera alt samhalt fast tey sótu í fýra ár kundu ikki funnið upp á at kolla kalla okkum inn sum sótu andstøðu og hvat kom burturúr einki tí tað var ein ætlanarsagonga hetta her er ein úrslitavsamgonga tað er munurin semjur finnur mann fynn fyrst og fremst inni einari samgongu og so roynir mann at vita um ber til at fáa hinar flokkarnar við tjóðveldið plagar so ongantíð at velð a verða við til nakað tað er so nakað heilt annað vit hava avbjóðingar í løtuni og tað er tað pá stutt trygt tað er viðvíkjandi eysturí sandoyartunnilnum víkjandi siglingini til suðuroyar vágatunnilin og norðoyartunnilin haa eisini verður nevndir og vit hava ein samferslubólk í samgonguni sum fer at viðgera tað seinnapartin tá tað kemur til suðuroyartunnilin beinleiðis svar upp á spurningin vit koma at stovna partafelagið komandi ár sjálvandi treyt av einar
trsemju men hana vænta eg vil finna ja takk so er hasin spurningur eisini svaraður og avgreiddur og vit fara til tann næsta spurningin sum er frá tjóðveldi og tað er bjørt samuelsen sum
fær orði gervætakk fyri harra formaður hetta er hesin spurningur rn eisin somuleiðis til løgmann og snýr seg um álvarsomu koronustøðuna æ tað er soleiðis ati ja ætlaði at spyrja løgmann um hava vit nakra føroyska hava vit onga føroyska tilbúgving ið kann lofta kreppustøðum sum hesum tá landslæknaembætið er um at hokna orsakað av trýssunum tí smittutølini eru so høg í føroyum í løtuni hvønn hevur mann spurt í føroyum um at traðka til og hjálpa til visti løgmaður av at farið var eftir hjálp frá nost sum hevur annars sum uppgávu at koma saman tá ið stórar kreppur eru í danmark eru fyribyrgjandi tiltøk frá fartrættanevndini sum løgmaður hevur valt ikki at fylgja og sum kundu gjørt at smittan ikki breiddi seg so skjótt mann kundi eisini spurt hvar eru landsstýrið í øllum hesum og tað er sjálvandi tíðindini sum komið í gjár har fútin í føroyum var úti og segði at tey vórðu noydd at fara til danmarkar eftir hjálp tí at hesin fakligu førleikan vóru ikki føroyum um kvøldið róðu mann eitt sindur land og segði at nú var tað løgreglan sum fóru at smitt í kanna men eg haldi at løgmaður skyldar okkum eina ógvuliga jlafrágreiðing tí tað má seta nost inn tá er ógvuliga talan um ógvuliga stórar kreppustøður og vanvís

ægersvæja takk harra formaður ja altso korona var álvarsamt og er framhaldandi álvarsamt í mínari verð og tí royna vit at gera alt sum vit kunna fyri at smittuuppspora og at atavmarka tað soeiðis ikki breiði s víðari samfelagn tað at landslækna embatið hevur veri undir trýsti tað haldi g ikki er nøkur leyna tað hava teir gjørt vart við síðani korona plussaði upp aftur og tað hava vit eisini ella eg løgmanskrivstavan verður kunnað um at har er trýst á og teir arbeiða við at fáastørri kapasitet av starvsfólkum inn ogsovíðari og tað bleiv gjørt fyri hálvm øðrum árim síðan við at fáa hjálp frá politinum sum er eisini ein danskur myndugleiki í føroyum og tað riggaði væl tá og nú hava teir so samskift saman og komu til ja vit kunnu loyva tykkum at fáa nakað av hjálp frá okkum á politistum í føroyum sum kenna tað føroyska samfelagið kenna nævrumhvørvi og sovíðari men treyt av at vit so eisini kunnu fáa trygd fyri at vit um ástendur kunnu fáa hjálp frá myndugleikunum annars og har hevur tað verið soleiðis at fútin hevur so opumbærtsett seg í samband við nost sum er tað mann brúkar tá ástendur og har havar fingið hjálpils fyri at um so verður at ein støða uppstendur í føroyum so verður hjálpa heintað harfrá tað er soleiðis hær tingini hanga saman soleiði sm eg havi fingið tey frágreitt og tað er tað sum eg fyrihaldi meg til um tað eru ting ið farsøtanarnevndini hevur mælt til sum vit ikkihava tikið undir við í hesum umfarinum haldi eg ikki taðer tey stóru frávikini tað sum eg nevndi eisini í miðlunum var at eitt frávik og hann vil tað er tað man deferensiera millum koppsett og ikki koppsett og tað havi eg og vit frá landstýrinum gørt púra greitt heilt frá byrjanin av at tað ætla vit okkum ikki at gera tí tað skal ikki vera munur á fólki men eg vil enn einaferðnar heita á fólk at ábyrgdin er hjá hvørjum einstøkum og tað haldi eg fó føroyingar og rættiliga raskir til at tikið ábyrd fyri sær sjálvum og ansa eftir at smittan ikki breiðir seg og eg vóni eisini at tað eydnast hesa ferðirnar tá smitta brýtur út aftur at vit tað sær longu út til trekkja okkum aftur tiltøk ver ta avmarkaði og verða útsett og so víðari og eg vóni at vit aftur hesi
klára at niðurberja smittuna takkar formal takk fyri so vóru tað onnur sum
kunnu fáorði hennrikold fyrst ger suvæl ja takk harra formaður eg skilji ikki bara at tað kann vera nakar trupulleiki í mann at mann samstarvar um eitt annað tá ið ein ein sovornur støða og uppsendar eg trúgvi ikki a nakar føroyingur varð forbreiddir upp á eg havi ki hort um nakar at fáa forbreidar upp á hetta her tá ið tað kom og um at mann samstarv á lísindi nú nú fyrsta dagin ferð so fær maður av húsi til norðurlanandar norðurlandaráðsfund at snakka um samstarv og tjóðveldi stendur ikki aftasta á norðurlandarafundi at snakka um norðurlendsk samstarv hetta hevði verið eitt super máti at samstarva uppá g so kann man halda talur uttan fyri tað at mann pjøuar ikki akkurát hoyngja tað upp í heta her men men samstarva tá ið tað ástendur tað dugir ikki at síggja skal vera nakar um tað kom úr úr úr úr úr kina so sum skulda verið gott við samstarvið ásovnar støður sum mann
ikki hevur kontrola
elljustinusen takfyrihara formaður ein ein sera undarligur løginspurningur frá tjóðveldi tað virka sum at bara tað er onkur danskari uppií so so føli tjóðveldið at teir er við at yvirtaka landið og teir komu uttan her uttan iva til føroyar í teirrarahugaheimi at yvirtaka landið hevði tað verið fólk úr katalonii ella frá skotsku loysingarrørsluni so trúgvi eg at tjóðveldið hevði staðið niðri á vaglinum og sungi fyri teimum og og og verið verið so fegin um at tey koma at hjálpa okkum men nú er hetta danir og tað er altso tað tjóðveldið fær útslat av dønum og tað mugu vit bara fyrihalda okkum til men eg haldi at hetta er einki odiøst í hesum at at danski landslæknin og fútin at teyr fáa eitt sindur av hjálp frá
frá sínum kollegum í hesum mál takk fyri
ja takk so er tað páll á reynardeggum sum fær árið í gjárhaldi nú veit eg ikki hvussu onnur tjóðaðar fólk hava tað men eg fái hvussu ikki útslettað dønum eg fái útslettað av fremmandum yvirvaldi í føroyum tað má eg siga tað hava vit í ríkilig máta av og tíverri eru alt ov nógvir føroyingar eisini her í løgtinginum sum ganga runt sum krúpandi hundar og starvi fyri at fetta sær á sum sum sjálvbjarðir fólk tað var ikki tað sum vit skulu viðmerkja til løgmann løgmann sigur at ábyrgdin liggur á tí einstaka góðan ígerð um tað men tá ið vit velja eina stjørnu í landi so er tað eisini fyri at hon skal leiga og siga hvønn veg skulu vit fara í sambandi kreppustøður og eg má siga at tað tað hevur verið ótrúliga trupult at fáa fáa fáa eygu á tann reyða tráðin hjá hesum á stjørnum tá tað snýr seg um hvussu tú skalt bæsa
korona støðuni í føroyum
siri steenberg ger fólk takk fyri tey har formaður ja mann kann sláa tingini upp í glens ella mann kann taka tey í tí álvara tað er tá ið tað verður sagt at at mann má senda boð eftir nást tá varð tað grundgevið tí at fakligu førleikarnir vóru ikki til staðar í føroyum og alla ta tíðina meðan korona hevur herjað tá eta fólk her frá sum hava sitið og smittið uppsporað og hava gjørt eitt stórt arbeiði hvat eta so sum er broytt nú tað virkar sum at siga nøkur nokk so dupult ting mann sigur tað støðan er so kreppulíknandi at mann má hjálpa úti frá men innanlands sigur mann at her er stýr uppá tá hetta slukkar liva við so tað er akkurát sum at at útmeldingin er sera ógreið hevur mann spurt nakran í føroyum um at røkja hesa uppgávuna tað er eisini ein spurningur eg veit at tað eru nógvar pensjoneraðar sjúkrasestrar sum tú dømis hava koppsett í fleiri mánaðir nú í eitt ár kanska at tað hava verið fólk sum hava hjálpt til í all hesi her tíðina tí at tað er ein slagur úndardagsstøður har mann hevur roynt at herberga sær sum fræast men tá ið mann nú fer av landinum eftir hjálp
tí at stuðla
so er tað beinta løgu gjørd fólktakk fyri teir formaður eg má spyrja løgmann visti løgmaður ikki av at fútin hevði sett seg í samband við nást tí løgmaður sigur at fútin opinbart sigur løgmaður tá ið hann svarar tí eg haldi øgiliga løgið um føroya løgmaður ikki veit av at fútin set seg í samband við nást tí at á heimasýnd hjá politinum stendur tá ið náttarpolitinum tá ið nationalið opraktiv stað nást tretar saman nær tær opstar størri krisar og hendilsar í danmark stápin skal í sodandi situtatiónar skirkja teg tvær gomulis samarbeiði og koordinering millum myndiheturini so løgmaðurin má vita um so er at at fútuna ella hvørdi eru tikið samstarv við nást og orsakaðarforma við
loyvi at fáa at endurgeva takk fyri ja tað er í lagi og so er tað
bjørt samuelsen sum fær orðið aftur ger so væl takk fyri eg haldi hetta er ein ógvuliga álvarsamur spurningur fari at endurtaka tann sum beintáløgu eisini segði nú sum eg heisin hevði mínum spurningi um løgmaður visti at mann setti seg í sambandvi ost og fari at heita á tingfólk um at fara inn og lesa hvat nokst er hvør er partur av tí og nær mann setir ta eindina í verk í danmark tað er gott at samstarva hat tað er ógvuliga gott at samstarva eisini við danir tá tað er neyðugt men týdningarmest í ein kreppustøð sum hesum tað er at tey sum sita við valdi og traðka fram sum í hesum førinum verið føroya løgmaður á nógvum tíðindafundum hava ábyrgdina av støðuni og tað hava tey ikki um vit hoyra tveir danskar embatsmenn fortelja nú mann sett seg í samband við nos sum er ein samanseting av p o t og f t og verjucommandn hvør annar er har sum bara traðka til tá ið tað er hákreppað í danmark hetta er ein álvarsamr spurningur løgmaður hevði sloppið undan hesum spurningurin um hann gjørdist sum allir aðrir leiðarar í vesturteiminum og kallaði flokkarnir javnan saman og viðgjørdi hesi tingini í staðin fyri flennir mann bara býtt og slærpuglens sum k tosar um allergiyrir fyri dønum og tað er fjas og fjavnt støðan er álvarsom við søðan var líka ringa í danmark so høvdu tey tíggju túsund smittaði um dagin har liggur talið um túsund so støðan í føroyum er nógv álvarsamari
í øllum okkara grannalond takk síðani er tað løgmaður sum
gersvælja takkharra formaður heg má siga sum her tá tð er kreppa so er tað kreppa altso tá mann skal orðna nøkur ting o skal mann orðna nøkur ting at tá mann fer at seta seg at samráðast og at finna útav og so víðari og hvar resurturnar skulu koma frá eg fór seint tí tá kann mann rokna við at tá er tað sum er íkomið farið so langt at steðga seggi aftur tí rævu ust um at handla skjótt og landslæknin eg var væl vitandi um at landslæknin var í neyð tað var alment frammi eisini at hann kláraði ikki meira at smittuuppspora tí tað vóru so nógv sum blív smittaðir tað hevr ongantíð fyrr verið so nógv sum vóru smittar sum hesi fyrr so eg visti at tað bleiv arbeitt við at fáa fleiri sursur at tað vór u samskifti millum fútan og landslæknan sum báðir eru ríkismyndugleikar her í føroyum og eg visti g eisini at tað bleiv arbeitt við at fáa hjálp úr danmark og akkurát um tað var úr náss ella ikki gav við mær ikki far um um hvat hevði týdning men at tað var arbeit við at fáa fleiri sursur inn visti eg av eg helt eisin tað var neyðugt tí hett t var eit gott hugskot um hjálpin kemur her ella harfrá eg fyri mítt at koma líkamikið bara hjálpin kemur so vit fáa niðurbarsa smittuna aftur hesa ferð tað haldi eg hvur týdning og annars haldi eg at ja hvør einstakar eigur at taka ábyrgd og fyriat kunna liva frítt og fræls er tað trý ráð og tað er eftir serfrøðini koppseting koppseting koppseting tað eru ráðini sum serfrøðin
men gevur fyri okkam liva frítt og frælst takk hara formaður ja takk fyri so var eisini hesin spurningurin svaraður vit koma so til miðflokkin sum fær høvi at seta ein spurning og tað verður willjustinussensum
takk fyrihara formaður tað er ein spurningur til jenis arana øhvit hava ofta viðgjørt játtanina til neyðhjálp her á løgtingi og nú hevur tað verið nógv frammi aftur í sambandi við at støðan kring heimin er út á lagi vánaliga mangastaðni ikki minst í afganistan og har hevur mann fýlst á at vit sum land játta alt for lítið av pengum til neyðhjálp og sum eitt av heilt heilt ríku londunum í heiminum eru so kunnu vit siga føst upp á pengarnar og so afturhaldin við at lata neyðhjálp tí fari at spyrja landsstýrismannin um hann hevur ætlanir um at játtanin skal hækka hvørjar tankar hann hevur um tað og hvussu hann sær upp á okkara støðu sum land tá ið vit
tosa um neyðhjálpja so er tað jenis av ræna
ger so væltakk fyri ein ein viðkomandi spurning hetta her vð neyðhjálp og menningahjálp t ð hevur verið ein fastur táttur hjá okum nógvar g minnist eitt orðaskifti í tvey túsund og fimm haldi tað var táó var tað jónis eidegaard tá varðen løgmaður tað passar hah ja og og eg sum vóru mest frammi og tosaðu um hetta her at okur máttu sleppa okur máttu fara hægri upp eg haldi at játtanin var tá ikki meira enn enn tvey trý hundrað túsund men so skal g leggja afturat tað var menningarhjálp og so varbleiv játta av og á alt eftir hvussu støðan var neyðhjálp men tá sigur hann nemiligan at hann eg roknið út at visti okur skuldi liva upp til krøvini ella málið hjá st so skuldi okur upp á hálvfjerðs milliónir og so sigur hann høvdu okur kunnað í løgvi av nøkrum árum sloppið upp á tíggju prosent av málinum hjá st taðvil siga sjey milliónir og farna samgonga hækkaði samlaði játtaninum upp til níggju milliónir og tað skuldu teir hava tøkk fyri og okur hava ikki okur meta at okur eiga lut í tí bæði tí at okur vóru við til tað og og tað hekk hanina og okur hava hildið fast við hana men mítt ynski er og tað segði eisini undir viðgerðini av løgmansrøðuni at okur kundu hekkað hana upp aftur meira men tað er so ikki komið við í nei av tað varð viðgerðini á fígjarfíggjarlógini fyri komandi ár men tað er so ikki komið við men eg heitti í undir orðaskiftiunum á fíggjarnevndina um at kanska veita ein hjálpandi hond ug fáa í hvussur eina millión upp á afturat tað hopi eg verður men lat meg líka úska eg kanska ansa eitt sindur eftir men tá ið biljustinusen tosar um afkanskan ja okur lótu eina hálva millión herfyri núr fáum viku síðani til neyðhjálp til afkanskan men eg vildi ynskt at okur nýtta hetta høvið í afkanskan har ið nógv menniskjur summ eru í djúpasu ney og vilja sleppa út ír landinum at kanska sett hol á og byrja tikið ímóti einari tveimum kanska trimum familjum altso konu manni og børnum úr landinum og harvið kanska lagt lunnar undir hvussu okur kundu fara í holt við hetta her avgerandi arbeiði at vera við í alheimsí
politikki á øllum økjum eisini hesum økjum takk fyri ja takk fyri síðani er tað onnur sum
sumtakk fyri søgan omg neyðhjálp og menningarhjálp er at jóns idesgaardi sínari tíð tá varð játtani bara trý hundrað túsund hækkaðit upp í tríggjar milliónir tað var fyrstu ferð at nakað sum líktust nøkrum var á fíggjarlógini og síðan skuldu tað ganga heilt fram til undanfarnir samgongu við hækkaðu so heilt frá trimum milliónum upp í níggju milliónir yvir í tveimum stigum og eg haldi og tá høvdu vit tá vit sodu andstøðu fleiri fyrðir roynt at fingað hetta við og eg haldi ov gott at tað hendi undanfar samgongu og enn betur við sítt kunnu halda fram tað er neyðugt vit mugu at taka lógvatak saman um at vísa altjóða ábyrgd og halda fram at hækkahesa játtanina tað kemur att uppskot til viðgerðar frá tjóðveldið um júst hettar so er vit vóna sjálvandi at tað fær stóra vælvild og kann flættast inn í fíggjarlógarviðgerðina fyri tjúgu tvey
teyogtjúgu a vit kunnu standa sama
saman um tað takk fyri aksel johannesen ja takk fyri harra formaður vit eru eitt av ríkastu londunum í heiminum samstundis sum vit síggja at tað eru børn kanska so líða hungur er kanska n doyggja og hungri og og á kríggi o øðrum tí eiga vit að hava skyldu til at hjálpa til og sum bjørt samensen og inni á og landsstýrismaðurin so haldi eg undir undanfarna samgongu sæ hækkaði játtan eg hugdi takun er aktist úr tvær komma átta milliónir tvey tús og fimtan upp til níggju komma tvær milliónir tvey túsund og nítjan alt gott um tað men eg haldi tann gongdirn at halda fram og eg haldi at landsstýrismaðurin tá hann hevur úttalað sín neyðhjálp bæði nú um meðun landsstýrismaður ogáðrenn su altíð úttalar segt positivt at hækka játtanina men hóast tað hækkar játtaan ikki tí far at pyrja landsstýrismannin hvør í samgonguni er tað sum ímóti hækkar játtanini er tað sambandsflokrin m fólkaflokrinm ella báðir

syristenbergtakk fyri harra formaður ja seinni í dag fara okur at viðgera eitt uppskot frá tjóðveldi um at hækka hesa játtanina við trimum milliónum afturat og í seinastu samgongu hækkaði játtanin tvær ferð tríggjar miliónir og tríggjar miliónir so seks milliónir til saman ø og tað er ein av teimum raðfestingunum sum okur eisini eru glað og errin av ø og spurningurin er um ikki tað er møguligt at fáa semju um tað uppskotið og kanska semju í fíggjarlógini eisini um at fáa hekk hesa kontuna tí at tað er eingin ivi um tað ati sæð í mun til restina av heiminum so hava okur umstøður til at kunna
lata meira enn okur gera í dag tað er eingin ivið um tað so at tað uppskotið er eisini lagt fyri so har eru fleiri møguleikar bæði at taka undir við tí men eisini a gera broytingar fíggjarlógini so at eg fari at spyrja sama sum aksel johannesen hvussu ber tað til at tá ið mann ynskir tað at tað ikki komi á fíggjarlógina
jaspur lagaard ja takk fyrihara formaður eg haldi eg kann byrja við at svara aksel ver johannesen at tað er so absolutt ikki sambandsflokkurin sum stendur ímóti at vit jatta meir til menningahjálp vit hoyrdu frá st í vikuni at í afuriganastan er tað eini tveyogtjúgu milliónir fólk sum líða hungur harav er tað fjúrtan milliónir menniskjur so børn sum lía hungur og eg meini tað er veruliga nakar sum rakar trúgvi okkum øll tá ið mann hoyrir slík tøl og tí haldi tað øgiliga gott at tað verður sett fokus á akkurát hetta her og eg haldi eisini at eð eri glaður um tað sum er sent har niður men eg haldi absolutt at vit áttu at umhugsað at farið inn og givið ein ordiligan klatt til serliga afgalesan tá ið støðan er sum hon er og har tey eru rættiliga
hildið í tí sum er hent takk fyri
erhard joensen takk fyri harra formaður ja haldi at tað er gott at hoyra at landsstýrismaðurin hevur hesar tankarnar um um menningarhjálpina eg haldi tað er einki at ivast í at føroyingar sum eru so vælsignaðir við ríkidømi geva nakað burturav og eg haldi at mann í framtíðini skal veruliga geva eitt signal til umheimin um at mann er við til at taka ábyrgd eisini á hasum her økinum og eg trúgvi at sambandsflokkurin er positivt innstillaður yvir fyri at fara ov
hekka um menningarhjálpina takk fyri
hvør polstóttirkfyri eg haldi t tað er positivt at hoyra at tað eru fólk ú samgonguni eisini sum gjarna vilja fara inn og hækka menningarhjálpina og neyðhjálpina kanska eisini longu í ár í næsta ár tjóðveldi hevur eitt uppskot frammi í dag um at hækka játtaðin við trimum illónum longu í ár og so haldi vit eiga at gjreina semja um at koma upp um tað eisini í næsta ár eg haldi tó at tað er harmiligt at mann evur sæv á fíggjarlógini sum henda samgongan kom við síðan te y tóku við so er játtanin ikki høgøkt hon er faktiskt lækkað so tað haldi er øgiliga harmiligt eg hopi at mann kann gjar ena semju nú í løgtinginumum
at uppskotið hjá tjóðveldið millum annað verður samtykt
yriso er tað bjarni kárason petersen gersuvæl takk fyri harra formaður sum sum ein av egentiliga heimsins sterkastu búskapinum í løtuni har sum vit hava ovurhonds stórt ríkidømi so kann eg bara síggja tað sum givið om natúrligt at vit gera okkara part til at lyfta hini londini í heiminum upp bæði í mun til neyðhjálp og í mun til menning men tað hevur verið ført fram nakrar ferðir frá ymiskum limum í samgonguni at at játtanin er hækkað øog eitt sindur tað sum hervur poseter sigur tað er hon egentliga ikki ætlar e bara at fáa landsstýrismannin at vátta at tað er tilfeldið at tað ikki erhækkað
takk fyri so er tað spyrjarins svara orðið aftur billius hinsen gerst væl
ja takk fyri harra formaður áhugavert at hoyra nógvar positivar viðmerkingar og eg legði eisini merkil til tað at eitt umboð fyri sambandsflokki reist seg upp og segði tað at tað var hvussu ikki sambandsflokkin sum var ímóti at mann hækkaði játtanina til fløtta fólk so ja so hugsaði eg at kanska tann vitnisburðurin kemur seinni í dag men eg haldi hvussu tað er áhugavert at hoyra at løgtingið stendur so væl saman um akkurát hendan spurningin landsstýrismaðurin kom so eisini inn á hettar við fløttum og tað er ein tað vísir seg at vera ein øgiliga merkilda líkaða fyri føroyska samfelagið haldi eg at tað skal vísa seg at vera ein trupul spurningur at viðgera tí at alt tað sum vit kenna til føroyar og okkara søgu eisini so hevur hjálpsemi staðið ótrúliga frammarlaga millum bygdir millum familjur millum grannar og so víðari og onkursvegna er akkurát hetta her við fløttum haldi eg komi eg øgiliga skeivt fyri í hugaheiminum hjá føroyingum og tað mugu vit fáa rætt uppá tí tað snýr seg um at hjálpa menningunum sum eru í djúpastu neyð og eg haldi at tíðin er komin til at vit at at vit taka okkum saman eisini á tí økinum eg haldi at mann kann eisini gera tað upp á ein føroyskan máta altso mann kann til dømis gera tað við at familjur bjóða seg fram og siga vit vilja gjarna taka eitt til tvey børn
sum er í nei ja nú tí eg fari takk fyri so er tað
so er tað jenusaranasum færrðgersuvælaksyri og takk fyri eitt óføra gott rðaskiti og vegleiðandi spurningin hjá hjá aksel johannesen fari eg at svara eg rokni við umleið tjúgunda desembur ok sovorð tá okur vita hvat ið fíggjarlógin hvat kemur at standa fíggjarlógini til neyðug menningarhjálp orðaskiftunum í dag at døma serliga formannum í fíggjarnevndini so verður tað ikki bara níggju milliónir so verður tað kanska nakað væl meira so tað fari eg at takka fyri annars vil eg siga t tá ið mann ger upp hvussu nógvir føroyingar senda av landinum til at hjálpa á á ymiskum økjum so vænti eg at tað at at talið við síngur samanbera við onnorlond fer at vera væl væl væl størri tí føroyingar eru allastaðni runt um í heiminum og royna at hjálpa til á øllum økjum okur hava anvasað døgrurar runt um sum hava eitt fyri eyga og tað er at brúka bæði evnur útbúgving og pening til at hjálpa øðrum so tað skulu øll hava takk fyri annars hæt ta hevr við flottim ja eg hopið og eg havi biðið um at fingið tað á ein fundvið á einum fundi í morgin inni í samgonguni at okur fara at tosa um flottar tí eg haldi at tíðin
er akkurát búgvin til at fara ag gera nakað við tað taka eina tvær ella kanska tríggjar familjur til føroyar gera okra royndir og so arbeiðið víðari frá tí takk fyri takk fyri síðani er tað altso hasin spurningur var so svaraður og vit fara til næsta spurning sum framsókn eigur og nú er tað bjarni kárason
takk fyri harra formaður spurningurin er ætlaður til løgmann nú hevur mann í í nokk so langa tíð vart ímótir kom við nítjan og roynt at hildið smittuna niðri og vit hava eitt øgiliga stórt útbrot í løtuni og tað sær út til at landsstýrið onkursvegna roynir at sigla ímillum skerini sum best ber til men tað sum eg eri áhugaður í at vita og tað sum eg giti nógvur áhugi at vita tað er um landsstýrið hevur nakra yvirskipað yvirskipaða ætlan ella okkurt sicecriteriu fyri kom við nítjan honteringina í byrjanina av øllum hesum forløtunum so var tað tað at mann skuldi halda seg undir kapasitetin hjá heilsuverkinum síðani bleiv málið at mann skuldi koppseta í øllum førum kanska eini fýrs prosent o í dag eru vit bara á eini hálvfjerðs prosent øh so tað tykist ikki ordilgat vera nøkur málstrikað fyri nær mann ses roynt samfelagslig komin á mál við at basa farsóttina tí kemur spurningurin um landsstýrið hevur
fráa eina heildarætlan á tí økini takk fyri ja takk so er tað løgmaður
ger so væl ja øhtakk harra formaður eg kann siga tað soleiðis at einki land í heiminum hevur eina heildarætlan fyri korona einki tað tori eg at standa her og siga tí eyðkennir við korona er broyting broyting broyting tað er einki land sum kundi forotsíggja at korona kom tað er einki land sum fórútsá at summarið fór at koma á rímiliga heilskap ígjøgnum og tað er einki land sum kundi siga at smittan brýtur út aftur í heyst men tað vóru nógvir læknar læknafakleiki sum segði bíða nú hetta ar ein virus vit kunnu rokna við tá fólk fara at savnast meira inni aftur gongur út ímóti heysti so kom at rokna við at tá fer virðusin at nørast aftur og tað er tað vit standa í í dag strategiin var at byrja við summ spyrjarin eisini var inni á at vit skuldu verja okkara sjúkra og heilsuverk soleiðsnar at tað ikki bleiv yvirblastað tað kláraðu vit tíbetur síðani bleiv málið a vaksinerað so nógv sum gjørligt soleiðis at smittan ikki skuldi kunna halda landinum lukkaði niður alt ov leingi tað kláraðu vit eisini nú brýtu smittan út aftur og málið nú er at vit klára t verja sjúkrahúsverkið vit síggja í dag at fimm er innløgd tað høvdu vit ikki roknað við fyri fjúrtan døgum síðani o nú eru tað longu fimm innløgd tað var onkur sum evði hug at avblása bara korona korona er yvirstaðið og liðugt men tíbetur vildu vit ikki ordiligani tag vit hilla og bíðaðu vit halda áfram við testinum vit halda áfram við at bjóða koppseting og vit halda áfram við at hava beretskapið klárt so ella so og tí støðuni standa vut í í dag og vit royna nú at niðurberja hettaútbrotið vit fara um neyðugt at gera fleiri átøk fyri at fáa niðurbartað í løtuni sær tað út til at eg kann so upplýsa eg havi fingið nøkur fyribilssøl frá í gjár og tey jú frá kanningunum í gjár og tey líkjast tølunum sum vóru fyrradagin tað vil siga hasi har fimmogtrýss hálvfjerðs árá leið tað er tey fyribilssøluni hava so tað sær út til at smittan er enn her millum okkum og vit royna nú hesa vikuna at at berja hana niðu
er tað ikki nokk so mugu vit gera onnur átøk takkar okkum ha ja takk so eru tað onnur sum kunnu
forðið brandurssandoy gerso vælja takk fyri harra formaður nú nevndi sera hetaer ein sera skilagóður haldi eg spurningur frá frábjarna kárasum petersen øhog eg hann nevndi men hann nevndi at hattað var eitt øgiliga stórt útbrot ja tað er møguligt at hetta er eitt stórt útbrot tað er møguligt men altso vit hava statvek bara fimm fólk á sjúkrahúsinum tað eru fimm fólk sum sum eru á sjúrahúsinum og vit fingu boð fráfrá sjúkraleiðsluni at tað varu eingin av teimum sum hevði brúk fyri andikatóli so spurningurin er hvussu stór er tann skandalan eftar r fimm fólk á sjúkrahúsinum tað er jú harum mann fer fyri at fáa leggidóm fyr at fáa hjálp og eg haldi ati tað er jú so illa so tann vegin vit mugu hugsa ati atonkur av okkum fer at hava brúk fyri hjálp fyri at koma koma upp um hetta og hetta er nakað sum nokk ikki kemur at fara vekk eg veit ikki um fólk eru væntað at at tey ikki fáa hesa smittuna
og at tað bara eru tey óskjótt
ja so er tað siristenberg takk fyri harra formaður ja sjálvandi tá ið smittutølini eru so høg sum tey eru og tey tey síggja út til at liggja høgt og blíva verandi tað so er tað væl eisini ei stýrisannlíkindi fyri at tað verða fleiri og fleiri innlíkt og okur hava so tað hægsta talið nú sum okur hava havt nakrantíð og tí er mín spurningur eisini í mun til heta her við við innleggingum altso nú skal henda koronudeildin so opna aftur er tað nøktandi tað sum mann hevur ella er kapasitetur til at hava fleiri innlíkt tí eg meini tað var fjøru summar at tað var onkurskipsmanning sum var smittað og tá segði mann at mann hevði tveir sjúklingar tá sum mátti flytast av landinum tí at tað vóru sjúkjur tá otað mann kláraði ikki tað her men opinbært er tað broytt og ongantíð betur visti mann kann tað men hvat er kapasiteturin til at hava av innleggingum um marn kann val rokna
a við fleiri í sum tølini hekka
bjórt samelsen tvey nei fimm innløgd tað er faktist rættiliga nógv tað tað hevði svarað til at mannin í norra og danmarka hevði høvdu kanska fimm seks hundrað fólk innløgd og tað er fleiri ferðir tað sum er eg haldi tað liggur um hundrað og fýrs tvey hundrað í okkara grannalondum vistuimann roknar av lutfallið so eru vit so er søðan nógv álvarsamar í føroyum enn har men eg haldi heldur ikki sjóvandi at mann skal ikki mann skal taka tað róligt og gera tað sum fornuftið sum eisini løgmaður vísti á men tí haldi eisini løgmaðurin onkursvegna skal hnýta seg eitt sindur meira at kunna politisku skipanina um støðuna tí tað er eingin ivi um at tá ið vit fáa signalur um at okkara heilsumyndugleikar fara uttanlandssettu hjálp so fær mann ta kensluna av at politiski myndugleikin evsti myndugleikin í hesin her ikki hevur sðstýring á tí serliga tá mann isini fær t vita at løgmaðr iki su gong veit av at mann sendi boð eftirnást sum hann segði í áðni han visti at søgan var álvarsom at hann visti ikki at hvat tað akkurat teimum han fór eitt eg haldi at mann má hava meira teymarnar í hondunum og
og koma og kunna okkum um
so er tað erhard joensen takk fyrihara formaður ø eg haldi at okur hava klárað at handfara hesa her farsóttina óalmindiliga gott inntil nú øog mann visti sum løgmaður eisini vísti á atá mánt kom út ímóti hestinum so var tað sannlíkindin fyri at tað fór at koma eitt nýtt útbrot okur eru hava ein rættiliga høgan part av okkum sum er vaksinerað og tá ið mann so kemur í hetta her útbrotið sum nú eg komi so so broytist støðan dag frá degi oog og tað kann vera trupult at at gera ein plan fyri hvussu handlar mann í morgin tí mann kennir ikki tølini í morgin hvussu handlar mann um eina viku ella hvat er støðan um eina viku so altg alt so haldi eg at mann hevur handlættar rættiliga gott og tað sær út til at í hvussu við teimum tølunum sum okur hava fingið nú í í í gjár ogog og
ja so er hetta rættiliga
sosíðani er tað uni jrasmussentakk fyri tað sum eg hugsi um tað er í samband við hesa testingina viðhvørt blívur tað tað at tað er onga tíð er eftir at testa seg og so er tað støðini sum tat eruð testað hví mann ikki gera meir burturúr atanbøfalla kvikktestir eisini hava tað sum ein part eisini altso væl vitandi at tær eru ikki líka tryggari men tær høvdu eg hvussur fangað eitt sindur mann snakkar um trýss prosent sikkurtá et í tí um mann ikki burdi tikið kviggtestirnar um
meir inn á banan eisini takk fyri ja so er tað spyrjarin sum fær orðið bjarni kárasund petersen
ger so væltakfyr harar formaður landsstýrið skal hava rós fyri at at hava honterað koronastøðuna hampiliga væl eftir umstøðunum tað havi eg altíð hildið men tað sum má eisini má minnast til tað er tað at mann bleiv samdur um beinan vegnat hetta var eina nundantaksstøðu tað vil siga samfelagsliga seyðimann við føroya fólk vit gera eina sosiala kontrakt ger sum vit siga fylgja okkara tilmælum afturfyri so fáa tit tykkara frælsi aftur um ikki so langan tíð tað var avtalan og politiskt var eisini ein avtala at andstøðan gav samgonguni og landsstýrið ein ein ávísan mun av arbeiðsfriði til at kunna gera hesi tingini tann kontraktin kann ikki halda áfram upp á óbestemta tíð tað er tí eg spyrji spurningin landsstýrið má siga at fyrr ella seinni onkursvegna so upphoyrir henda sosiala kontraktin tí inntil víðari er tað einki joridiskt bindandi í tí avtalunum mann hevur gjørt politiskt ella samfelagsliga og tað er eisini tí eg haldi at disiplinin nú í heyst hevur verið so vánalig millum feroyafólk tí mann veit ikki nær tað enn
takk fyri hamanum
erta ugersuvælja takk harra formaður ja eg hevði ynskt um nakar at hetta var endað og eg vildi ynskt eisini at kunna sagt at tað av ta data i endar tað men tíverri er støðan ikki tann men tað sum eg eri í errin av sum landsins leiðari er at føroya fólk hevur tikið hatta til sín hevur lært at liva við tí hevur lært at tá smittanir høg í føroyum so taka vit okkum eitt sindur aftur liva ikki líka fræls sum vit gera annars men vit liva hóast alt og eg pástandi føroyar eta landið í heiminum nærmast gjøgnum koronatíðina sum hevur havt tað fræssasta fólkið tað haldi eg vit kunnu vera samd um tá tað kemur til tskapasitetin so er tað soleisar at eg haldi at tað vera testað omanfyri trý túsund fólk hvønn einasta dag taðvil siga sjey prosent av føroya fólki varð testaði tað er so eitt heimsmesi sum vil nakað tað kann vera at tað kundi ver ett sindur hægri tað sigi eg ikki øvist tað er ein avbjóðing eitt annað sum ikki mást korta tað er at kunna blíva koppsettur tað má vera kapasitetur nokk at tú kanst koppseta so nógv sum til ber tí tað er sambært serfrøðini tað sum hjálpir allarmest fólk blíva smittaðir ja men tað blíva ikki eins sjúk ikki eins nógvar innleggingar og so víðari tað er nakað sum statistikkurin sigur og tað má má mann so royna fyri at halda seg til so eg haldi at vit hóast alt er komið væl ígjøgnum korona higartil nú særtað út til at bróta út aftur nú mugu vit aftur læra okkum teir gomlu vanarnar haldifrástøðu haldi reinføri og ansið eftir ikki át blívasmittaði og at ikki bera smittuna víðari til on
onnur tað er tað viktigasta fyriokkum øll í løtuni takk harra formaðr ja takk fyri so vórðu hesir spurningarnir avgreiddir í dag ófráboðir og vit fara so til aðru viðgerð av løgtsmál nummar tvey tað er uppskot til samtyktar um ársfrágreiðing frá løgtingsins umboðsmanni fyri ári tvey túsund og tjúgu og hvør biður um orðið tað er kristian andreasen sum færð
ger so væl takfyrha formaður tað er orfrágreiðingin hjá løgsings umboðsmanni fyri tvey túsun og tjúgu sum er til viðgerðar og tað er lagt fram av formansskapinum og hevur verið ilviðgerðar í rættarnevndini og vit hava viðgjørt málið saman við umboðsmanninum í tveytúsnogtjúgu fekk umboðsmaðurin í hundrað og níggju klæður av hes seksogálvfems endaliga avgreiddar á ein einateita desembur eisini vóru tólv klæður frá undanfarinum árum taliði a klæðum er væl hægri enn í nítjan og seinastu og seinasta undanfarinum árini og í hetta hægsta tal a klæðum sum umboðsmaðurin hevur fingið síðan stovnirin byrjaði tvey túsund og eitt serlð a nagvar klæður er á barnaverndarøkinum og á kommunala økinum ein samd rættarnevndini viðmerkir at virksemið hjá lagsumboðsmanni hevur stóran týdning fyri almennu umsitingina og fyri rætta kensluna hjá borgaranum umboðsmaðurin tekur javnan ávís evni upp viðvítjandi fyrisitanligum spurningum sum hava fingið umrøðum seinastu árini hevur umboðsmaðurin gjørt nógv purturúr at lýsa støðuna hjá børnum í frágreiðingin fyri tey túsund og tjúgu hevur umboðsmaðurin eisini gjørt eina nágreining av hvat alment virksemi sum liggur uttanfyri sjálva eitt nú kommunala interkomunalu stovnar um tað er fevnt av reglunum um almenna fyrisiting staðfest verður at hugtakið í alnanfyrisiting fevnir um landsfyringina kommunalu fyrisiingina og interkommunalar stovnar men eisini um fyrisiktanligar mynduleiar ið ikki kunnu siga tað hoyrast til teir vanligu ligu myndugleikarnar serstakliga nevndir og ráð rættarnevndin tekr undir við at umboðsmaðurin javnangin metingar av okkara umsiting og tekur aktuelt mál upp til serliga viðgerð alt eft endamálið at betra um okkara almenna umsiting ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir løgtingin ti at samtykj uppskotið sum sagt umboðsmaðurin hevurið fingið nógvar klæður í fjør og gera eittstórt arbeiði og tað er gott fyri ta føroysku umsitingina at umboðsmaðurin fylgir við og eisini hjálp borgarunum sum sum halda sera komnan illa fyri umsitingina
takk fyri harra formaður ja so er tað djóni nols
sojoensen sum fær ei viðmerking gersvælja takk fyri harra formaður ja eg ætlaði at spyrja formaður rættarnevndini um hetta her talið sum hann er inni á í røðuni eisini sum er komið fram í í nevndarviðgerðini altso ett hækkandi talið áv klæðum altso e nevndarviðgerðin vísti honum altso hvat hvat handlar tað um í stóran mun altso er ko kom tað fram ella er tað er tað ónøgd við málsviðgerðin runt um í landinum er ta ymiskt í landinum hvar koma klæðurnar frá um so framvegis altso eg kann kann formaðrin bara heilt stuttur
koyra frá um hvat tað handlar um takk fyri
ckristian andreasen ja takkfyra ha formaður ja tað eru ssummitað eru tað eru serlga nógvar klaður inanfyri barnaverndarøkið t atað talið er vaksandi tað er eisini nógv nógvar klaður umum altso innlitsumbønir tað er nógvar klaður umkommunalar avgerðir og ein nokkso stóru bólkur hevur eisini hvussu verið í nógv í nógv ár taðhevr verið starvsfólkamál hvar mann hevur kært um stardsfólkarviðurskiftir uppsagnir og sovíðari so tað er tað er hatta slagið av málunum sum sum serligan hava hava og eisini málsviðgerðartíð síðs tað generelt sum hava fylt tað sum
farfaksorvið takk fyri formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið so orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum máliog her er ein samdnevnd sum hevur lagt álit fram tí er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum túð hava lagt fram ger so væljaso heru vit liðug at atkvøða málið er samtykt á einmælt við seksogtjúgu atkvøðun fyri ongari ímóti og ongari blankari og hetta er eitt uppskot til samtyktar so tað er samtykt og endaliga avgreitt frá løgtingini ætlan nú at niðurleggja tingfundini á hálvan tíma og tak hann upp aftur klokkan trý korter til eitt klokkan tólv fimmogfjøruti so er tingfundurin uppafturtikin og vit fara til næsta mál á skránni tað er vit eru komin til punkt trý í dag tað er onnur viðgerð av løgtismál nummar eitt uppskot til løgtingslóg um broytingar løgsslóg um frítíð við løn og hvør biður um orðið tað verður fyrst frimut rasmussen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja eg skal lesa álitið upp í løgtingsmáli nummar eitt ítjúgu einogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um frítíð við løn bjarni hammer jóans johannes joensen djóni nólso joensen eykun samuelsen hennicold ingilín dstrøm og akselve johannesen løgtingsmenn hava lagt málið fram tann fjórða august tjúgu einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann sjeynda septembur tjúgu einogtjúgu er tað beint rættarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundinum tann tíggjunda septembur og sætta áttandaogtjúgunda oktobur tjúgu einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri samwerk samtak føroya arbeiðsdjórarfelag og landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálunum magnus rasmussen undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal lesa meiriluta tat meirilutiin sigur meirilutin kristian andreasen frimund rasmussen helgi abramsen og stefan klein poulsen hava hesar viðmerkingar frítíðarlógin er ein minimunslóg sum eftir sínum innihaldi í dag tryggjar øllum løntakarin rætt til fíviløn í minsta lagi u fimm vikur lógin er sostatt ikki nøkur forðing fyri at partarnir á arbeiðsmarknaðinum avtalar seg til betri viðurskifti og longri frítíð enn ásett er í frítíðarlógini hetta síggja vit eisini er gjørt á privata arbeiðsmarknaðinum í dag meirilutin tekur tískil ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tað var meiriluta

ditisen strøm sum fær orðið gersovæl takk fyri harra formaður ja hatta eru málið um broyting í løgtingslóg um frítíð og vit hava havt eina nevndarviðgerð í í rættarnevndini og vit eru ein minniluti sum taka undir við málinum tað er eg sjálv sigur stenberg og hervór polstóttir eg skal lesa okkara álit hvit leggja dent á ati lógarásetingar tær skuldu ikki avmarka samráðingar á arbeiðsmarknaðinum um at leingja frítíðina fyrr í ár so hoyrdust vit eitt hoyrdu vit eitt greitt dømi um at frítíðarlógin hevur verið nýtt sum ein forðing í samráðingunum á privata arbeiðsmarknaðinum um longda frítíð hetta var tá føroya arbeiðsgevarafelag boðaði frá at frítíðarlógin hon forðaði fyri at samráðast kundi um økta frítíð løgtingið er eftir øllum at døma sum vit nú hava hoyrt tá i morlutan hvu lisið sítt álit samt um at einki forðar pørtunum á arbeiðsmarknaðinum í at avtala seg til longri frítíð og hægri frítíðarløn og eisini landsstýrismaðurin í umhvørvisog vinnumálum hevur undir víðgerðini á málinum víst á at tað stendur pørtunum á arbeiðsmarknaðinum frítt at samráðast um longri frítíð enn tað er ásett í frítíðarlógini minnilutin tekur undir við at orðingin í lógini verður broytt tí eingin ivi skal vera um hvussu lógin skal og ikki skal tulkast tí tað er púra greitt at talan er um eitt minstamark og við hesum viðmerkingunum so taka vit í minnilutanum undir við málinum og mæla løgtinginum til at samtykkja uppskotið hetta er stutt og greitt men hendan lógarbroytingin er eisini stutt og greið tað snýr seg um at mann at mann setir í minsta lagi inn frammanfyri so tað er púra greitt bæði tá ið tað kemur til hvussu nógvar dagar frítíðin kann vara og eisini hvat kann gjaldast í frítíðarløn at tað er eitt minsta mark at tað er í minsta lagi og ikki ein greið áseting og so er tað eitt sindur undranarvert haldi eg at meirilutin sigur at jamenlógin sum er í dag er ikki ein forðing tí tað hava vit jú sæð at lógin hevur verið í samráðingum so í í okkara verð er tað eingin ivi um at vit verða noyd til at broyta hesa her lógarásetingina so tað verður púra greitt fyri lønarsamráðingum frami íí tíðini at ella í framtíðini at hetta er ein minimunslóg sum ikki kann brúkast sumja mann kann siga jarnbrot hjá arbeiðsgevaranum ati í einari samráðingarstøðu og eg haldi at tað kann ikki ordiliga sigast greiðari enn tað og eg fari at takkafyri
ja takk so er tað viðmerking frá
bjørt samuelsen ger suvæl takk fyri nú var eg varalimurin í nevndini sum viðgjørdi tá ið nevndin viðgjørdi hetta málið og eg haldi tað kom nokks k greitt fram ati nógv av hesum kanska byggjar eitt sindur á eina misskiljing tí at mann hevur orðase soleiðis frá arbeiðsgevarðanum síðum men sum tá eina fakfelagi vísti øgiliga greitt á so hevur hetta verið brúkt sum argument frá einum arbeiðsgevara ella frá umboð fyri arbeiðsgevarafelagi og eisini í almenninginum og tí at tá e spyrja ingilin ditrssen strøm var tað øgiliga trupult at fáa samgonguna við upp á bara at mann orðaði lógina greiðari altso sjálvt um tað defakto ikki hevði broytt so nógv upp á tað sum stendur í lógini so hevði te hvussur gjørt tað at tað eingin ivi var um hvat lógin sigur sum tay jú eru í dag sum fakfeløg eisini hava víst á
takk fyri so er tað
ingilin strøm ger suvælja tað er púra rætt at í nevndini so koma fram at hetta her bygdkanska á eini eina misskiljing sum hevði verið ímillum arbeiðsgevaran og og arbeiðsella og fakfelagi í einari samráðingarstøðu men tað er púra greitt at úti í almenninginum har har hoyrdu vit tíðindini har tað varð sagt at lógin forðaði fyri at mann kundi samrøða seg til meira frítíð og har stóðu hetta fakfelagið so landsstýrismaðurin segði at hetta var ein samráðingarspurningur um mann kundi gott samráða seg til meira frítíð meðan arbeiðsgevarin harafturímóti segði at lógin forðaði fyri atat mann kundi samráða seg til meira frítíð so har datt fakfelagið líkasum niður ímillum og kundi ikki fáa samráða seg til meira frítíð tað var endin so at siga tað at hetta ikki at lógin ikki er ein forðing og at mann ikki pjøvist at broyta hana tað jú ikki rætt so eg síggi ikki grundina til at mann ikki vil broyta tað bara fyri at gera tað púra greitt at hetta er ein misamarklóg tí tað er tað sum meirilutin eisini vísir á í sínum áliti er tað rætta og er mátin sum lógin skal tulkast so eg dugi ikkiat síggja nakar góða grund
tá mann ikki vil samtykkja hetta lógar uppskotið annað enn at er eitt andstøðugt uppskot
joensen gersu væltakk harar formaður ja púra samdur ingilin ditesen srá strøm men men sum an hugsar um um fakfeløgini so eru øll fakfelig ikki so sterk umsitingin heldur ikki so sterkt so soleiðis tá teir fara til samráðingar so kann tað verða vandamikið vist tað er soleðis at myndugleikar kundi tulka lógirnar til teirra fyrimun tí tað e ikki øll fakfeløg sum hava somu styrki í umsitingini og við at tulka lógirnar tí mugu lógirnar vera so greiðar sum gjørligt tí er hetta uppskotið

eg haldi at at tey fakfeløgini sum vit hava fleiri av teimum eru sterk men tað er øgiliga ymiskt hvussu teirra samráðingar støðaðir og og akkurát tí er tað týdningarmikið at vit orða lóginar her inni sum lógtjóðandi vald um vit eru eini um at tað er ein mynstamarknlóg sum vit jú eru so er tað eingin grund til at mann ikki broytir áslendingarnar so eisini at tað verður greitt í lógina at tað er í minsta lagi tretivu dagar frítíð og at tað er í minsta lagi tólv prosent útgjald til frítíðarløn so eg at tað er púra greitt og eg dugi ikki at skilja tann mótstandin sum sum samgongan hevur í mótryssum uppskotinum ja annað enn tað at mann manur seg upp á tvørt tí at mann ikki vil samtykkja dans støðug uppskot tí vit hava tørv á hesi lógarbroytingini tað hava vit sæð fyrr í ár har sum arbeiðsgevarin hevur brúkt hana fyri at fyri at styrkja sína egnu samráðingarstøðu so ja tað er so einfalt
sum tað at hetta átti at verið samtykt takk fyri so er tað aksel johannesen sum fær orðið
ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt la r onnur viðger henun uppskoti frá okkum í javnaðarflokkinum um at broyta lóg um ella feriulógina soleiðis at í lógini stendur ati at vit hava rætt til fimm vikur feriu og vit hava rætt til tólv prosent í ferðiløn tey sum arbeiða fimmalønt hstøðan tey seinastu árini verður tað rættiliga nógv sum eru fastlønt og kanska serligan á almenna arbeiðsmarknaðinum hava seks vikur feriu meðan ein stórur partur av teimum sum eru tímalønt og sum arbeiða á privatu vinnuni hava fimm vikur feriu tað er ein ávísr munur ímillum arbeiðstakarar og tað sum sá hendi fyrr í ár og sum er orsøkin til eitt uppskotið tað er at tað var ein samráðing ímillum sokfelagið altso tey sum arbeiða á handli og og kanska skrivstovu eisini og føroya arbeiðsgevarafelag har tað kom fram í miðlunum altaná samráinan var lidnar at esokfelagið hevði e havt eitt sterkt ynski um at fáa satt í ferð ug vikuna meðan føroya arbeiðsjevarfelagi so segði við kringvarpið at tað bar ikki til at gera ta sætta um vikuna tí tað stóð í lóg at ferian var fimm vikur tí var tí ksin spurningurin við kundi taka upp í samráðing øh tað er orsøki til upskotið eg eri samdur við bæði landsstýrismanninum sum hevur verið inni til hoyringar í í rættarnevndini eru samdur við samgonguumboðunum at hetta eigur at fara at tulka sum eitt minimunslóg men tá ið tað verður brúkt á arbeiðsmarknaðinum at hetta er ein ikki em minimunslóg um hetta er fimm vikur og tað er fimm vikur hvørki meira ella minni so haldi eg ikki at tað fer nakað av løgtinginum heldur ikki samgonguni at siga ókey lati okkum so vera hundrað prosent vísa í at tað sum ve gera er rætt og so set tað inn í lógina at hetta er í minsta lagi fimm vikur og í minsta lagi tólv prosent tí eg veit at okkurt felag at práta á arbeiðsmarknaðinum hevur samráð seg til sætta um vikuna men ááposentið manbetalir í ferðiløn framvegis bara er tólv prosent so betalir mann sum útgavspungd sjálvur altso løntakarin fyri sætta um vikuna og har hevur tað týdning eg haldi eisininógvur fakfeløgr vóru úti í sambandi vi hetta lógaruppskotið taðr verður tl hoyringar at tað er ein reellur møguleiki at forhandla tey tólv prosentini upp soleiðis at fær mann fær mann frá fimm til seks vikur sum fær mann eisi meiri feriuløn soleiðis at mann ikki má rinda sína egnu sætta í feruviku sjálvur tí tað er rættiliga nógv tímalønt sum tá vilja nokk koma at velja ikki at brúkast sattar í fer o vikuna tí at tey kanska ikki hava ráð til at rinda sjálvur fyri hana so ati samtykjauppskotið halda vit í javnaðafloksum ei frálígt hugskot bæði soleiðis at rudda allan iva burtur og samstundis geva okkum ikki inn á arbyrdsmarknaðini men seta bara sum eitt minsta krav fimm mikur og minst tólv prosent so kunnu partarnir frá handlan seg til longri feriu og túhta hægri ferðilønargjald so vónandi fer samgongan ataka undir við uppskotinum tí tað sambært samgonguni sjálvari broytir ikki nakað í mun til hvat støðan er í dag
takk fyri harra formaður vóru tað viðmerkingar
annikaolsen fja takk fyri harra formaður ja okur umrøddu hendan spurningin undir fyrstu viðgerð og tá boðaði landsstýrismaðurin frá at hann fór at senda eina fráboðan út til partarin av arbeiðsmarknaðin um sett í feruviku og hvussu tað skal skiljast í sáttmálanum hevur nakað komið fram um tað í nevndin ella veit akselv johannesen nakað at siga um tann fráboðin er farin avstað tí tað er eingin ivi um intensiónina í lógini viðvíkjandi te settu ferð í vikuni
ensar
altso mær vitandi nú sita eg í rættanarnvndin ikki er ta er ikki komin fram í rættarnevndini og eg kenni ikki til at tað er farið út hvussu i iki komi út í almenn teg kn kkisiga ta tit fara út til partan av arbeiðsmarknaðinum tað hevði landslýrkin kunnað svarað upp á men hann fær tíveri íkk verri her í dag men tað hevur týdning ikki bara at siga minst fimm vikur at tað er altso minsta mark í fimm vikur men eisini hasir tólv prosentini soleiðis at tá mann frá handlar um at fórupp á seks vikur skal man eisin for hnda prosenti upp soleiðis at at ferian verður goldin soleiðis so um ikki skal fara í feriu uttanløn

rasonpetersen gersovæltakk fyri harra formaður undirritaði helt undir fyrstu viðgerð at tað framstóð rættiliga greitt í lógartekstunum sum hann er í dag og eg síggi ikki nakað serliga góða orsøk til at atkvøða fyri hesum uppskotunum tvørturímótis og faru allarhelsta atvaða ímóti men hetta uppskotið sprettir frá einari ítøkiligari samráðing har sum ein partur uppáheldur at okkurt ikki ber til sjálvt um tað eftir mínari sannføring væl ber til at arbeiðstakarin so ikki hevur afturvíst tann pástandi tað veit ikki um um um lóggávuverkið kann læstast fyri nú nevnir aksel veg johanesen at av tí at øll eru samd um at hetta er soleiðis lógin skal tulkast tí kann hetta líkaso gott samtykkjast so vilja heldur pástanda at tað virkar tilat vera so breið semja bæði frá landsstýrinum og løgtinginum at lógarat lógin sum hon er nú skal tulkast upp á tann mátan sum akseld johannesen heldur at hann skal tulkast so hví insistera upp á at samtykkja uppskotið tá tað er so broy
er johansen

nú er tað tað ræðgara ja orsaka at tú fært nýggja tíð gjørt væl tá tú ert øll inni her samd um at hatta stendur fimm vikur í lógini og tólv prosent so liggur í tí í minsta lagi fimm vikur í minsta lagi tólv prosent hví ikki seta tað í lógina tí vit hava sæð at á arbeiðsmarknaðum hevur tað verið brúkt sum um at fimm vikur er fimm vikur hvørki meira ella minni og tólv prosent er tólv prosent hvørki meira ella minni tað var sæð í arbeiðsmarknaðinum fyri at rudda tað vekk og siga at tað er heilt greitt at mann altíð kann taka tað upp til eina samráðing at økja talið fimm mikur og økja talið tólv prosent so er tað ruddiligast at broyta lógina og seta tað inn í lógina sum jónaarborgur mælir til jústin uppskot
samuelsen takk fyri ja altso ein fremsta uppgáva hjá lógarsmíðar má jú vera lógini greið og tá ið tað nú er komið fram at at tað hava verið ivamál um tulkingina samverk haldi eg tað fakfelagið sum hevur víst greiðast á tað og vit hava hoyrt í miðlunum tá at summir arbeiðsgevarar tulka tað øðrvísi so haldi eg mammamá gersa lógarbroytingina og tí atar g spyrja akselve johannesen teir flokkarnir sum í dag ikki vilja taka undir við hesum uppskotinum áttu vit so ikki heitt á landsstýrismanninu um at komi við sama uppskoti sum mann ruddaði hendan ivan av vegnum tí eg haldi ikki tað kann vera rætt at mann skal brúka eina rúgva típ at diskutera nakað sum púra greittkann skapa iva tí lógin
men ikki er nóg grein so er taa
seli johansenja takkfyra hara formaður og takk fyri viðmerkingina frá bjørt samelsen eg rætiliga samdur tí tá vit lóggeva so lóggeva tað ikki til okkur sum sita her inni sum búkayspunkt ha líkamikið kann vit halda her inni tað avgerandi er tey sum skulu umsita lógina teys skulu virka undir í lógini at tey vita hvussu lógin skal tulkast og skiljast og tá tað hevur verið frammi í miðlunum og almennt frammi at mann mann skilur lógina uppá ein annan máta enn vit sum sita her inni so ger tað einki ikki bða gera tað so er ta okkara skylda at nágreina hvussu lógin skal skiljast og tað r tað hetta uppskotið leggur upp til
ja so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og her eru ikki s nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum núsoleiðis sum tað bleiv lagt fram vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er fimtan nei tað er tíggju atkvøður fyri og fimtan ímóti og eingin í blonk so málið er fallið og avgreitt frá løgtinginum síðani fara vit víðari í dagsskránni í dag og nú koma vit til punkt fýra og tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar tveyogtjúgu tað er uppskot til eykajáttanarløgtingslóg fyri oktobur tvey túsund og einogtjúgu strika tvey sum eitur skulu hava biðja um framsøgufólk ja fyri fólkaflokkinum er tað rógvu egilestoft fyri javnaðarflokkin er tað aksel veg johannesen fyri sambandsflokkinum erhard joensen fyri tjóðveldið hervør polsdóttir og fyri miðflokkin billjustinussen og ruttvang fyri framsókn fyrst fær rógvu egilstoft orð
ger so væl takk harra formaður hetta er eitt uppskot frá tingmenningini hjá tjóðveldi har biðið verður um ein eykajáttan til neyðhjátp og mennimenningarsamstarváljóðandi tríggjar milliónir eykajáttanin skal fíggjast við at taka tríggjar miliónir av játtanini til hægri útbúgvingar og gransking í viðmerkingnum verður víst á at tørvurin til menningarhjálp er vaksandi og tá føroyar er millum eitt av ríkastu londum pr íbúgva burdu vit givið meira í neyðhjálp víst verður eisini á at eystur mæl til at lond lata null komma sjey prosent av ptu men løtuni lata vit bara níggju milliónir sum eru øgiliga langt frá tí sum verður mælt til til ófráboðaðu spurningarnar í morgun baði eisini spurt meg tað sama frá miðflokkinum um føroyar ikki skuldu lata meira í neyðhjálp tá vísti bæði landstýrismaðurin limir í samgonguni og limir andstøðuni á at hetta er nakað sum vit mugu gera betur tað er ov lítið at geva níggjumilliónir tað bleiv v eitt sindur upp undir at tað nokk er fólkaflokkurin sum er ein forðing fyri at hendan játtanin verður hækkað hetta vil eg afturvísa fólkaflokkurin er klárur til at hyggja eftir hesir játtanin persónliga haldi eg tá ið tá ið vit hjálpa hjálpa og veita hjálp so so er tað umráðandi at vit hjálpa á skilabestan hátt ta vil siga at fokus verður lagt á at veita røttu hjálpina heldur enn at tað bara skal síggja gott út hetta mál verður beint í fíggjarnevndina har tað nokk skal fáa eina góða o sakliga viðgerð mín vóni er at í samband við fíggjarlógina fyri tvey túsund og tveyogtjúgu at henda játtan í øllu førum verður hækkað takk fyri harra formaður
ja takk sína viðmerkingar tað er hervør
páll stóð teg gjørt væl takk fyri har formaður eg hevði frá báðar fyrispurningarnar í dag so koma spurningir frá miðflokkinum um vit ikki áttu at hækka játtanina til menningar samstarva og neyðhjálp so bleiv tað komað frá sambandsflokkinum at tað var ikki sambandsflokkinum forðaði tí og nú hoyra vit tað var helst flokkan flokkinum forðaði tí so samverkarnir tóku við her og játtanin fækst minkað eitt sindur hvør er orsøkin til at samgongan ikki kann semjast um at fáa hana at fáa játtanina hækkaða tá ið tað opart ikki er nakrar flokkur í samgonguni sum er móti tí
takk fyri
ja takk ger so væl og er stuttligt takk har for mær nú verður eitt hermál tikið upp í ífíggjarnevndini og í vónini í øllum førum sum eg segði kemur til ta niðurstøðu at at vit skulu hækka hesa játtanina og eg haldi at mann skal arbeiða fram ímóti at hennara játtan alla tíðina skal hækkast so er fíntist at mann fann ein fann ein leið soleiðis at at mann framvegur allan tíð kann hækka hesa
ja játtan takk fyri hað ja takk
søllur heðin søkriðarsin sum viðmerking gjørdist væltakk fyri at formaður fyri bara at taka rógva her til snýrsløsa fyri tað sum hann fór til fram tí at sum hann eisini segði at tað virkaði sum tað at tá mann disklaraði tað í dag at tað var at hin flokkan vóru samdir um at gera tað her og at fólkaflokkan fór móti tí men sum mær vitandi so hevur tað ikki verið disklaraður nakað serliga nógv og fólkaflokkan er als ikki móti at at hækka tað játtan
takk fyri
ja takk fyri har formaður ja eg kann bara endurtaka og sum mann sigur at fólkalokkuni ikki eru ímóti tí so vóni eg at at mann kemur við ta niðurstøðu nú nú fíggjarlógin er fyri til tveyogtjúgu at mann mann er samdur um at at hækka hesa játtanina til nætstaðar og mann víðari fram arbeiða eisini til at hækka hana enn meira takk

tak so ererhard joensen sýr eina viðmerking gersuvætakkfyrhara formaður ja takka k eysdoftir í eina góða røðu tað er soleiðis at viðvíkjandi hesin her hesum stuðlinum uttanadastuðulinum sum sum man altso menningarhjálp og neyðhjálp so so roknaði mann við at hon fór at tað globalt sæð fór at minka í í tvy túsund og tjúgu upp á grund av kovi nítjan mann hugsar um at at samlaða brutnatinalar úrstøkan hjá øllum heimslondunum hon minkað við umleið fimm millum fimmog seks prosentum men allíkavæl er er neyðhjálpar puljan hjást váksin heilt upp í hundrað og og trýss milliardir ø dollari so tað er tað vísir bara hvussu nógv alheims samfelagið leggur í at veita menningarhjálp og neyðhjálp tí haldi eg at føroyingar skulu eisini fara niður lumman og og vera við til at
lyfta ta uppgávuna takk fyri
ja takk ger so væl stofttakk ara formaður ja tað er gleðiligt at hoyra formannin í fíggjarnevndini at hann eisini er við upp á at at hyggja eftir hesi játtanini og og fáa hækkanina frameftir so so tað ljóðar til ati at tað vónandi kemur ú kemur við beinanvegin um at mann fær tað við til næsta ár takk fyri harau
ja takk næstur at ráða verður akstur við johannesen gjørt so væl ja takk fyri áður komaður
fyrsta viðgerð av einum uppkoti frá tjóðveldi um at veita eina eykajáttan til neyð og menningarhjálp

tað eru vit javnaðarflokkinum rættiliga psitsinað yvirfyri og tað sum eg eisini faktiskt ættilga psitivsinnaður yvirfyri í hesari eykajáttanini tað er tað at tjóðveldi hevur jørt eina útróiðsneutralan har mann hevur tikið tríggjar milliónir frá frá gransking esgransking tí tað verður mett at tað leypur av í hesum árinum meni orsøkin eg nevni tað tað er tí at tað hevur verið eitt prinsipp í politisku skipanini tað var tað í nokk so nógv ár at tað var neyðugt at hava vísa fíggjarliga ábyrgd tað vil siga at eykajáttanir vóru útveiðslurneutralar soleiðisatmann kundi stýra útveiðslunum í nøkulunda tað hevur mann tíverri fullkomliga slept tað seinastu árini ø men hendan her er so útreiðsneutral og eg gangi út frá at tað r nakað sum tjóðveldi veit at tað er eit sindur bíligari í tvey túsund og einogtjúgu enn annars mett við tá tað kemur til at luttaka í es gransking øh men tað leggur so upp til at játtanin sum í dag eru níggju komma null milliónir at tað vit játta tríggjar milliónir eyka til neyðug venjingarhjálp visu vit hyggja eftir søguni ta kemur til neyðug venjingarhjálp nú skal eg ikki fara so langt aftur sum onkur fór aftur til tvey túsund og fimm tá játtanin var trý hundrað túsund og jóanes eitesgaad sum tá varð løgmaður settsar fyri at nú skuldu vit fleiri falda etaher og hon hækkaði upp í tríggjar milliónir haldi eg tað valskeiðið men frá alt tveytsog fimtan so minnist eg væl kvøldið fyri valið í sjónvarpinum altso undir valskíðunum sum var formanstrundað í sjónvarpinum har mann har mann tosaði um om tað var rætt at føroyar tók flóttafólk ella ikki og tað var ymiskir ymiskar meiningar um tað men tað sum allir formenninir tá vóru samdir um tað var at vit áttu at hækkað játtanina til neyðug munandi og tá so nýggj samgongan bleiv skipað eftir valliti tvy túsu fimtan ta settu vit okkum fyri at játtanin skuldi hækka up í tíggju milliónir hon var tvær komma átta milliónir tá at vit skuldu hækka upp í tíggju milliónir eg veit ikki um tað var at skrivað beinleiðis í samgonguskjalið men tað var avtala ív samgonguni at vit skuldu nága upp á tíggju milliónir krónur og játtaninar hækka so støðugt sot siga hvørjum ári og vit náddu ikki heilt málinum skal eg erliga innrøna tí vit koma ikkip á tíggju milliónir men vit koma upá níggju komma tvær milliónir altso úr tveimum koma t komma átta upp á níggju komma tvær milliónir síðani hendi tað í tvey túsund og tjúgu tá vit hyngdua nýggja samgongu at tar fóru úr níggju komma tvey niður á níggju komma null og har hevur tað so staði síðani og tað er eisini tað fíggjarlógin mælir til í næsta og so líka hyggja eftir hvat er tað tey londuni rundanum okkum játtan st mælir til at vit skulu játta null komma sjey prosent av bdu null komma sjey prosent vit játta ikki null komma eitt prosent eg haldi tað liggur at null komma null fimm prosent so vit eru rættiliga rættiliga langt frá og vit eru tíbetur eitt av ríkastu londunum og hyggjavust ær eftir londun rundan um okkum teimum sum vit kanska ofta samanbera okkum við og sum í hesum økjnum er rættiliga fyrimyndarlig altso danmark norra og svøríki sum liggja tey øll har um null komma sjey prosent onkur liggur hægri øh meðan vit liggja so munandi lægri nú segði landsstýrismaðurin í uttanríkismálum fyrr í morgun og í munni í fyrispurningi evni var tað sama at hann tkur fult undir við at vit hækka játtanina og tað er hann sagt fleiri ferðirnar í almenna rúminum og eisini undir viðgerð her í løgtinginum at hann tekur fult undir við at hækka játtanina so fær mannaltso hug til at spyrja eg spurdi eisini tá tey sigu lanstursmaðurn tekur undir við tí um miðflokkurin tekur undir við tí tað er tey sum umsita málsøki so má tað vera onkur annar í samgonguni sum sum ikki vil hefta her annarshvør sambansflokuin ela fólkaflokkurin ella báði tveir meni eg veit ikki um landsstýrismaðurin ikki so ella so kelur sær nøkur bílipáeng tí tað er rættiliga lætt at siga umaftur umaftur mán tekur undir við tí men so eg má sita nú meir enn tvey ár geinki gjørt við tað tí eg gangigi út frá uttan eg veit tað men gangi út frá tá ið mann hevur eina fíggjarlóg í landstýrinum so fær landsstýrismaðurin ein posa av av pengum sum hann ein ávísan mun sjálvir kann ráða yvir hvat hann velur at raðfesta og vit kundu a staðfesta hann hevur ikki valt at raðfesta menningar og neyðhjálp hvørki tvey túsund og tjúgu heldski tvey túsund og einogtjúgu og heldur ikki ætlanir um t gera tað í og tað harmar meg eitt sindur tí eg helt at tá fór aftrtil tve úsnu fimtan til tað valið tá at allir flokkarn vóru samdir um at vit skuldu eisini farna valskeið tá ið mann hækkaði játtanina hvørjum ári at tað vartað breið politiska undrtøkar fyri tí men tað heurtað tíverri ikki verið síðani væl øh og vit skuldu minnast til ati eitt er kríggj tað rakar serstakliga meitt nakrastaðnis eisini børn og vit vita tað at nógvastaðnis í heiminum er tað altso hungursneyð og børn eisini doyggjaðu hungri at vit so sum røkt land gera eftir førimuni mun haldi vit hava skyldu til eitt annað sum g kundi gott tikið mær uppi í hesum sambandinum ikki vil og siga at tað skal gerast soleiðis meni tað hevur verið nógv frammi tað seinasta árið tá tað snakka um koppseting at vit í í tí ríka partinum avheiminum vit keypa allar koppsetingarnar tí vit hava ráð til at gera tað og koppseta okkara fólk fyrst meðan tey fólkini sum so liva í tí fatækastupartin av heiminum nærum ikki eg byrjaði up á at koppseta seg tí tað ikki hava pengar til at keypa vasinur fyri tað skapar nakrar avbjóðingar bæði fyri tann partin í heiminum tað skapar eisini avbjóðingar fyri okkum tí ati tað var ávara tá av fleiri serfrøðingum úti og heimi í føroyum haldi eg eisini at hain gaini var í dimmalætting og segði tað sama at vistu vit ikki koppseta alla heimin samstundis so koma nýggjar motisiónir sum koppsetingin ikki virkar so væl ímóti og vit hava sæð millum annað hettr deltafyribrigdi sum nú er at koppsetingin virkar eins væl og efektivt ímóti tí sum ímótitøkurunaliga motisiónum sum vóru og vandier fyri at tað koma á nýggjar motatiónir so koppsetring ikki verji so væl ímóti øh vit sóu at v h h o altso heimsheimsustovnurin var úti í eg haldi tað var seinastu vikuna næst seinastu viku og ávaraði vesturheimin at fara undir at geva triðja prik áðrenn mann byrjaði at koppseta í til fatasta partarn av heiminum tí at vit tað kundi rakað okkum aftur við at um korona fær frítt at fara harbeint at nýggjar motatiónir koma so um koppsetrngin ikki verjur ímóti so kemur tað aftur til okkum tí kundi eg øeiliga gott hugsað mær at vit í føroyum nú eru vit farin undir triðja prik og tað er so tað tað er tað er kanska eisini við til at verja ella uttan iva er við til at verja okkara veikasti og tey sum standa kanska fremst í hóilsuverkinum t taka ímóti teimum sum verða sjúk at vit eisini so tað so hjálpa til við at veita um tað e ígjøgnum hesa játtani ella ella ella aðra játtan at veita eina ávísa játtan og stuðul til tey tann partin í triðja av heiminum at tey eisini hava møglikar t at koppseta seg fyrst ogfremst vit hjálpa teimum men upp á longra sygd er tað eisini til at hjálpa okkum soleiðis at nýggjar motatiónir ikki fáa frítt at fara og koma aftur til vesturheimin og til føroyar so júst til hetta uppskotið javnaðarflokkurin fær heilt víst at atkvøða fyri og vit fara eisini at royna í sambandvið fíggjarlógarviðgerðina at at vitn ikki ber til at gera ein semju millum allar flokkar o løgtingi at hækka játtanina eilt vet eingin sigur at at vit skulu koma har upp sum st mælir til frá dagin til dags tí tað klára vit ikki viao læra langt frá tí men kunnu vit allar tíðina leggja et lísindu upp á játtanina so so hevði tað verið verið gott
takk fyri hava formaður ja takk til viðmerkingar
johannase joensen ger so væl bakk fvara formaður ja akturet vrje han essen lýsir taðliga væl vit eru sjálvandi fyri at at veita neyðhjálp úti í heimi og eisini at hjálp har sum kunna danir hjálpa so atsum eg havi sæð fram til ella tað sum eg havi roknaðum fram til ein túsund krónur pær íbúgva vit eru vitsu vit skulu hara upp so skulu vit upp á trýoghálvtrýss milliónir so eg hugsi at vit hava langan veg eftir men eg haldi vit so stíl ímótir at vit eru tí vit eru eitt heimsamfelag vit eru ríkksamfelag at vit eiga at koma á sama støði sum grannaløgdum hjá okkum vit eiga at hjálpa nógv meira takk fyri
ja takk
tað verður ofta sagt og tað er eisini rætt at vit í føroyum eru framúr røsk at stuðla privat altso bæði privatu húsarhaldini og vinnulívið tá tað kemur til innsavningar og annað altso beinleiðis at stuðla bæði til menningarhjálp og neyðhjálp og tað er alt gott um tað tað er ordiliga gott men sum land eiga vit eisini at ganga á odda tí ið yvirst onga løtu í sum vit fara til nøkur grannalond til dømis ísla norra svøríki og danmark har tey stuðla at staturnir nógv meira enn vit í føroyum at har hava tey eisini vinnulív og privatfólk sum eisini eru røska at stuðla eins væl sum vit eru rættiliga røsk í føroyum til tað men sum land eiga vit eisini at vera eitt sindur betur enn vit hava verið inntil nú

jatakk soda hervur polstottir sm fær viðmerking ger su væltakk fyri javn síðsta samgonga varð sett sær fyri at hækka um játtanina og hækkaðahana munandi úr góðum trimum upp í níggju milliónir o nú vilja vit sakka hann enn meira vit hoyra í dag frá kunum at eingin av teimum flokkunum sum sita í samgongu er forðingin fyri at at økja um játtanina eg veit ikki hvat hvat aksel heldur um tað men eg haldi tað eitt sindur av meira hottligt at tá ið eingin flokkur í samgonguni er er orsøkin til at mann ikki hevur hækkað tað so er eit sindur undarlit at mann faktiskt hevur lækkað hana við góðum tvey hundrað túsund fyrstu fíggjarlóg sum samgongan gjørdi takk fyri

jatakk ger so væl alseli johannesen ja tað altso te ikki nokk til at mann ikki er bara ímóti hækkatí men onkur máha vilja til at hækka hana og eg haldi eit lítið sindur at landstýrismaðrin uttanrviðsmálin sum hevur ábyrgd av játtað hanini tí hann sum her høvuðsábyrdin av hasum her og tað var eitt sindur jafyri at ver eit sidur speiskur at eg spurdi soleiðis morgun um tað so var fólkaflokkuin að sambandsfokkurin tí tað hann sigur at hann vil hækka hana so sigur hann at tað hinir flokkarnir samgonguni sum ikki vilja men tað er altso hann sum siga umsitir málsøki og hevur høvuðsábyrdina av tí og spurningurin er um viljin til at veruligani gera nakað er eins sterkur sum sum orðini sum landstýrismaðurin brúkar tá hann tosar um um hesa
flolkinumja takk næstu røða verður erhard joensen fyri sambandsflokkinger so væl erhard joensen
ja til viðgerða er eitt uppskot frá frá tjóðveldi um at um eina eykajáttan fyr i oktobur og tað snýr seg um at taka tríggjar av teimum milliónunum sum loypa av tað er soleiðis at tað loypar nakrar pengar av á kontoini fyri til e og granskingarpuljuna mann visti ikkitá mann legði fíggjarlóg fyri einogtjúgu hvussu nógv tað limagjaldið fór at kosta men nú víst tað seg at at tað bleiv nakað minni enn hvat ið mann hevu sett av so har loypa góðar tríggjar milliónir av og og taðr tríggjar milliónar fyrislær tjóðveldið at okur koyra yvir til neyð og menningarhjálp

skal ikkifara so nógv inn á akkurát hvat ið landstýrismaðurin hevur gjørt og hvat hann ikki hevur gjørt han hvur hvussur sagt tað at hann ætlar sær at ella hann kundi hugsað sær at at kontoin bleiv hekkað

nú ikki meira enn sirkað null komma null nei null komma null fýra átta prosent av okra brottitjógar brottjóðar inntøku í menningarog neyðhjálp st hevur sum mál at okur skulu geva ella at heimsins lond skulu geva null komma sjey prosent av brotttjóðarinntøkuni føroyingar hava eina brottutjóðar inntøku sum liggur upp á sirka átjan hundraðog hálvar milliard átjan haldið átjan komma sjey milliardir og null komma sjey prosent av tí er sirka hundrað og einogtretivu milliónir krónur

tað eru nøkur lond sum geva meir svøríki er heilt uppi á eitt komma fjúrtan prosent norra haldi er upp á sirka eit komma tíggju prosent ísland er so gott nokk niðri á á sirkan null komma trý prosent men føroyingar eru so niðri á null komma null fýra átta prosent tað haldi eg tá ið okur samstundis vita tað at føroyar vist mænn roknar brotutjóðar úrtøku pr íbúgva so eru okur í millum tey allar allar allarríkasta í landinum okur kunnu sammeta okum við oljustaturnar niðri í golfinum í brotitjóðar úrtøku p per íbúgva

fyri at taka fatur í nøkrum av tí sum akselle johannesen segði

tað er soleiðis at í tjúgu tjúgu so eru umleið sekstan milliónir dollarar givnur í hjálparpakkum globalt og hjálparpakkum til at halda samfeløgini koyrandi minni enn eitt prosent av hesum her sekstan milliónum dollaranum eru farin til menningarlond at hjálpa menningarlondum til dømis við vaksinum

og tað varð sagt at menningarsamstarv í stóran mun snýr seg um at fáa hvussu fáa okur altjóða samfelagið til at harmunera tel at sampakka tað er ongantíð tað hevur ongantíð verið so neyðugt sum nú at geva menningarhjálp til undir útviklarlond tey longduni ið ikki hava ráð til at keypa vasinur at okur eru við til at tey fáa tann møguleikan at blíva koppsett tað er eingin sum helst logikkur í at okur í vesturheiminum vaksinera okum bæði ein og tvær og tríggjar ferð og tey í menningarlondunum ongantíð hava sæð eina sproytu tað ger at hendan her virusin hon kemur at fungeat florera í heimssamfelagnum í nógv nógv nógv longri tíð enn hvat neyðugt er tí einasta einasti møguleikin sum er til at fáa bast virðusini tað er tað at øll bløva koppsett allir heimin eisini tey ið menningar og

so har hava okur virkuliga nakað at eg vil ikki siga okur skulu skamma okum men tað er tað er næstan komið hartil at okur sum okur eru nokk tað landið okur eru nokk tað ríka landið í heiminum sum letur minst í menningarhjálp og neyðhjálpeg havi ikki belegg fyri at siga tað men tá mann innr í ein null komma null fýra fimm prosentum tá eg ma rættiliga døma rættiliga langt úti

okur fara í fíggjarnevndini at viðgera hetta her uppskotið okur vita tað okur sum sita í samgonguni at landsstýrismaðurin hevur havt eitt ynski um at hækka hesa kontíðina at hækka hesa játtanina og eg skal hvussu lova landsstýrismanninum at at í fíggjarnevndini so fara okur at hyggja við vælvild ugpusakontíðina og eg haldi at alt annað enn at hon verður hekkað vildi verið ein stór skomm fyri føroyingar

okur ikki fara at tosa um beløp her í dag hvussu hvat okur fara at koyra upp á men eg ivist ikki í at túk kundi fáa eina breiða semju um at tekka hesa játtanina men alt annað enn ein hekking á komandi fíggjarlóg vildi verið ein stór skomm fyri føroyingar tí okur hava trosalt verið vælsignaðir í nógv ár við einum óvanligum ríkidømi og sjálvandi skulu okur lata nakað av tí seylrað útaftur aftur til tey sum hava allarmest brúk fyri tí og eg kundi hugsað mær at teiman so frá frá løgtingsins síðu samtykkir at at at geva eina eina hekking í menningarhjálpini at mann eisini hevur eina meining um hvat hon skal brúkast til at mann til dømis vil prioritera at fáa vaksinerað fólk í triðja heiminum

okur farathygja upp á hetta her í fíggjarnevndini við við vælvild og eisini tá ið okur fara í sambandi við fíggjarlógararbeiði komandi so
takk fyri ja takk fyri so er tað viðmerkingar og tað er fyrsti
breður polstóttur ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi at erhard joensen hevði eina ótrúliga góða røðu øgiliga samd í tí sum hann segði og tí fari eg sum ein av uppskotsetaranum at koma við einari inniligari áheitan til formannin í fíggjarnevndini um at veruliga viðgera hetta uppskot ð væl og at royna at leggja aðrar ósemjur sum vit hava til viks so eis at vitkunnu samtykkja hetta uppskotið so vit longu í ár kunnu senda tríggjar milliónir afturat afstað til neyðhjálp sum millum annað kundu farið til at koppsett lond ið ikki hava fingið tann lutin í koppsetingum sum vit hava fingið so tað er mín inniliga áheitan hetta er eitt uppskot sum er teiðsluneutralt so tað skuldi ikki verið nøkur forðing heldur í mun til úrslitið fyri ár so tað er ja min inni á hattan á formannin í fíggjarnevndini viðgera hetta uppskotið væl og vánaða taka undir við tí takk fyri

ja takk ger so væl erard joensen takk fyrihara formaður ja eg kann lova hervør polsdóttir at hetta fer at verða viðgjørt væl og virðiliga í fíggjarnevndini og okur skulu nokk finna eina breiða semju um akkurát hetta her málið tað er hvussur mítt ynski at okur finna eina breiða semju um hetta her málið í fíggjarnevndini takk fyri
ja takk so er tað egun samelsen
sýra vimerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ja eg helt at erhard joensen helt eina góða røðu og eri samd við honum í okkara skyldu í altjóða samfelagnum serliga í forholdt til hetta her við vaksinum til tann triðja heimin øh og tað er sjálvandi øgiliga gott vissu fíggjarnevndin kann blíva samd um at hækka hesa kontuina men ofta teiman hækkar kontoðir so lækkar mann onkra aðrar kontoir og tí vil eg heita á fíggjarnevndina um í hvørnfall ikki at at lækka nakra konto har tað kanska er ein líknandi málbólkur tað gongur útyvir mann má í hvørnfall hyggja eftir hvat hvar tað er mann sker niður tí at tað gevur ikki so nógva meining viss mann nú sker niður á okkurt sum hevur líka stóran tørv sum kanska hettar so at tað má man so eisini ansa eftir tá ið mann fer at hyggja eftir í fíggjarnevndini at mann ikki rættar bakara fyri smið sum mann sigur men at mann kanska økir útreiðslurnar í hesum førinum serstakan førum

gersturvælur har joensen takk fyri tær formaður ja eg eri samdur við eyðunum samu senn at tá ið mann hekkar eina kontu á fíggjarlógini so kann tað øgiliga lætt blíva soleiðis at mann tekur frá nøkrum sum eisini treingja hetta heima men í akademi er førinum við neyðug menningarhjálp so so er tað eingin eingin ivi í mínari sál um at hon má hon má hekka okur hava skyldina okur hava skyldu til at at geva altjóða samfelagnum eitt signal um at okur eru hasum við í altjóða samfelagnum og tá ið eg síggi at okra grannalond eru sum okur í øllum øðrum førum samanløgnøgum við okuranløgnøkur dag og dagliga við danmark norra svøríki ísland so geva tey altso tey sum geva minst av teimum geva tíggju ferðirnar sín nógv sum okur gera í prosentum av bti
takkfyr ira formaður ja takk so lt bendur sandi
til ferðina við myrkingi og úr svavn takk fyri ára formaður góði røða frá erhard joensen er samdur í at vit eiga at komandi ár at hokka hækka játtanina til menniskarmenningarhjálp men eg ivist at lítið sindur í um vit eiga at taka undir hesum umskotinum tí at vit hava akkurát viðgjørt eina eykafíggjarlóg sum er komin í tingi frá landsstýrinum har sum landsstýri skiftir upp at taka tær fýra milliónir og hálvtrýss túsund krónur til til es granskar skránna og brúka tað til onnur ting sum sum landsstýrið skiftir upp at vit skulu brúka tað til tí mann kann ikki brúka pengar tvær ferðir tá spurningurin er at hetta ger tað jú ikki útreiðisneutralt um so er at vit skulu brúka pengar fleiri ferðir anðar klokkan tað sær sekstan billiónirnar og hatta eina prosentið sum era joensen kom við sum bleiv brúkt til eitt bara eitt prosent bleiv brúkt til menningar veruliga menningar hjálp helt eg meg hoyra hann siga men tað kann væl ikki vera so illa hvussu
takk fyri
takk ger so væl erad joensen takk fyri hara formaður av teimum sekstan milliónum dollarum sum sum samla sæð vórðu givin út sum hjálparpakkar bleiv minni enn eitt prosent brúkt upp á at hjálpa menningar og útveklislondunum við at fáa bilbugt við kovid nítjan smittu ja
takk fyri harra formaður ja takk soa bii
synissen sum fær eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi tað var hugaligt at hoyra ønýggja formannin í fíggjarnevndini vera so greiðan tá ið vit tosa um hetta øki sum eitur neyðhjálp og menningarhjálp fyri tað og eg gleði meg til at vit í fíggjarnevndini kunnu finna fram til hvussu henda játtanin kann hækka tí eg haldi tað er eitt eitt nokk so stórt ynski og eitt stórt hjartamál hjá nógvum løgtingsfólkum at at vit økja um okkara luttøku og taka ábyrgd í heimssamfelagnum út frá teimum fortreytum sum vit hava sum samfelag og tað er tað er soleiðis at alt er ein spurningur um raðfesting og vit hava bara tíverri valt at raðfest ógvuliga lítið á hesum økinum undanfari vónandi verður tað øðrvísi framyvir
bøt
ja takk ger so væl erard joensen ja takk fyriharra formaður eg haldi at eg og biljustinussen esíggja rættiliga eins upp á hetta her við at geva negv menningarhjálp tá ið mann gevur níggju milliónir og mann eftir málinum sum st hevur lagt út skal geva hundrað og einogtretivu milliónir so er tað rættiliga stórt glopp og eg haldi at tá i mann skal tað verður tosað øgiliga nógv her inni um breiðar semjur um breiða semjur næstan øll tosa um breiða semjur ja men lat okkum starta við útvúglingsog menningarhjálp at fáa breiða semjur um tað so hava okur starta eitt stað og eg haldi faktisk at tað er eitt rættiliga gott stað at byrja
takk fyri harrar formaður ja takk so er tað hervur pollstóttir sum fær orðið ger so væl
ja l gviðgerðar er eitt eykajáttanaruppskot frá tingbólkinum hjá tjóðveldi hjáfrá okkum sum snýr seg um at hækka játtanina til menningarsamstarv og neyðhjálp við trimum milliónum tað vil siga at mann longu í ár hækka játtanina úr níggjumiliónum upp í tólv hetta uppskotið verður fíggjað við pengum ið leypa av frá es granskingarpengum

brúkast ella samtykkjast harformaður tørvurin á menningarhjálp og neyðhjálp í heiminum er vaksandi vit hava náttúruvanlukkur globalan ójavna og fleiri og fleiri í rýma úr krígsraktum økjum og tí er tað enn størri tørvur á at tey ríkastu londini í heiminum hjálpa til menningarhjálp og neyðhjálp er partur av teir í altjóða ábyrgd eitthvørt framkomu land hevur fremsta treytin er tó at stjørnurnar í hvørjum einasta av heimsins londum taka ábyrgd á seg tá ið taliban tók valdi atskanastanir fyri tá uppstó eitt kjak í føroyum um hvørt vit skuldu taka fltta fólk ella ikki løgmaður var skjótur úti og greiður út i hon segði at vit skuldu heldur hjálpa á staðnum enn at haka flótta fólk til føroya tí væntaði eg og vænti kanska mong við mær at vit fóru at síggja hetta aftur á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu altso at landsstýrið fór at hækka játtanina á fíggjarlógini ella at tað fór at koma ein eykajáttan í ár soleiðs at vit longu í ár kunnu senda fleiri pengar avstað í neyðhjálp men so var ikki ov te tí vit leggja hetta uppskotið fram í hesum uppskotinum so er tað útrarpsneutralt at verið fíggjað við pengum ið leypa av men í næsta ár er so neyðugt at mann finnir pengarnir onkra aðrastaðni føroyingar eru raskir at lata pengar tá ivnsavningar eru men føroya sum land hava ikki altíð verið so raskar at lata menningar og neyðhjálp eystur mælir til at lond lata null komma sjey prosent av bti tað gera føroyar ikki o tað er eisini blív sagt her á tingsrøðarpalli í dag men vit hava gjørt munandi batar um tær síðstu samgongu tá øktist játtanin úr góðum trimum milliónum upp í níggju altso ein øking við seks milliónum síðani henda samgongan kom til er tíverri er játtani tíverri ikki økt heldur tvørturímóti er hon lækkað við tvey hundrað túsund að haldi er øiliga harmiligt men eg haldi er gleðiligt at vit í dag hoyra samgongutingfólk næstan kappast um hvør er mest fyri at økja játtanina tí ber tað góða vón um hetta uppskotið føroyar r illum millum ríkastu londini í heiminum pær íbúgva og vit eiga eisini at gera okkara til at hjálpa hetta uppskotið hevur snakkað um tríggjar tað er ein liður í at røkka málinum hjá st og at gera okkara fyri at taka altjóða ábyrgd aftan fyri hvørja króni ið vit lata liggur eisini ein møguleiki at betra um lagnuna hjá menniskjum tað hevur týdning at vit hjálpa og eru við til at taka ta altjóða ábyrgdina á okkum ið kann bjarga menniskja lagnum henda hjálping kann millum annað fara til børn ið hungursneyð til krígsrakt økir til økir ið eru rakt av náttúru kreppum til koppsetingar umframt at tað er við til at eg kann fara til at minka um búskaparliga ójavnan í heiminum í aferiganistan valdar ófriður ótryggleiki og hungursneð umframt allir aðrir ræðuleikar vit hoyra um hvønn dag í gjár í tíðindunum kundu vit hoyrdu vit um at helvtin av afrikanska fólkinum er í vanda fyri at líga hungur í vetur størsta hungur sun hevðið nakrantíð hótt í landið og tey hava tvey í at velja tey kunnu flýggja ella kundu tey svølta um vit ikki um heimurin ikki hjálpir teimum hungøðin a afriganuskan fer at raka tveyogtjúgu milliónir fólk har hava verið sekstan milliónir børn føroyar hava so latið fimm hundrað túsund til heims matvørustovnin stovnurin vóruprogram tað er ein bati ogallir bati bøtur men føroyar kunnu væl lata meira enn tað í løtuni metur mann eisini at tað eru seksogtjúgu milliónir flóttafólk í heiminum helvtin av hesum metir mann er í børn og fimmogfýrs prosent av teimum metur mann vera hýst í tí sum mann kallar menningarlond altso taktað ríkastu londini í heiminum ikki nær nóg nógva ábyrgd hetta uppskotið kemur tí vit høvdu væntað at landsstýrið fór at hækka játtanina tí at løgmaður hevur veri útisagt hann at besta hjálpin er at fáa staðnum men eg haldi eisini at vit eiga at torað at tosa um flóttafólkaspurningin tað var billjustinussen eisini ini á i tá ið ófráboðir fyrispurngar vóru vit eiga at at torað at kjakast sum tað virðiliga við hvønn annan um føroyar eiga ein lut í ella eina ábyrgd í at taka flótta fólk hagari og hvønn loysn tað skuldi verið

grundgevingarnar frá landsstýrinum halda og hvussu r ikki um mann sigur at vitskulu hjálpa staðnum men mann stadvek ikki vil gera t arbeiði fyri at økja um teir pengarnir við senda av landinum

tá at mast so snakka um hesi økini so er tað øgiliga viktigt at mann eisini sigur at at ella mann eisini hugsar um at tað merkir sjálvandi ikki at mann ikki fer at at raðfesta tey sábaraseg í føroyum eisini tað merkir ikki tað er ikki antin ella mann kann gera bæði htað kann mann eisini gera millum annað við at taka ábyrgd av heimleysum í føroyum at hjálpa fólki í fátækrvága og so víðari fyri í morgun tá ið vit høvdu ella fyri dag tá vit høvdu ófarbæra fyrispurningar so vísti tað seg at tað eru øgiliga nógvar røddir í samgonguni sum vilja hækka um játtanina tað gleðist seg um tað birtú kanska vón fyri at hetta uppskotið kann blíiva samtykt tað vóni í øllum førum tí er tað eisini g inniliga vón á ella meginniligasta áheitan á fíggjarnevndina at hon fer at viðgera eitt uppskotið væl og á samgonguna at tey kunnu vit kunnu kanska leggja ósemjur til viks aðrar ósemjur til viks og samtykkja hetta uppsot til at finna samju um hetta uppskotið so vit longu í ár kunnu vera við til at millum annað koppseta fólk í londoni o ikki hava fingið tað sama privilegi sum vit til koppsetingar ja
takk fyri harra formaður ja takk sól ur viðmerkingar
bjørt samulsen ta fyrsta ger so væl takk fyri takka hervør posdóttir fyri hennara angersmang í hesum her tjóðveldið hevur gjøgnum ár og dag tey síðstu nógvu árini javnanlagt fram uppskot og eisini í samgonguni undanfarni arbeiddu vit nokk so hart fyri at fáa hækka hesa játtanina saman við teimum flokkunum vit sótu við og um mann sær fyri sær at føroyingar føroyar í veruleikanum átti at latið væl oman fyri hundrað milliónum krónur um árið so eru vit framvegis langt av leið men eg ætlaði at fáa har í postoyggja siga eitt sindur um hvør tað er sum tekur størst altjóða ábyrgd í løtuni í mun til flótta fólk og í mun til neyðhjálp um tað eru tey ríkastu londini ella um tey faktiskt eru lond sum sjálvi hava

tger sovæl hervur polstóttur ja eg haldi tað var erhard joensen sum var inni á at vit skulu lata tað í st mælir londom til so skulu vit lata hundrað og einogtretiv miliónir og vit lata níggju og tá hava vit gjørt eitt hálund ír síðstu samgongu økt við øktjáttanina við seks milliónum so vit eru langt frá tí málunum men eg haldi eisini at allir bati bøtur og tí kunnu vit gera eina semju um at at hækka játtanina so líðandi á hvørjum ári millum annað vistimann hyggur eftir hvør tað er sum átti at tikið ábyrgdina so er tað tey ríkastu londini sum átti at gjørt tað men tað eru tað tíverri ikki fimmogfýrs prosent av av øllum flóttafólkum verða hýst ímenningarlondum vit síggja at millum annað eitt land sum í ordan hevur húsa rý trimum milliónum flótta fólki og tað er tey londini sum kanska eisini hava øgiliga stórti hava tað svørt fíggjarliga ið eru tey sum taka ábyrgdina tað vísir seg bara at tey tey ríkasta londun heimi sum ikki gera nær námin tað sum
e átti at gjørt tað takk fyri ja takk so djóni nol
s joensenviðmerking ger su vælja takk fyri harra formaður og hetta e eitt sera gott uppskot sum fyri liggur her á tinginum í dag og tað er blivið ígjøgnum ár og dag blivi ið kjakast nógv um hetta her og og tað kemur uppíjøvni millum bilum og nógv av argumentunum sum hava verið áðrenn hava verið tað at vit eru ikki klár og vit skulu hjálpa staðnum og so framvegis og so framvegis tað vískast sum at tað hevur verið líkasum tað tað sum hevur verðið endurtikið ferð aftan fer her í tinginum og tað er ikki meira rímiligt at vit hækka tað eiga vit í mun til vit duga hvussul ikki ímynda okkum í tí tí vælferð sum vit liva í hvussu ringt nógv fólk hava tað og vit hava eisini sæð dømir um at tað eru leiri mátar at hjálpa upp á eitt er við peningi eitt annað er við at kanska tikið eina familju ella tvær heim og finguð tær integrerara her í í í føroyum og eisini tað at tað eru foreldraleys børn sum eru í í legum runt um kring sum vit kundu tikið til okkum og so kundi tað verið byrjanin til nakað na

ger sovæl hervur polsdóttur takk fyri eg haldi at við rættaristýring kunnu vit gera bæði vit kunnu bæði taka flótta fólk til føroyar og vit kunnu lata meira í neyðhjálp eg haldi ata i giliga viktigt tá tá man snakkar um fløtta fólk so blívur tað ofta so øgiliga spentu stemning ímillum fólk øgiliga nógv ímótii øgiliga nógv fyri tí men vistu vit hugsa okkum at at vit sótu eina flótta fólk alegu tí av orsøkum sum vit einki var við at gera kríggs valdar í landinum vit kunnu flýggja av av politiskum áðum og su víðari enn í einar flótta fólk á legu í fleiri ár om seta títt lív upp á pausi tí at kríggj er í tí landinum sum tú av tilvild er kføddur í hvat høvdu vit hugsað fyri okkum at at skula tað at eg haldi tað ljóðaði heilt ó rímiligt í landufallar tingfólkið at lesa eina bók eina sovorna lítla pastbók sum eitur um kríggj var í norðurlondum lat mon seta eitt sindur perspektiv hvussu tey ið sita flóttafólkalegnum hava tað ímun til hvat vit ofta hugsa takk fyri
ja dag so tá anni
olsen sofera vimerking ger su væl ja takk fyri og eisini takk fyri at tit hava reist henda spurningin nú bleiv tað ført fram í áðni at tað var bara sambandsflokkurin sum tónaði flagg at tey vóru ikki ímóti at økja játtanina til menningarhjálp í landsstýrinum eg kann ikkiímynda mær at nakar av fólkaflokkinum heldur er ímóti eg veit ikki hvat fyri telvingar hava verið úti í landsstýrinum tá ið ein fíggjarlóg skal gerast her har i tað arbeiðið byrjar men sjálvandi er fólkaflokkurin eisini við upp á at at seta meira pengar av til menningarhjálp um tað eru tríggjar milliónir ella tað blíva tvær tað tan okur so vita ella ella meira enn tað tá kann fíggjarnevndin so taka upp men eg skal hvaffa boða frá at fólkaflokkurnhevur ikki sligið hart ímóti hørðunum at ikki at játta meira pengar til menningarhjálp so sjálvandi skulu ovit gera

ger so væl hervur postóttur takk fyri eg haldi eisini at framsøgumaðurin hjá fólkaflokkinum vildi vera við at tað helgir fólkaflokkurin sum hevður verið verið forðingin eg haldi at tað er ordilga áhugavert at eingin flokkur í samgonguni er forðingin fyri at mann økir um játtanina eg veit ikki um nakrar flokkur so er altso hví eingin flokkur er forðingin fyri at mann faktiskt h við skertjáttanina við tvey hundrað túsund síðani samgongan tók við tá samgongan tók við var játtanin níggju milliónir og tvey hundrað túsund og nú eru níggju milliónir mann er skert játtaninir tvey hundrað túsund eg veit ikki hvør flokkur tað er sum ikki hevur verið forðingin fyri at tað hendi so eg haldi tað eitt sindur veit ikki mann mann kemur kropp á kropp at at siga mann vil gjarna hækka játtanina tá hopið eg fera henda í gjafíggjarnevndini bæði nú og til fíggjarlógina fyri
komandi ár takk fyri ja takk so er næstur at røða biljus thinesen fyri miðflokkinum gev so væl bilju stinesen
takk fyri hara formaður hetta her er eitt av teimum málunum hvar mann kundi hugsa sær havt í minst ein tíma at at lagt fram tí tað er so nógv sum er neyðugt at siga tá ið vit tosa um neyðhjálp menningarhjálp menningarsamstarv flóttafólkapolitikk og annað og tá ið vit samanbera við onnur lond so ø mugu vit eisini hava fyri eyga at onnur onnur lond í sínari samlaðu samlaðusamlaðu játtan hava nógv ymisk brigdi innan fyri tað sum eitur menningarhjálp og menningar og og neyðhjálp millum annað hava nógv lond tað sum mann kallar menningar samstarv tað merkir at tey játta puljur til ávísar verkætlanir hvar tey senda sínar egnu borgarar út til støð í heiminum har sum brúk er fyri vitan har har sum brúk er fyri útbúnum fólki til at byggja nakað upp tað kunnu vera toymir av verkfrøðingum ella tað kunn verða toymir av av lærarum ella sjúkrasystin ella sjúkrarøktarfrøðingela hvat skal vera læknin og sovíðari sum verða send út frá heimlandinum og sum fáa løn gjøgnum menningarsamstarvsjáttan vit hava roynt tað modellið onkuntíð kanska eitt sindur ymiskt hvussu tað hevur eydnast neyðhjálp tað er tann mest kontanta hjálpin mann kann veita tað er taðr hjálp sum verður veitt skjótt til heilt spesifikk endamál tá ið tað eru náttúruvanlukkur sum raka ella tá ið tað er kríggj sum raka ella til dømis í støðuni í afganistan hvar ið tað hevur verið ein total kollvelting aftur í miðøldina um vit kunnu siga soleiðis og og so er tað flóttafólkapolitikkurin sum jú ikki er ein partur av tí føroyska politikkinum yvirhøvur enn men sum vit hava eina vón um kann blíva ein púra natúrligur partur av okkara neyðhjálpar og

tí at vit eru eins val og øll onnur lond so eru vit væl før fyri ov væl til reiðar at taka ímóti flóttafólk altso hendir ein vanlukka í føroyum hvar ið fólk verða útsett fyri ógvusligum tramatiskum upplivingum so senda vita ikki av landinum til tiltil uppaftur venjing tí at vit ikki hava fólk í føroyum til at hjálpa teimum sjálvandi ikki vit hava øll tey fólkini í føroyum sum tørvur er á tí tað er frá menniskja til menniskja og hjálpin verið veitt og sjálvandi kunnu vit í føroyum eisini taka okkum av tramatiseraðum børnum til dømis úr auganistan og eg haldi tað vóru ræðandi tøl sum hervur polsdóttir nevndi hon sigur tað at hungursneyð vænta sær raka í afganistan tað búgva færri enn fjøruti milliónir fólk í afganistan og hon sigur at upp ímóti tveyogtjúgu milliónum kunnu roknast við at koma hungursneyð tað tað vil næstan siga alt fólkið og harav sekstan milliónir børn tað eru óhugnalig tøl og tað eigur at vekja nakað álvarsligt í okkum øllum og eg haldi sjálvandi at vit áttu at gjørt ein flóttafólkapolitikk í føroyum og tað ber væl til eisini eisini eftir einum føroyskum modelli um mann so kann siga altso vit hava sum fordømi so adoptera vit børn úr uttan úr heimi og tað kundi verið ein líknandi skipan hvar ið til dømis familjur bjóða seg fram og søgdu vit vilja gjarna átaka okkum at hjálpa til dømis einari mammu og tveimum børnum úr afganistan sum eru dýrastu neyð vit vilja átaka okkum tað í samstarvi við almenna myndugleika vit hava møguleikar fyri at hýsa teimum og vit hava menniskjaligar resursur til at vera saman við teimum og at geva teimum tað sum skal til á menniskjasliga menniskjaligum s tað kundi verið eitt modell at ein familja segði ella eitt grannalag segði vit vilja hjálpa tveimum trimum úr afganisan so tosar mann um at mann má ansa eftir at ikki ikki at innflyta fólk við aðrari trúgv til dømis men altso børn sum vit hjálpa eru sum so ikki sett í ein ávísan bás og tey eru ikki endaligani merkt av at hava fingið eina ávísa trúgv og so víðari otí haldi at tá ið mann tosar um børn og ung so eigur mann so eigur mann at útilukka tað at tosa um at at tey koma frá ávísum trúarsamfeløgum tí tey er ikki komin har til enn kann man siga í teirrara búning at at vit eiga at vera á varðhaldi tá haldi eg mann heldur kanska má verða meira varandi tá mann sær flótta fólka streymarnar hvar tað mest eru ungir og tilkomnir menn meðan tað eru færri tal av børnum og kvinnum tá kann mann kanska vera meiri uppávakt øeitt sum kanska ikki komið so nógv fram í sambandi við hetta tað er at føroyar í veruleikanum uttan fyri ta almennu fíggjarlógina sambært onkrum hagtølum eru millum fremstu lond at veita hjálp og menningarhjálp kring heimin ígjøgnum privat virksemið við at senda út fólk til mang gott virksemi kring allan heim og tað hava vit gjørt í áratíggjur tað tað hevur verið ein ein mentan í í hvussu so ver í pørtum av tí føroyska samfelagnum millum annað í teimum føroysku trúarsamfeløgunum at senda fólk út og at samkomur til dømis taka seg saman og bakka upp og senda pengar við teimum út og so eru tay við í bæði í í sum trúboðarar men eisini og kanska serliga í hjálpararbeiði og vit skulu ikki undirmeta týdningin av tí altso vit kenna øll søguna um til dømis nólsól mandela sum ikki slappa at ganga í skúla í í sínum har sum hann vaks upp men so blíiv hann sendur á ein skotskan skúla sum skokskið trúboðarstóð fyri og har lærdi hann at lesa og skriva og av tí sama kundi hann fara á víðari skúla og blíva løgfrøðingur og vit kenna alla hansara søgu og hvønn týdning hann hevur havt fyri tað sum hendi í suðurafrika so tað at tað eisini finnast privatir hjálparfelagsskapir privatir trúborðarfelagsskapir skal avgjørt ikki undirmetast og eg havi hoyrt onkran sagt at føroyar og suðurkorea eru fremst í heiminum tá ið tað kemur til akkurát hattar so okkurt kunnu vit hvussu fegnast um tá ið vit tosa um hettar men nú tosa vit um ta almennu játtanina og eg haldi tað hevur týdning at vit avgjørt eru við á hesum økinum at at játta pengar frá landskassans síðu og eg haldi at vit skulu gera tað á fleiri frontum bæði sum næðhjálp tá til hungursrakt økir til krígsrakt økir til náttúrugvanlukkurakt økir og sovíðari eg haldi eisini vit skulu gera tað sum menningarhjálp altso hvar mann fylgir við pengunum og er er við til at hjálpa at stuðla undir at tað fer ein menning fram á teimum økjunum har sum neyðin rakar soleiðisnar at fólkini kunnu koma fyri seg og at vit kunnu vera við til at fáa samfeløg og bygdasamfeløgu onnur upp aftur at standa við at vera við til at hjálpa teimum at seta okkurt í gongd sum kann gera tað tey verða sjálvforsýnandi tað haldi eg kanska er tann allarbesta hjálpin og so eisini menningarsamstarv hvar ið tað blívur meira interaktivt ímillum okkum og tey økini sum vit eru við til at hjálpa og so haldi at vit skulu vit skulu taka okkum saman og vera við til at taka ímóti flóttafólkum tí eg haldi at okkara samfelag er væl ment til at gera tá ið vit tosa um játtanina sum er suo lítil sum hon er niðri á níggju milliónum og onkur hevur nevnt her haldi erhard joensen var inni á tí at vit skulu liva upp til tey málini sum st hevur sett fyri limalondini so eru vit uppi á hundrað og tretivu milliónir ella hara leið so kundi mann gjørt um vit blíva politiskt samd um at vit skulu seta eitt ávíst mál vit kundu kanska sett okkum helvtina av tí sum mál innan fyri tey næstu fimm ella tíggju árini so vóru hvussur á veg fram o so so mugu vit semjast um at vit á hvørji hvørjari fíggjarlóg framyvir økja játtanina so so nógv men so skal eisini eitt ávíst arbeiði gerast í uttanríkismálaráðnum hvar mann hevur eitt pappír sum sigur hvussu hesir pengarnir so verða umseni og játtaðir frameftir og tað rokni eg við kann vera nokk so spennandi uppgáva hjá lansstýrismanninum at fara í holt við altso á hvørjum ári verða tað gjørdar frágreiðingar í uttanríkismálaráðnum um hvussu ið mann fyrisitir hetta øki og hvat hendir úti í heimi og hvar ið føroyar eru men tað kundi eisini verið áhugavert at at vit sum land vóru meiri ítøkiliga við í ávísum framhaldandi verkætlanum at til dømis at byggja upp okkurt onkustaðni í afrganistan ella í onkrum landi í afrika ella hvar tað skuldi verið og hildu fast í tí vóru við til at byggja upp vitan og samstarv og sovíðari tað hava vit so vt vit hava verið við í tí partvís fyrr men eg haldi ikki tað er nakað ítøkiligt nú so tað er stórt arbeiði sum skal liggja leggjast afturat hesum at játtaeng
pengar takk fyri ja tak
takk har vóru nakrar viðmerkingar tann fyrsta eigur er hardjohensen ger so væl takk fyri fyri forstíðina og takkbiliinee fyri eina super góða røði ja eg haldi at serliga menningasamstarv har skuldu okur vera nógv meira aktivur og tað er tann vegin o eisini skulu inn av tí at játtanin hevur verið so lítil sum hon hevur verið undanfarn í árini so er meginpartin av hasum pengurin er farin til reina neyðhjálp edalskekk katastrofur sum eru hendar men menningarhjálp ja og tað at uppbyggja eina ekspertisu tí okur duga okur hava nógv gott í føroyum sum kunnu føra víðari út til nøkur og otanita hevur jú til dømis okum trekkja upp á tær streingirnir sum tey hava um hvussu mann skipar veruliga menningarhjálp so tað er eisini absolutt ein ein ein góður møguleiki og so tað at biljustinussen nevnir at føroyingar eru ikki pírnir privat vís okur stórt gávumælli privatur felagsskápur skapir í føroyum arbeiða nógv út í heimi i

blliostinessen ger so væl ja takk fyri fyri forkvinna ja tað er rætt og altso tað eru nógvir taka reyðar kross til dømis sumjú gera eitt stórt átak fyri at koma fram við pengunum skjótt og tað eru nógvir líknandi felagsskapir sum taka sær av at at hjálpa og tað eru eisini pengar sum koma úr føroyska samfelagnum og eg havi skilt að lanum at reyðkrossur mangan er bilsin av at tað gongur so væl at fáa pengar til vega og tað er bara at fegnast um at at tað liggur í føroyinginum og og tí haldi eg tað er so púra natúrligt at tað eisini speglast aftur á fíggjarlóg tá ið vit hava eitt fólk og eina tjóð sum eg sinna til og heldur at tað er rætt at mann hjálpir at mann eisini hevur tað sum ein part av tín tín tí arbeiðinum sum fer fram í fíggjarlógararbeiðinum
ja takk so er tað hervør pálstaður
u eina viðmerking takk fyri frú forkvinna el gjarna takka biljusinusen fyri eina góða røðu hal tað er deiligt at viðgerðin er so positiv tað bert í vón fyi hesum uppskotunum í tve túsun og átjan valdi mann at leggja tær kontíirnar sum akontimentima at neyðhjálp og tað kntimentina at menningasanstar saman og tað hugsi eg faktiskt eitt øgiliga gott stig at mann gjørdi tað tað ger tað smidligari at onkuntíð kanska her tørvar á meira menningarhjálp onkuntíð tørvar meira neyðhjálp geru tað smidligari í mun til at mnn kann seta størri upphæddur avstað mentókgjørda viðmerking bar a fari at takka fyri eina góða røðu bilsitur sjálvu biljustinussen sitir sjálvur í fíggjarnevndini og eg vóni at hann ferat gera uppskoti eina góða viðgerð át tað ber til at leggja ósemju til viks og fáa sam samtykt hetta uppskotið so hist longu í ár kunm seta trígjar milliónir av sær

ger so væl ja takk fyri frú forkvølda ja nú nevnir harra uppálsadreitt her at mann hevur lagt sær játtanirnar saman og tað er uttan iva skilagott fyri smiddleikan hinvegin so kunnu vit kanska eisini siga at ein orsøkaði kanska eisini tað at vit vit hava ikki kýtt okkum nóg nógv at ja hvussu mann siga at arbeiða við tí sum eitur menningar hjálp og menningarsamstarv sum er ein nokk so stórur partur av tí sum onnur lond fáast við tí tað er ofta tað sum er tørvur á altso at tað nógv hav sum útlærd fólk hava innan fyri ávís økir sum er tørvur á lokalt á teimum støðunum har sum neyðin rakar tað haldi eg er ein kanska tann tann ordiliga spennandi parturin av hesum tað er at kunna vera við til at byggja nakað upp solei sæt at at tað skapa framburð og menning
ja takk so er tað
jóhannes joensen gerst væl takk fyri forkvinna ja nú hevur ein fleiri vituni á hetta her at mann kundi funnið eina breiða semju um hvussu mann hækkaði segði játtanina fr kund tað verit hugskot at mann hevði eitt aðalmál at man hevði eina breiða semja umar nó a eitt eitt mál til dømisu hálvtrýss milliónir innan fyri so so nógv ár á fíggjarlógini soleiðis at vit vóru samd um hetta er tað sum vit øll vilja vit skuldu seta av til menningamt neyðálp hevði tað verið

k biljustinussenja altso tað haldi eg júst tað er eitt hugskot tí at m um vit nú blíva øll allir flokkar blíva samdir yvirskipað um at vit skulu náa upp á hálvtrýss milliónir í í neyðhjálp og menningarhjálp innan fyri lat okkum siga tíggju ár so skal so so nógv setast eyka á hvørja komandi fíggjarlóg og tað fer yvir fleiri samgonguskeið so tá mugu vit breiða semjur til vis mann visi mann skal gera tað í fleiri samgonguskeið og tað haldi eg kundi verið spennandi at gjørt okkurt
ja takk
so er tað uni rasmussen ger sovæl takk fyri í samband við tað at hækka hjálpina so so síggi eg ikki trupulleikar í at gera tað men akkurát hvat tað rætta talið er tori eg ikki at siga og at koma við prosentum av rutttjóðarístøku sovorð tað er tað er nokk so ringt at brúka allíkavæl eg haldi tað er uppaftur viktigari at mann fylgi væl við hvat pengar blíva brúktir til taðtað eri hvussu sr øgiliga viktigt men eg eri einki ímóti at hækka játtanina men eg eg haldi ikki mann skal fara nú í novemburmánað at geva eina játtan sum landsstýrismaðurin ikki hevur biðið um vistu tað skuldi verið vildi eg hildið at tað var hann sum kom við onkrum sum var púra agutt vis mann skal mitt so seint í árinum játta men hvat mann kann gera við eini komandi fíggjarlóg tað er øðrvíki
takk fyri
jatakk biljustinussen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja eg haldi tað er nokk púra rætt sum unrasmussen nevnir at tað er ikki lang tíð eftir av hesum árinum og tað er kanska hevði verið avbjóðandi fyri landsstýrismannin og umsitingina at fingið eina slíka játtan í hendi øófyrireika kunnu vit kanska siga og at mann tí fyrireikar hetta væl til komandi fíggjarlóg tað haldi eg ljóðar skilagott eitt annað sum er við neyðhjálp tað er at altso sum vit taka onkrar okkra grannalond til dømis noreg noreg letur nógva neyðhjálp men spurningurin er hvussu skilagott l skilagóð øll tann neyðhjálpin er millum annað lata letur noreg nokkso nógvar pengar til ptil palistinska sjálvstýrið og til gasagoyran og tað er uttan iva so at nakrar v teimum pengunum fara til at gera rakettur sum verða skotnar inn í ísrael ímínari verð er tað ikki skilagóð neyðhjálp so tað er púra rætt sum uni rasmussen sigur at mann skal fylgja væl við hvat neyðhjálp verður brúkt til og mann skal hava eina meining um tað
ja takk so var hetta umfarið liðugt næsta røða er
fyri frú forkvinna vit viðgera fyrstu viðgerð av einum uppskoti frá tjóðveldi um at hækka játtanina á fíggjarlógini til neyð og menningarhjálp við trimum milliónum frá níggju milliónum upp til tólv milliónir eg kom soleiðis er tað tá mann er síðstur í røðara røðini so kempur mann at endurtaka eitt sindur tað sum longu er sagt meni men tað er jú soleiðis at undanfarna samgonga hækkaði játtanina frá trimum milliónum upp til níggju komma tvær milliónir so tað var ein tað var ein ein hækkan sum gjørdi mun men framvegis sum tað eisini longu er víst á so liggja vit langt undir ta tilmæli sum st sigur at mann eigur at geva null komma sjey prosent av bruttutjóðatøkuni og tað er rætt sum onkur longu hevur víst á at tað merkir at vit áttu at setta av eini hundrað og tretivu milliónir um árið og tá í so máta er eitt fitt petti eftir á mál og tað er nokk so áhugavert at vit liggja so lokt vit vit hava onkuntíð viðgjørt tað innanhýsis í flokkinum og og har er eitt sjónarmiðið at tað at vit ikki hava tikið ábyrgd av okkum sjálvum er nokk eisini ein orsøk til at vit ikki eru komin til at kenna ábyrgd av øðrum sum statir tí vit eru jú ikki von við at hugsa sum ein sttur í fyrsta umfari hava vi ei er vit ikki von við at taka ábyrgd av okkum sjálvum hundrað prosent og tískil liggur tað kanska heldur ikki so natúrligt fyri okkum at kenna ábyrgd av øðrum og nú snakki eg sum land tí at vissu vit hyggja eftir hvat ið føroyingar annars geva so eru føroyingar ikki purnir tá ið tað er at geva til menningahjálp vit síggja tað tá vit samla inn bæði til tiltøk her í føroyum og eisini til at hjálpa uttan fyri landáddarnir so eru føroyingar skjótir niður í egnan lumma at geva og vit síggja eisini at tað eru nógvir føroyingar sum flyta regluliga nógvir hava hetta her við at mann rindar fyri útbúgving til eitt einkult barn ella fleiri so tað er ikki tað er ikki ein mótvilji ímóti at geva pening til átøk sum vit ikki sjálvi fáa beinleiðis ágóðan av og tað er eisini týðiliga komið fram í viðgerðini her í dag eg havi ikki hoyrt nakran sum er ímóti at hækka játtanina sum so men sum tað eisini er sagt so so hevur hendan samgongan í veruleikanum lækka játtanina tað var ei sjálv sum stríddist fyri til triðju viðgerð í tí seinastu fíggjarlógini sum vit løgdu fram tað var fíggjarlógin fyri tvey túsund og nítjan at fáa tvey hundrað túsund afturat til hetta átakið sum føroyingar kenna væl mørsskips mørsskips hevur umboðan í føroyum okkurt av skipinum hevur enntá verið í føroyum og tað sum eyðkennir teirra virksemi altso grundin til at mær dámar øgiliga væl ta konseptið er fyri tað fyrsta ati luttakararnir sjálvir rinda fyri at vera við tað er eingin sum hevur og nú skal eg passa uppá tí tað er ikki netúrliga ringt men tað er ikki soleiðis at at tú hevur tína kareeru umborð á eina teirra skipum tey fáa onga løn tey gjalda fyri at vera har og tann tæmastan tey gera altso tey sigla fram við eitt nú aferikansku strondini tey gera oppiratiónir sum í okkara parti av heiminum eru reima bakatellur tað er smáting men sum niðri í afrika har sum tú ikki hevur atgongd til eitt heilsuverk tað kann merkja lív ella deyð illa útstoytilsi eitt øgiliga vanligt problem í afrika er at kvinnur tá ið teir eiga børn undirlívið fær skaða tað er ja nú skal man nú kanska vanligt hjá mær at fyrihalda seg til sæga tingini men til dømis at mann lekur úr úr tarmum og bløri aftaná hava átt børn tað er nakað sum vit slett ikki síggja í okkara parti av heiminum tí faktiskt tfyri tað fyrsta hevur mann ikki føslar sum sum viðføra sovorðnar skaðar og í fall tað var so kann mann øgiliga skjótt rætta upp á tað men í afrika kanst tú risikera sum kvinna at tú aftaná eina barnaføslar at tú hvørki klárar at halda upp á p á p á land ella ella ella ella avføring sum ger at tú faktiskt luktar rættiliga illa og tað ger at tú verður útstoyttir úr samfelagnum og tað er ein øgilig lægna og tað kann mann hjálpa upp á við einari lítlari opperatión umborð á hesum her skipinum sum ger at tær kvinnurnar kunnu vera partur av samfelagnum aftur onú er hatta bara eitt dømi og tað nógvar aðrar oppiratiónir sum eru bakatellur í okkara parti av heiminum tað kostar lítið eisini hetta her við við hariskar tað kostar foralvsínst lítið at gera og tí gera pengarnir øgiliga stóran mun ná men tað stuttandi langa var at tað sum hendan samgongan valdi at gera at mann koyrdi ta játtanina upp í tí stóru puljuna og lækkaði samsvarandi tí samlaðu puljuna við tvey hundrað túsund sum eg helt var harmiligt tvey hundrað túsund tað hevur ongan týdning so tað haldi eg í hvussu er at vit mugu tryggja í fíggjarnevndini at tað kemur upp á aftur annars er ein dokumentarur á tvtwey um mørsiskipt sum er sum vistman hevur eitt hald til tvtvy nokk kann finna fram aftur nú skal ikki standerað og reklamera fyri

ja nú var onkur inni á hesin her hvar ið pengarnir fara at vit sjálvandi skulu ansa okkum og tað er púra rætt altso neyðhjálpin kring heimin í dag er eitt virvarr av áhugum og felagsskapum og tað er ringt at a vigera í og mann hoyrir javnan um at pengar enda í skeivum hondum og enntá hevur verið ein søga nýliga í miðlunum um fólk sum hava arbeitt við neyðhjálpar felagsskapim hava hava kynsliga misbrúkt fólk altso soleiðis at mann treytað sær kynsligar tænastur fyri neyðhjálpar pengar hetta er jú forferdiligar søgur sum taka ella í vandin er at tað tað tekur eitt sindur av hugunum til at at hjálpa og vit hava eisini eitt dømi eg meini tað var í fjør at fólkakikransinøtya gavst í somalia tí tey sóu at pengarnir hjá teimum endaðu allir ella hvussu er í størstan part í skeivum hondum og tað merkir jú ikki at mann ikki hevur tørv á neyðhjálp í somalia og tað tað er forferdiligt og í heila tikið er korruktión ein stórur trupulleiki í í triðja heiminum og last einaferð e eina grein har sum tað var ein granskari sum vísti á at visimann hevði klárað at útrudda korruptión so hevði mann í veruleikanum eisini útrutta fátækadømi tað er ein forferdiligur tanki og tí er politikkur øgiliga oftani ein orsøk til at eitt land er fátæk tí oftani er tað soleiðis at resursurnar eru so illa fordeildar og at tað eru nøkur fólk í føtøkrum londum sum eru ósannsúnniliga rík meðan størsti parturin av fólkunum eru so óalmindiliga fátøk so ein avbjóðing er sjálvandi at tryggja atneyðhjálpin endar har sum hon veruliga gerst gera mu og har hava vit so eisini royndir við nøkrum felagsskapum sum vit kunnu hava álit á tíðin rennur nú hevur miðflokkurin verið frammi um at tey gjarna vilja hava eina hægri játtan so vil eg líka vísa á at neyðhjálparkontan er undir greinini hjá landsstýrismanninum í uttanrikismálanum sum er jenis av rana so jenis av rana er tann í landsstýrinum sum hevur størst ávirkan á hvussu nógv ið vit geva í neyðhjálp og fyribils er játtanin lækkað so eg haldi at tað lekur eitt sindur ímillum teori og praksis hjá miðflokkinum so eg haldi at athar mugu vit síggja at tað er ein vilji aftan fyri tey føgru orðini eg skal so eisini enda við rósa tjóðveldinum fyri at hetta er ein útreiðslurneutral at mann eisini sær hvar ið pengarnir skulu koma frá at samgongan som longu hevur brúkt teir pengarnir í einari eykajáttan tað er bara harmiligt tíðin hjá mær
takk fyri ja takk har vóru nakrar við
vimerkingar annikaolsen ger sovæl ja takk fyri úforkvinna tað er altíð hugaligt at hoyra rut vang greiða frá hon hevur sjálvandi innlit frá sínum yrki sum jarðarmóður at greiða frá hvussu nógv ein lutfassliga lítil játtan kann hjálpa rættiliga nógvum fólkum men tað er púra rætt sum ruttvang eisini sigur at tað er egentiliga úr landsstýrinum tá ið tann stóra kabalan um fíggjarlógina skal skal telvast upp á pláss at at kampurin fyri at fáa nakrar eyka krónur til menningarhjálp skal fáast til vega tt trúgvi at øll trýogtretivus sita her inni vil at trýsta jaknøttin til at hjátta meira pengar til til menningarhjálp og neyðhjálp tað er eingin ivi um tað tað koyrtar ikkipá viljan her inni so tað er úr landsstýrinum at mann skal fáa hasa telvingina fyrst og fremst upp á pláss men kanska klárar fíggjarnevndina at gera onkrar tillagingar soleiðis at tað ber til at fáa eitt sindur afturat upp á játtanina til menningarhjálp

ja takk rotvan ger so væl takk fyri ja tað er landstýrismaðurin fyri miðflokkin sum situr tættast upp á kassan við pengunum til neyðhjálp so eg haldi at tað er upplagt altso at at tað skal síggjast aftur í í handling og ikki bara í orðu tað ljóðar sum um at tað er stenningur fyri at vit gera nakað við hesaa játtanina til komandi í fíggjarlógini sum nú er til viðgerðar í fíggjarnevndini til komandi ár og tað fara vit í framsókn so avgjørt at tað
undir við takk fyri
ja takk hervur polstóttir eina viðmerking takk fyri frú forkvina ja ruttvang vísti eitsini á hetta her at tað er miðflokkurin sum hevur landsstýrismannin sum hevur ábyrgd av akkurát hesum kontunum og landsstýrismaðurin hevur ikki rørt konturnar síðani hann kom tók við hann hvørki hækka ella lækka játtanina men fíggjarnevndin hevr verið so meirilutin í fíggjarnevndini hevur valt at hækka at lækka tað við hesum tvey hundrað túsund sum vóru til mørcyskips eg haldi eittað ett sindur áhugavert at landstýrismaðurin leggur sítt álit á eina á nevndina á fíggjarnevndina at gera nakað sum tey víst seg at tey ikki hava gjørt tey hava lækað játtanina til eitt arbeiði sum hann átti at havt gjørt upprunala
takk fyri
ja takk ruttvang ger sovæltakk fyri ja og eg haldi tað ger einki um eg nýti høvi til at rósa mínum egna undanfarna formanni pául mikkelsen sum varaði av hesum økinum í undanfarni samgongu og tað var í okkara samgongu at vit fingu hækkað játtanina so nógv sum vit gjørdu og sjálv stríddist eg fyri at fáa tær tvey hundrað túsundar afturat í síðstu løtu í tí síðstu fíggjarlógini vit sum samgonga koyrdi ígjøgnum í tvey túsund og nítjan
takk fyri ja takk næstur røða er jóhannus joensen
takk fyri frú forkvinna jav bara eitt lítið íkast til kjakiðorðaskifti um um menningarhjálp og um neyðhjálp øheg haldi sjálvandi tað er sera sera týdningarmikið at vit eru við í heimssamfelagnum og at vit hjálpa og tað undrar meg at mann ikki langt síðani hevur styrkt um hjálpina soleiðisat hon er komin upp á ei støði sum kann samanberast vi okara grannalond vit eu eitt av heimsins ríkastu londum og allíkavæl so eru vit langt langt aftanfyri og eftirbátur tá tað kemur til hjálp úti í heimi tað haldi eg er onkurnevndi skandløst onkur segði at tað var vánaligt eg vil siga milt sagt vánaligt tað merkir ikki tað at vit ikki skuldu hjálpa her heima tí tað er nógv at taka siður heima men eg haldi ikki skuldi tangja tey tingini at tí vit hava eina ábyrgd úti í heimi og tá eg sigi tað so er tað eisini tí at eg sjálvur havi verið úti og sæð hvussu til stendur úti í heimi tá lítla íkasti eg kann geva til kjakið er at eg í nítjan hundraðog fimmoghálvfems fara úti og arbeiddi hjálpararbeiðið úti í miðamerika í honduras nikadagwa og salwator og har var eg eisini í gotomala og millum annað í høvuðstaðnum gotomala arbeiddi eg við gøtubøtnum og har sáma nógv ting sum mann ikki heldur eru sømilig fyri at menniskja jørðini millum annað so tað árið eg var har yviri vóru burturflutt fjøruti túsund gøtubørn og dripin á gøtuni í guatummála tað tað er púra vanligur kostir mann sær børn tólv ára gomul liggja á gøtuni við brannshárum og øðrum og fáa onga hjálp kanska bara liggja liggja fyri vágvendaksumdjór og sjálvandi tað er heilt onnur kor enn vit kenna her norðuratlants havi har vit liva í einum ríkum landi sum hevur allar ágóðarar kann ma siga har vit liva á m einm einum livirstøði sum er væl hægri enn í hesum her fátæku londunum og so kann mann siga men er tað okkara ábyrgd at hjálpa ja í mínari verð so er næstin hjá okkum ikki bara í føroyum hann er eisini úti í heimi og tí er tað okkara skylda at hjálpa fólkum úti í heimi og klárar mann at hjálpa einum menniskja so er tað tað vert so kamm at siga men hvussu skal mann gera tað tá vit hugsa um at vit hava eisini nógvar avbjóðingar heima í føroyum ja men vit eiga at raðfesta bæði vit eiga at raðfesta okkara egnu men sjálvandi eisini raðfesta næstan úti í heimi onkur verðr inni á hvussu mann kann skipa tað soleiðis at tað ikki verður for nógv høgg í í teimum pengunu vit hava róyvir á fíggjarlógini men har komm mann gjørt eina eina ætlan sum onkur hevur inni á við eini breiðari semju um at mann nær eitt eina upphædd sum svarar til tað sum vit kunnu forsvara sum eitt land har mann kanska hækkað játtanina árliga stigvíst soleiðis at vit øll eru samd um at játtanin skal náa eitt mál eg havi nevnt hálvtrýss milliónir tilsamans men men tað kann so vera okkurt annað eisini sum vit semjast um men í øllum førum vit eiga ikki at vera eftirbátir sum nú er í støðuni sum vit eru í hví hevur mann so ikki gjørt tað frammanundanáðrenn frammanundan og tað er væl tí at mann hevur raðfest øðrvísi tað erikki tí a man unnar øðrum illa tað er kanska meir tíð at vit vit eru liggja norðarliga vit liggja fjarskotin og vit hava kanska ikki sum vang var inni á kanska hugsa vit ikki nóg nógv um at vit r ein partur av heimsæa eisini men tá eg havi verið úti og sæð hvussu fólk hava tað so kann eg ikki sita her ella standa her og og ikki átalað tað at vit eru ein partur av av tí hjálpini sum krevst út í heimi eg meini at vit mugu taka ábyrgd og beinanvegin og eg haldi vit eigat verða samd øll í løgtinginum um hvussu vit skipa tað tað er ikki i andstøðu ella samgongumál tað er meira ein breið semja um at vit eiga at raðfesta eisini næstan úti í heimi eg hugsaði bara at nevna tað eg kann nevna okkurt annað dømi um hvat mann sá altso tú hevur barna heim full av fólkum akkurát sum íðeni rætt kann mann siga tí tey ikki hava millar til tað eg var so úti gjøgnum ein danskan felagsskap í samstarvi við katólsku kirkjuna sum gera eitt kemtiarbeiði út í heimi eg veit eisini at at privatur felagsskapur í føroyum gera eitt stórt arbeiði við at hjálpa ymsastaðni og eisini privat persónar men eg haldi eisini vit sum land sum samfelag eiga at stuðla nógv meira

ein viðmerking annikaolsen gersovæl ja takk fyri ja eg skal takka jóannes joensen fyri eina góða røðu og nú nevnir jóans joensen at hann hevur verið í miðamerika og arbeitti á einum barnaheimi ella fyri gøtubørn og teirra korum eg havi sjálv eisini ferðast nógv runt í suðuramerikataeg var yngri og eg minnist hvussu skelkaði eg var tá mann sá børnini liggja á gøtuni hvussu mann hugsaði at mann var so heppin at verða føddur í tí røtta landspartinum í heiminum men tað sum er viktigt í øll hesi her við menningarhjálpini tað er at tá ið tú letur menningarhjálp so fert tú tað tvífalda aftur okur lótu trý hundrað milliónir í ringastu kreppu í føroyum til íslendar tá ið teir vóru og óku á knøunum eg haldi at íslendarar hava aldrin gloymt okum tað og soleiðis skulu okur eisini hugsa um allan heimin at hjálpa har okur kunna tí okur kunna gott vis okum vilja at leggja lítið sindur afturat og lyfta eitt barn ella hvat aina

ja takk jóhannes joensen gersovætakk fyri frúforkvinna ja eg púra samdur við anika olsen tað at hjálpa til ein ótrúlig dygd føroyingar hava altíð verið hjáltsamir og tað nú nevndi annika olsen at vit hjálpta íslendarum tá i teir vóru neyð sjálvandi skuldu hjálpa grannanum tá vit eru tá vitaðhava møguleikar fyri tí og úti í heimi tá ið tivar møguleikar fyri tí tað forðar ikki fyri at vit ikki eisini hjálpa her heima men tað er bara tað a vit mugu síggja allan heimin eisini ikki bara at síggja okkum sjálvi og tað er øgiliga týdningarmikiðtakk fyri
ja takk næsturða røða er hendrik gold ger so væl
at mann kemur á eykahjáttan mittáni ella ella lamen lat tað fara hetta er en serlig serligur støða undantaksstøðuna kann mann siga kanska at tá tað kemur í neyðhjálp so kann mann góðtaka at mann hevur eitt uppskot mitt í ár og at mann finnur pengar til tað men eta er óteljandi ferðina diskutera inni er at mann kanska er í so sum sparin upp á purðin upp á at at at lata pengar sum land a lata pengar tí tað er ófatiliga nógv fólk í føroyum sum hjálpa til allastaðni ogtí hevr tað verið aftur í eviliheitina næstan kann eg siga eg minist ær tá ið eg var gamla konur og vági tær hevði omma mín var rein tæ hevði ja samtal missión møttu tæir upp til g koyrdi pengar í og og sutan missión nakrar krónur í eg veitikkihvr tá eg átti hat var pengar eg veit kkihvar ei ð fingið frá so sendi tey eina ferð um árið avstað og tað munaði eg ordiliga og men men so so tað kemur til at at okur okur sum land hava verið íður so for siktig nú nú var eg var tað tað gleðiliga seinast at at at hetta vaks nokk so nokk so játtan e vaks nokk so nógv tað ger stóran mun øgiliga stóran mun okur hava kanska okur hev ikki heilt frí fyri at hava skyldina yri ein partur av erlendiheitini í verini er eri so ring altso vissu okur taka okra europeisku oljufeløgi so hava tey eittniður í afrika og rana og dragið upp til europa ein part av av tí sum tey har niðuri skuldu liva av við rættin og einki fáa burturav

altso nógv ar av hesum londunum svisti mann tað sovorð afrika sum liggja út móti móti stronduni tey tey kundu fiska munandi meir til seg sjálvan visti mann ikki hevði stjørnur sum seldu rættiheitirnar til aðrar sum hevði ríkhildi frammanundan nú var eg eitt ár cenigal tað var soleiðisnar fyrr her at man mann hevði summarferði tríggjar mánaðir um meira enn tað fýrar mánaðir som mann kundi vera nógv burturi og meir enn tað og tað sum var tað spessiella við tí at tað fiskur sum var har teir sum tar lokalu royndi at fiska eftir tað hevði mann selt til aðrar sum hevði meira enn nokk suðurkoreanarar og hollendarar og og ov nógvir aðrir ov mikið av fiski var at fáa men fólki sum búðu har hevði ikki møguleikar at fiska hann tí at aðrir fóru avstað við honum og so hevði tær ófatiliga vánaligar útgerð og vánaligur skip tað kundu ykur havt tað eru onnur lond sum sum hjálpa til við tí at fáa teimum skipð at fiska við og tað tað ger øgiliga stóran mun tí tað er bíligur fiskur nú fiska okur partvíst øgiliga bíligan fisk sum sum verða eisini sendir til hasi londini æhar sum ringasta stendur til og tað er eitt positivt við øllum hesin her í øllum hesin her útlátinum at okur fiska øgiliga nógvan bíligan fisk sum mettar ófatiliga nógv fólk í verðini

eg kann ikki lata vera nevna tað eisini tei man mann mann sær hvussu tey hava roynt at bjarga sær í teimum londunum sum sum í afrika til dømis at tá ið mann kom út úr flúgvarans í dakar cenigal so sótu fimtan tjúgu fimmogtjúgu menn framvið einum veggi sum onkur hevði eitt eitt eitt bein og onkur evi eitt hálvt bein og tey gingið á hendrunum øog so kundi mann fáa tær geva teimum leika krónur fyri at skaffa ein taksabil tað var tað teir livdu av og fungið seg dagliga føði av sjálvt um hann sjálvur sjálvur kundi saktans fungið fatur ein taksabil men so lítið skuldi til fyri at yvirliva eg hugsaði at mangan um at hevði tær havtgamlar a djana ar niður hann hevði hann hevði kunnað fingið ein ófatiliga rúgvur frá hondini sum vóru eg vil ikki iga a bakatellir á okra verð men tað kundi lætt lætt gjørt tað at fleiri av teimum fóru aftur at ganga í staðin fyri at ganga hendurin sum teiy lógvarnar vóru sum sum sálarligir tí ter máttu ganga rn

eg haldi at mann kundi farið grunddaðari til verka at at at hjálpt við at gjørt tað at tey tey sjálvi fungu men hjá fylgjuni er tað trupult at tá ið stjørnurnar í landinum eru soleiðis tær samansettar at tey vilja heldur selja rættuheitirnar til onnur enn enn at bjarga teirr egna fólki so er tað øgiliga trupult at at hjá øðrum at koma inn og hjálpa men nú nú síggja okur nú sóuokur nú ein dagin eitt tal í gjár haldi eg tað var at í aferiganistan vóru roknaði tað við at fjúrtan milliónir børn í vetur fóru a hungra og tað tað er nakað so góðsomt men mann kann ta mannkanntað ikki fyrrstilla so galið so galið kann tað blíva í okra ver her hava okur nokk við at renna fyri at royna at halda eitt kilog kanska for nógv ella eitt tvey summi renna allan dagin og summirenna hálvan dagin og summi renna leygar dagar og summi dagar tí at mann evu etur for nógv ynglid sigur meg sjálvan tað kann eg ikki vera nakrar heymiligheit men men men men tað er ófatiligt at tað skal vera so stórur munur á at at í livikorinum

jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina eg púra samd við hennikold í at at tað geru mun tað sum vit gera eg ba a hugsað um hann nevndi í afrika og fiskivinnu í afrika g um eg hugsa um mann hevur trupulleikar í hesum londuni oftani við koruptión mutur men tað e tað er serði ikki serliga hugaligt at síggja at at tað eru norðurlendingar ella í hesum førnum íslandara sum vóru í nomibia og og roynd at útnýtta tað at eg ikki londin er ikki væl fyri hva heldur hendri goldi um slíkar
on fram frot takk fyri
forkvinna ál fylgulga er tað skandala tað er einki at taka um tað e eg legði bara merkir til har atso sjálvt inni á grunnir og vatnið var altso mann sá stimar mann sá nógv var omaná hvat mann kundi fáa burturúr hvat mann kundi fiska visti at kláraði at taka ímóti at tað var avmarkað hsum a nógv tað tók ímóti men men allíkavæl tóku tað ímóti nokk so nógvum og og og og tað er tað er eftir mínum tykki teir síðsta problemi í tenmum london nær at tey fáa ikki gjørt brúk av resursunum sum tey sjálvi eiga uttan fyri hurðina eg minnist at at eein eina eina periotu so komi tað einir milliónir at springarin fór í okur our bókur loyvi um at fáa fatur í in nei nei tað tað kundi mann ikki so vul teir søkja ogta vi gingið tríggjar vikur so nie á fýra arku at okur kundi fáa loyva at taka einspringara og tá vóru allir formnir forbí so tað var einki at gera við tað men men men soleiðis er biorokratiið tá ið tað eru upp á tað allarbestu
ja takk næsta røða
takk fyri frú forkvinna tað er altíð hugaligt tá ið uppskotið fáa góða viðgerð sum hetta hevur fingið í dag onkuntíð er tó lyndi til at uppskotið sum fáa forgóða viðgerð at vit plaga at siga a tey drukkun er væl vild men lat okkum vóna at at tað hesi ferð fer at síggjast á fíggjarlógini fyri komandi ár at vit aftur dúði koma aftur í góða stigman við at hækka menningarhjálpina sum vit gjørdu í menningar og neyðhjálpina sum vit gjørdu í fleiri øundir undanfarnu samgongu frú forkvinna eg ætlaði at taka fram eitt avheimsins størsti paradoksum tað er soleiðis ati í tinginum her viðgera vit tað ikksi ofta vit viðgera menningar og neyðhjálp tað er kanska einaferð um árið íí í besta føri men vit viðgera øgiliga ofta heilsuverki hjá okkum og samleikin er at ein øgiliga stórur partur av teirri byrðini ikki alt men ein stórur partur av vaksandi tørvunum ág pengum til heilsuverkið tað kemur av teimum sokallaðu vælferðarsjúkunum tað vil siga at vit eta okkum so mett og vit eru so væl fyri at vit fáa at vit blíva sjúka av tí talið av øllum møguligum vælferðarsjúkum er vaksandi og samstundis er talið í løtuni av fólki sum liva undir ekstreminu og fátækar fátæka markinum eitt strema fátækamarki verða av st

verða av ystur staðfest sum at liva fyri undir trettan krónur per persón per dag ta talið er vaksandi í løtuni men eg havi hug at bakka eitt lítið sindur aftur áðrenn korona tá vóru vit teiri fantastisku støðu at í fimmogtjúgu samanhangandi ár lækkaði talið av fólki í ekstremum fátækavága mann setti sær málini eystursetti sær málini tað mann kallaði melenium málini har mann setti sær fyri at í tvey túsund og fimtan skuldi talið av fólki í ekstremum fátækavága sum tá lá eitt stað millum eina komma seks og eina komma níggju milliardir eitt ekstremt tal so høgdu mannast at klárar seg fyri at haldast til tað at tað skuldi komið na niður í eina helvt og tá ið mann so í fimtan samtykti heims tey seytjan heimsmálini tá varð tað fyrsta málið nemliga heimsmál nummar eitt at talið av fólki í ekstremo sum liva undir ekstremum fátækadømi skuldu niður í null tað skuldu avskaffast útruddast øll lond í heiminum hava ábyrgd fyri og ikki bara vit sum plaga at ganga við seg rundu ystu litføgru broysini við teimum seytjan litunum men øll lond í heiminum hava ábyrgd fyri at avskaffa fátækadømi og ikki minst føroyar ikki minst føroyar sum telis bókstavliga við seg a hyggja eftir okkara brutlutjóra úrtøku sum millum heimsins ríkast eysturhevur heitt á heimsins lond um at lata null komma sjey ikki at bruttutjórar úrtøkmía bruttutjóðar inntøkuni sum er nakar lægri enn tær einogtjúgu milliardirnar sum føroyska brutlutjóðar úrtøkan er men við tí sum onkur annar eisini v nevnt í dag so áttu føroyar at latið á leið hundrað og tretivu milliónir krónur um árið í minsta lagi almennir føroyar tað eru tó ikki nógv lond sum liva upp til hetta málið við null komma sjey utltjóðar avbrutjóðar inntøkuni men føroyar liggur rættiliga langt undir tað sum onnur rík lond gera eitt annað stórt paradokx er ati tað eru í dag fleiri av teimum londunum í heiminum sum eru ringast fyri og sum hava størstar avbjóðingar sum hjálpa mest í tvey túsund og átjan kom ein frágreiðing frá heimsbankanum og tað var fantastiskt frú forkvinna vit skulu eisini minnast til tey góðu tíðindini tá kom ein frágreiðing sum segði tað at fyri fyri fyrstu ferð nakrantíð í heimssøguni vóru tað færri enn tíggjundi hvør borgari í hesum heiminum sumsum livdu undir ekstrema fátækamarkinum tað vil siga at mann var veruliga komin inn í eina góða gongd og so rakti korona og so rakti korona við einum sovorðnum neva sum heimurin illa hevur sæð men hvør bleiv harðastrakt av korona tað blivi akkurát tey fólkini sum eru allarringast fyri út í verðini korona hevur rakt og fram um alt kvinnurnar eystur kundi boða frá at mann kundi rokna við at korona bara fyri kvinnuni fvinnur fór at føra til at áleið hálvtrýss milliónir kvinnur blivu tvingaðar undir hetta fátræka markið altso tað vil siga liva fyri einar tíggjukrónu um dagin ella minni ella trettan krónur sum og millum hundrað og tíggju og hundrað og hálvtrýss milliónir fólk kann mann rokna við sum beinleiðis avleiðing av korona verða skumpaðir út í hetta er ekstrema fátækadømi so neyðin er so inorm at vit hava sletki møguleika fyri at rúma tí og skilja tað veruliga og tí føli eg onkur nevndi hed hjálpintrý hundrað milliónir krónur sum føroyar lótu tá ið ísland fór í heysin men tað var nú ein lán men men allíkavæl tá handlaði mann skjótt um hann segði her er eina kutlstøða hjá einum eini grannatjóð lat okkum fara út og hjálpa løgmaður nú hevur nógv fólksverið á afganistan tí tað er í afganistand hevur verið ein sjónlig kreppanýliga nog er nú men sum sagt hendan neyðin er nógva aðrastaðni enn í auganistan men tað hevði ú verið fantastiskt skt mann kundi reagerað líka skjótt og farið út og sagt nú mágu vit øll heimsins lond seta eina sera serliga játtan til hettar løgmaður var so úti og segði tað nei vit skuldu hjálpa staðnum hann hevur sagt at føroyar fara hvørki at taka flótta fólk men mann skuldu hjálpa staðnum og tí hevði eg væntað mann sá eina økta játtan á fíggjarlógini fyri næsta ár til at hjálpa staðnum men tað er so ikki og hetta við at hjálpa staðnum er eitt ógvuliga flogfii úttrygt tí at hvat er tað tá ið fólðk rýmir sín landi yvir dýrastneyð sum mann hevur ger úr aganistan nú tá ið neyðun leikar har men eisini ger nógva aðrastaðni í heiminum tí man flýggjar undan bæði kríggi og og og svongd so er tað ikki altíð gjørt at hjálpa staðnum og tí haldi eg at tá ið fólk eisini tosa um at nú skal man ikki hjálpa palistin og hvat annað verður ført fram her tí ati har kannneyðhjálpn fara skeivan veg altso neyðhjálpin fer ikki skeivan veg vistman letur teg gjøgnum teir felagsskapir sum hava ógvuliga sterkar skipanir til at tryggja at pengarnir koma ræktir fram og har eru reyðukrossir so eitt dømi um eg haldi so avgjørt at føroyar eigur at hjálpa ansa ansa væl eftir at við hjálpa ígjøgnum teir felagsskapir sum eru staðfesti kring í heiminum og sum vit kunnu hava álit á frú forkvinna ein onnur avleinur nú nevndi het her við at at tað er serliga stórum tali eru kvinnurnar sum blíva trongdar út í hetta herfátækadømi nú tí korona ger tað truplari at røkka arbeiða bíðari við málinum heimsmál nummar eitt hjá st um at avskaffa fátækadømi so er ein serliga óhugnalig avleiðing fyri ungar gentur og tað er tann at familjurnar velja at gifta gentubørninið í nógv hægri tali nú enn fyri fáum árum síðani gifta teir burtur á altforungum árum sum sum smágentur í veruleikanum tí at familjurnar hava simpultenn ikki ráð teir hava ikki mat til børnini so hetta eru alt sovorðni ting sum eru óbehagiliga at at umrøða og fáast við men sum vit sum eitt framkomuðland eisini eiga at seta miðvíst inn fyri at hjálpa uppá eg haldi sjálv at vit áttu til komandi fíggjarlóg at sett í minsta lagi tíggju milliónir av tilat hjálpa upp á tað atkuttu eyka hørðiðssøguna sum er íkomin orsakað av koronu úti í heimi og eg haldi tað er eitt sindur hugstoytt tá mann hugsar um hvussu vesturlonduni hava stríðst fyri at fáa kappsoytt sítt eygna fólk tað er væl skiljandi men tá ið mann veit at avleiðingin av at mann ikki hjálpir teimum londunum sum ikki hava ráð at skaffa koppseting til øll sini fólk avleiðingin av tí er at vit eisini her stríðast við eitt virðu som moterar skjótari og skjótari og blívur til nýggj sløg av koronavirðus tí man ikki basitobb á heimsbasis men bara hugsar um sítt egna øki fyrst og fremst so tey ríku londini akkurát sum vi eg innleiddi røðuna við at tosa um hetta her við at vit í veruleikanum nógv av okkum blíva sjúk og doyggja av at vit liva farvæl fyri at siga tað akkurát sum tað er so er tað eisini at irunið í at vit fáa øgiliga nógv størri avbjóðingar við korona tí vit ikki eru nóg skjót at hjálpa við teimum fátæku londunum at fáa koppsett sítt fólk so at tað er eg taki hesi tingini inn bara fyri at vísa á at hetta er ein øgiliga samansettur og avbjóðandi spurningur og eg haldi at vit eru so mikið rík í føroyum at vit politiskt eiga at siga at heimurin er í einari kreppustøðu p á so nógvar mátar og vit áttu at sett henna eyka játtan bæði til at stuðla undir at koppseting kann fremjast í teimum fátækstu pørtunum av heiminum at koppseting kann verða framd í øllum

hesa játtanina sum tjóðveldið skjýtur upp í hesum uppskotinum tað er gott at fólk hava fleiri av røst okkum í dag fyri at fíggja tað hevu tað verið so fíggjað í ár við einum játtanini til gransking sum annars ikki hevur verið brúkt men avbjóðingin er sjávandi at mann politiskt má finna semju um hvussu mann fíggjar eit eitt eina størri hækking áðrenni frameftir og við teimum orðum sum hava verið søgd í dag avumboðnum í veruleikanumfyri allar flokkar fólkaflokkurin vild ikki hava tað sitandi ásær hat er hann sum a fyri at hækka menningarhjálpina jamen so mu vit bara siga frú forkvinna at tá ið allir flokkarar verið uppi her í dag og allir samgonguflokkar hava vrð uppi her í dag og sagt at tey vilja hækka menningarhjálpina so vænta vit at móttøkan verður líka góð tá i tað skal atkvøðast um hatta
takk fyri ja takk her vóru nakrir
akkurát viðmerkingar hedur eggerð so væja takk fr fór kvinna eg haldi men tað nættar ikki bleiv eg mkannná at siga tað sama saman rætur men eg havi manga nevnt tað at at staðin fyri a at hesær nevndirnar sum løgtingið koyri útá at ferðast til íslandsen túr og og og fáa okkurt eta og nú london og likil hjøypnum havn og og allasta runt bara eting at at útnóðurarar inglusiv at mann fór ein túr býtt efta up var hetta tykið sog fór ein túr niður til eitt av sum londuni so sá mann hvussu nógv eropear til dømis nú eru kinesararniar komin rhenn í afrika eisini og fara avstað við við góðan ar av ágóðani men hvussu nógv yuropearir hava ráðna frá afrika yviropa so sá mann altso eg sig sjey hundrað skúrarnir ila tær pláturnar og og og hvussu tey væl bjargaði omanfyri gitú hyggja niðuri yvir hini at tað kundi kanska gjørt að heta eitt inntrygvi upp á at mann mann fekk eitt annað forstáil seg fyri hvussu
ja
jatakk bjórt samuelsen ger sovæltakk fyri frú forkvina eg haldi at tað er eitt gott hugskot hjá tingmannunum hennihold at ati onkur av løgtingsnevnduni fór og kunnaði seg um hvørjar avleiðingar tað hevur til dømis í teimum londunum har mann ikki hevur ræðiast sínam egna tilfeingi har ið mann er tað er nógv lond í heiminum sum eru ógvuliga rík men sum kortini har fólki stórur partur av fólkinum kortini er fátækt tí at mann ikki sjálvur fær inntøkurnar av tí tilfeingi sum er í landinum í fleiri førum tí at tað eru altjóða fyritøkur sum tíðliga í tíðini hava fingið fótin fyri seg og í veruleikanum súgva virðini úr landinum tað er so haldi eg ein stór avbjóðing sum føroyingar neyvan fáa loysn men vit fáa øllum loyst tað at vit kunnu vera við til at hjálpa upp á tað ekstrema fátækadømi sum eg er í løtuni og eg haldi faktiskt tað er ei forlyttekklæring fyri ríkasta partin av heiminum at mann ikki í tjúgu einogtjúgu allar tí framkomtøkni mann hevur klárar at umfordeila so frægt at fólk ikki deyggja í hungrið og tað gera tey

so er tað annika olsen eina viðmerking ja takk fyri frú forkvinna ja tað er eingin ivi um at neyðin er stór úti í heimi og uppgerðin nú sambært búskaparfrágreiðingini hjá okkum so er føroyar ríkasta land per íbúgva í europa men spurningurin er nú sigur st at mann skal brúka null komma sjey prosent av bruttutjóðarúrtøkuni sum svara til áleið hundrað og tretivu milliónir krónur av okkara fíggjarlóg til menningarhjálp flyta okur yvir til gransking so eitur talið hundrað og hálvfjerðs ella hundrað og fýrs minnist meg rætt visti mann skal fylgja teimum altjóða standardunum fyri hvussu mann skaljátta pengar til hesi økini erbjørt samuelsen sinnar til at finna út av hvat er ein rímilig upphædd fyri smærri tjóður sum føroyar og og og aðrar tjóðir sum sum eru álíknar við okum altso hvat hvat er ta fyri hvat eta fyrieitt mát okur skula leggja okkum eftir okkun vera samd um at okur sulu játta meira pengar men hvat er eitt rímiligt mark soleiðs at okkum siga nú
ja
akk bjørt samuelsen takk fyri eg haldi kanska attað er verður nevnt fleiri ferði dag at føroyingar lata øgiliga nógv úr egnum lumma og har skuldi ikki undrað meg visi mann kundi greina tað at tað e víst seg at tað ofta eru fólk sum ikki hava so ræðia nógv sum lata lutfalsliga nógv so til spurningin hál annika olsen eg nevndi míni røðu at tað eru fá lond sum lata hesi her null komma sjey prosentini av brutltjóðar inntøkuni haldi stsigur ikki bruttjóðarúrtøkni a tað eru nøkur fá sum liggja har um men eg haldi tað tey allarfaktisktu men men hin vegin so kundu vit eisini bara setta okkum niður og sagt hvat halda vit hevði verið rímiligt at vit sum heimsins ríkasta land per íbúgva sigur anikaolsen í europa hvat hevði verið rímiligt at vit lótu hvat hava vit hug at atlyfta av ábyrgd í hesum tí tað er jú ein sorgarleikur at at talið av m tað minkaði ár fyri ár sjálvt um fólkatalið heiminum vaks tað so bleiv tað minni ár fyr ár men tey seinastu árini ertað og vent fullkomiligaogongur skjótt uppeftir nú meðan korona hevur herjað
takk fyri
ja takk her vóru pálsdóttur ger so væl takk fyri forkunna eg haldi slekki tað var so býtt hugskot sum hennara gold kom við í áðni millum annað so haldi tað verið snakkað uma uttanin skal nevndar ferð til ísraels har hopi eg at hon leggur leiðina til pallsina eisini so at nevndarlimirir í uttansnevndingum síggja hvussu støðan er í pallsina nú tað er brúsagt ymisk onnur ting um pallsin her í dag meg ætlaði at spyrja bjørt samelsen um hon kann siga eitt sindur um hvønn týdning milluman hevur visti vit kunnu vera við til at hjálpa gentun at sleppa í skúla í londum sum har tað ikki er so lætt at sleppa foramat skúla
dalb einki takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger sovæl ja takk fyri tað sum er so óhugnaligt í løtuni tað er jú nettupp tað tí at korona fóri til at fatækadømi veksur skjótt í heiminum í løtuni so rakar tað serliga kvinnur serliga gentubørnini tí tað rakar alla tíðina tey sum eru ringast fyri frammanundan so eisini tann framgongdin sum var í mun til møguleikan hjá gentuna kom í skúla og og og fáa fótin fyri seg hevur fingið eitt skot fyri bógvin og tað er har vit hava eina serliga ábyrgd at royna at at hjálpa til og tað gerst ikki uttan pengar tað er í øllum førum soleiðis at sum eg nevndi so er talið av gentu børnum sum verða gift við monnum burturgiftar meðan tær ru framvegis her børn tað talið er vaksið eisini undir korona nettupp av hesi stóru neyðini so eg haldi tað er umráðandi at vit fara meira aktivt inni í hettaher hvat vil føroyar gera hvat kunnu vit gera og hetta er sum onkur segði fyrr í dag føroyar eru kanska ikki ordiliga nóg vanar við at taka fulla ábyrgd tí vit ikki era sjálvstøðugt land men vit mugu vísa at vit sum ein av ríkastu londuni í heiminum taka okkara part av ábyrgdum
takkfyrija takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og vit fara yvir til næsta punkt á skránni tað er fyrstu viðgerð av løgtingsmál einogtjúgu tvey túsund og einogtjúgu uppáh ja hatta málið varð verður beint í fíggjarnevndina vit fara nú at viðgera hetta her fyrsta hetta her uppskotið nummar einogtjúgu uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk ja fyri fólkaflokkin er tað brandur sandoy fyri javnaðarflokkin ingilíin didrigsen strøm fyri sambandsflokkin frimund rasmussen fyri tjóðveldi hervør poulstóttir og fyri framsókn bjarni kárasom petersen og fyrstur at hava orðið er brandur
tað er soleiðis at tað er javnaðarflokkurin sum hevur lagt hetta uppskotið fram sum gongur út uppá ati løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja lógaruppskot fyri løgtingið um stigvíst at stytta arbeiðsvikuna í viðmerkingunum verður róða upp undir ati uppskotsetararnir halda at tíðin er komin ati at lækka ella stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti tímum við lóg niður í sjeyogtretivu tímar í yvir eitt tíðarskeið komandi øh sjálvandi hetta er hetta fyri tað fyrsta er at siga at hetta er ikki nakað heta e ikki fyrstu ferð vit viðgera hetta í hesi tingsetuni illa í hesu si samgonguskeiðinum javnaðarflokkurin legði sama mál fram fyri einum ári síðan har sum tað málið varð felt og tað var millum annað grundað av tí at mann helt at mann manglaði nógvar útgreiningar av ø hvussu hvørja ávirkan hetta kom at hava millum annað á arbeiðsmarknaðin hvat ið hetta kom at kosta og og onnur viðurskiftir og tað er nokk sum er nú so hevur javnaðarflokkurin onkra gjørt nakrar útgreiningar av tí hvat hvat eð tað hevur á tíða hetta málið er er eitt áhugavert mál tað haldi eg fari at siga beinanvegin øtað er áhugavert at diskutera fyrimunurin vansar við atvið hvussu long í arbeiðsvikan hvussu hvussu nógv stóran part av lívinum hjá fólki í arbeiði skal øfylla

vit vita í øllum førum at verður verður arbeiðstíðin hjá okara arbeiðsmarknaði sett niður við trimum tímum so betíðir tað ati at tilsamans eitt stað millum seks og sjey prosent av tí arbeiðitíðini fólk eru til arbeiðið s verður burtur tavlsið at tað verða eini sjey seks sjey prosent minni til arbeiðis enn tey eru í dag

eg havi eg havi mín iva umum tað er soleiðis at vit fáa tað aftur í í øktum produktiviteti at fólk trúvast betri og av tí ella av tí framleiða meir vit kunn í øllum førum vit kuna í øllum førum siga at vit síggja hvør millum annað hvør tann demografiska gongdin í føroyum er í dag vit koma at upp á sigt at hava brúk fyri øgiliga nógvum hondum afturat millum annað til ati røkta okkara eldru og hetta uppskotið beinleiðis kemur at gera at tað vera færri hendur til at taka sær av teimum eldru tá ið ið mann styttir arbeiðsvikuna úr fjøruti niður í sjeyogtretivu tímar so skulu fleiri arbeiðssendir til um so er at at vit skuldu brúka nógva líka nógvar tímar per eldri fólk til dømis á ellisheiminum tað sigur seg jú sjálvt øh uttan so er at tað verður rstættað av onkrum øðrum millum annað tøkni og robottum ella hvat veit eg eg haldi bara ikki ordiligat vit eru komin har til nú vit kunnu eisini spyrja okum gsjálvi nú nú kemur hetta her um at stytta arbeiðsvikuna hvør er tann tíðin sum vit eru í nú nú í hetta kemur fram ella nú hetta málið verður reist vit hava eina tíð í dag har sum vit hava kanska eitt stað millum eitt og tvey prosent í arbeiðsloysi vit hava eina tíð í dag har vit síggja at bæði tann privata vinnan og tann almenni arbeiðsmarknaðurin skríggjar eftir arbeiðsmegi vissu vit nú fara lækka tímatalið sum fólk skal verða til arbeiðis og harvið geva teimum eina munandi lønarhækking so be tíði tað bara tað at tað verður tmankoði mangulin upp á starvsfólk vænti eg í øllum førum verður størri ennan er í dag so er tað tað hvar hvar kunnu vit so fáa hesar eyka hendurnar frá sum sum nú hendan avleiðingin verður av hesum uppskotinum um at lækka arbeiðsvikuna tað er møguligt at mann kann tvega útlendingar sum kunnu koma ati taka sær av teimum ýrestandi tímunum sum nú einaferð fara at mangla í ø men tað vísir seg eisini at vera eitt øgiligt problem at fáa fólk inn í hetta landið til at arbeiða te er ikki nevnt at fáa fólk inn í hetta landið í arbeiða og tí roynir mann nú at hyggja út um es eisini hvar finnaðu hesa arbeiðsmeguna sum vit hava sum vit hava tørv á og hvussu fáa vit eina lættari inn í

øhí tí stóru heila kunnu vit siga athesi tingini her millum annað ein stytt arbeiðsvika tað hevur jú verið arbeiðsmarknaðurnum sjálvur sum hevur í áravís avtala treytirnar fyri hvør hvør í í hvussu nógvar tímar millum annað skulu arbeiðast hevur verið ein ein ein forhandlingsspurningur nakað sum mann hevur kunnað givið av fyri at fingið okkurt annað onkur fakføløg hava gjørt tað at tey hava fingið eina styttri arbeiðstíð kanska niður í áttaogtretivu tímar níggjuogtretivu tímar sjeyogtretivu tímar men afturfyri so hava tey latið okkurt annað millum annað hava tey kanska fingið minni av eftirløn ella minni a lønarvøkstri ella onkur onnur ting tey hava keypt og tey hava selt í eini fjøruti ár summi eru komin niður í arbeiðstíð sum eg eru ikki summi eri komin upp á eitt hægri lønarstig sum eg eri ikki summ hava meiri eftirløn og summi hava minni eftirløn tað er ein ein arbeiðsmarknaðarspurningur tí er tí er mín spurningur hvat við teimum fakbólkum sum longu hava samrátt seg til eina styttri viku og goldið við ymiskum øðrum hvussu altso hava tey so samrátst forgevis í øll hesi árini er tað er tað tað sum vit siga ella ætla mann at kompensera tey sum hava latið okkurt fyri eina styttri arbeiðsviku og geva teimum okkurt okkurt afturat ella ella hvussu hvussu he er bara nakrar spurningar eg altso í útgangsstøði eri eg ikki fyrri sovit ímóti uppskotinum eg haldi at tað er sunt at diskutera tað hvat ið eg trúgvi heldur ikki at at fólkaflokkurin er ímóti tí uppskotinum eg haldi bara ati eg ivist bara í um fyri tað fyrsta so ivist í um at hetta verður verður verður samtykt eftir andstøðuuppskot eg talan við mær ivast í verðu verður verður samtykt meni men altso tað generella tað at at diskutera hvørt ein styttri arbeiðsvika fær produktivitetin upp hjá fólki í tey tíðini tey eru til arbeiðis tað er tað er intersant at

øh vit hava øgiliga stórar avbjóðingar at fáa a fólk til arbeiðis og har haldi eg ati vit hava nøkur alternativ til tað vit kunnu faktiskt gera nøkur onnur ting enn bara at fáa útlendingar til føroyar at arbeiða millum annað kunnu vit taka av fráfaringaraldurin hjá tí almenna eg haldi at vit eiga at taka av fráfaringaraldrini hjá tí almanna tað loykist ongum at koyra fólk til hús tí tey eru í einum aldri sum lógarverki sigur at tey skulu til hús altso er fólk ført fyri og hevur hug til at røkja sítt starv sjálvt tú er blivið sjeyogtrýss ella áttaogtrýs ella níggjuogtrýss inntil tú er fimmoghálvfjerðs jamen hví skalt tú ikki sleppa tað í mínari verð erta diskriminatión so kunnu vit eisini eggja gera skipanir soleiðis at eggju okkara egnu til at arbeiða meir øh millum annað fari eg at taka her fram teir útisiglarar tey fólk sum arbeiða uttanlanda kanska fimm mánaðarárunum ella seks mánaðarárunum sum koma heim og ikki hava og samfelagið ikki hevur skapt nakrar skipanir soleiðis at tey verða eggjaða at arbeiða tá ið tað er heima tað er soleiðis at fer tú til arbeiðis tá ið tú tdømis er heima tú er útsiglari ella tú arbeiðir uttanlanda tú fer til arbeiðis í føroyum tú verður brannskattaður frá fyrstu krónu av í skattum og gjøldum betalir núm kanska eini hálvfjerðs prosent í skatti beinanvegin tað er tað sigur seg sjálvt at tú fær ikki fólk til arbeiðis tá ið tú hevur sohena skipan tí haldi at tann skipanin hevur øgiliga intersant at at hugta uppá aftur til málið sum er lagt fram av javnaðarflokkinum ø fólkaflokkurin og samgongan fer sjálvandi at geva hesum málinum eina góða viðgerð akkurát tað sama sum vit gjørdu fyri einum einum ári síðan í í rættarnevndini men eg sjálvur vænti eg ikki at hetta málið verður samtykt takk fyri
takk fyri so nakrar viðmerkingar tann fyrsta er frá
hnn mern ger so væl ja takk fyri for forkvinna altso tað sum eg fekk burtur úr røðuni tað er tað at brandur sandív trýr ikki upp á at føroyingar kunna blíva effektivari í arbeiðinum við susæær fáa færru tímar í vikuna altso stytti arbeiðsviku heldur føroyingar fáa stytki í arbeiðsviku heldur so brandur sandoy ikki at teir kunna blíva effektivari allar kanningar í vegini siga tað gera tað hygg mær til danmark teir hava tað mann kann siga eina tav lægstu arbeiðsvikunum í heiminum og tæir hava nágt tann hægsta produktivitet og mikkiruk hyggi eftir arbeiðstíð og effektiviteti
takk fyri for forkvønnu
føroyingar eru heilt einastandandi raskir at arbeiða og tíma heilt ófatiliga væl at arbeiða og eg haldi at vissu bjarni hammer fekk hatta burtur úr røðuni hjá mær so so haldi eg at hann hevur misskiltað okkurt tí at tað var ikki tað sum eg segði eg konstateri at um so er at tú tekur seks prosent av tí arbeiðstíðini sum fólk ella arbeiðis í dag burtur so mangla seks prsent í til at røkja tað sum vit hava í dag tað var ein tað var ein konstatering sum haldi eg burdi verið gjørd út frá mínum talikk
koyr
carisen ger svæltakk fyri brandessandra kom inn á nøkur rættiliga áhugaverd ting í í hesun her sambandi við at er at stytta arbeiðsvikuna tað sum eg haldi eisini er nokk so áhugavert í hesum tað er t mann sigur hatta kostar millum fimmogfýrs og hálvfems milliónir um árið fyri tann almenna og tann kommunala goyran og hevur mann tá tikið tað við at vissu tey sum arbeiða í fjøruti tímars viku fara niður í sjeyogtretivu tímar so hækka tað sjálvandi lønina men men tað betíir sjálvandi tað tey sum arbeiða í niðurstetta tíð tann lønin skal væl eisini upp altso taðer væl øll løni sum skal regulerast visti soleiðisnar at tá ið tú fert frá fjørutini eri sjeyogtretivu og so skalt hava ta somu upphæddina per mánað so fær lønin hjá øllum upp og og tí haldi tað kundi verið nok sað intersant eisini í sambandi við viðgerðina at atat hugt eftir tí tað mann sigur eisini ter at at mann sigur tíggju milliónir um í í fimm ár per ár so tað hanga ikki ordiliga saman við teimum fimmogfýrtu tí haldi eg tað ver nokk so intersant at tað bleiv kannað í fíggjarnevndini
tann parturin dagbrandur
y gersovælja takk fyri viðmerkingina heðizacariasen ja tað er nemliga soleiðis at lækkar tú lækkar túbrøkið altso lækkað tú ella lækkar tú tímatalið úr fjøruti nivuri sjeyogtretivu so er tann sum arbeiði tretivu ið fór hon til fjøruti altso nul komma fimmoghálvfjerðs brøk tá ið tá ið ið ið normalurin verður sjeyogtretivu jamen so er brøkurin jú hægri enn tað null komma átta ella eitt annað sovorð so sjálv fylgirel fara lønina hjá øllum upp tá ið ið mann nú ger hetta her tmen og og tað er nemliga tann peningaspurningurin sum er í hesum her eg veit at fakfeløgini eru komin við eini greining sum sigur at hetta kostar millum lítið og einki men í mínari arbeiðselag arbeiðsgevara síðan hevur ikki ordiliga blástemplað tað arbeiði sum fakfelagsrørfelarnir komi við tí at tað er meiri ivasamt um um mann er samdur í tí a og tí tí trúgvi eg at tað skulu fleiri útgreiningar til inn bara
bara hetta takk fyri takk hervør pálsdóttir ger
gsvælafyri frú forkvinna eg ætlaði bar at viðmerkja tað brandir sand hannhann setti onkursvegna eitt sindur sor ivamálið spurnartekin við hvørt tey fakfeløguni sum hava samráð seg til styttri á arbeiðsviku um teirra samráðingar so vórðu til einkis ella fóru til einkis so hugsi at bara viðmerkja at starvsfelagi er eitt av fakfelagun sum hevur verið samráð seg til níggjuogtretivu tíma á arbeiðsviku heldur enn fjøruti tíma og tey eru eisini eitt av fakfelnum sum stendra á odda í arbeiðinu um at fáa arbeiðsvikuna at sitta við lóg so eg trúgvi ikki at at tey føla teirra samráðinga
ta hava erur til einkis takk fyri
brandursandur ger sovæl takk fyri frú forkvina takk fyri viðmerkingina hervur polsdóttir nei men tað er tað er eisini møguligt at tey ikki gera tað og tey standa aftanfyri hetta kravið um at fáa stytt arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar tað er ikki tað sum eg sigi men men tað sum eg sigi er at at at fakfeløgini hava jú givið fyri at fingið eina styttri arbeiðsviku og tí eg sigi at hetta er ov burdi verið ein ein spurningur fyri samráðingarnar á arbeiðsmarknaðinum hvat ið hvat ið mann kann samrøða seg til tá ið tað kemur til frítíð til eftirløn til arbeiðsviku og til øll hesi tingini tað burdi verið ein áleina haldi eg fyri fyri arbeiðsmarknaðin men eg veit at kottnar at vit hava eina lóg í dag sum sigur maknus fjøruti tímar aðrastaðni eg má fari niður í sjeyogtretivu tímar og tað tað eri eg klárur iðugur tí g sigi eisini at vit eru ikki fólkaflokkurin er ikki fólkaflokkurin er við upp á at hygga upp á hetta málið men eg ivist í við teimum útgreiningum sum liggja við her um tað er nokk til at hetta málið verður samt
takk fyri takk fyri so fara vit víðari í talarlistanum tað er ingilin didriksen strong sum fær orðið
vit viðgera hetta uppskotið frá okkum í javnaðarflokkinum um at stytta arbeiðsvikuna tann føroyska arbeiðsveldin hon er ein tann virknasta í europa kanska tann ein tann virkasta í heiminum og tí eru vit errin av men vit mugu renna skjótt vissu vit skulu náa alt tað sum verður vantað av okkum í dagsins samfelagi og tí verða alt ov nógv strongd nógv velja arbeiða niðursetta tíð og sostatt fáa tey eisini minni í løn føroyingar vilja arbeiða men vit vilja eisini hava tíð at vera saman við okkara kæru tí til at vera saman við børnum ommu og abbabørnum til at drekkamunn saman við teimum eldru vit hoyra ofta ella tað verður ofta ført fram serliga kanska av einum flokki her í løgtinginum at tað skal loysa seg at arbeiða men tað skal so sanniliga eisini loysa seg at liva og lívið er eisini annað enn arbeiði trýstið er høgt í dagsins samfelag og vit føla avleiðingarnar av hesum trýsstunum og tí vilja vit í javnaðarflokkinum stytta arbeiðsvikuna so vit í størri mun kunnu sameina familju og arbeiðslív fyrst í tjúgunduøld so fóru fakfeløgini at stríðast fyri eini styttri arbeiðsviku í trýssunum sum fóru vikuliga arbeiðstíðin úr áttaogfjøruti tímum niður í fimmogfjøruti tímar og frá áttaoghálvfjerðs nítjan hundrað og áttaoghálvfjerðs til fýrs so lækkaði tímatalið úr tveyogfjøruti tímum og niður í fjøruti tímar sum framvegis er galdandi tað var ein stóðrur siður fyri arbeiðaran sum vit mangan taka fyri givið í danmark varð arbeiðsvikan stytt niður í sjeyogtretivu tímar longu í hálvfems og arbeiðsvikan hevur so verið óbroytt í føroyum tey seinastu nógvu árini síðan arbeiðsvikan var stytt so er samfelagið grundleggjandi broytt vit hava til dømis fingið teldur snildtelefonir og nógva aðra tøkni arbeiðsmarknaðurin broyttur kvinnurnar eru í størri mun á arbeiðsmarknaðinum samstundis sum vinitil familjulívið eisini eru økt vit hoyrdu so seint sum í síðstu viku at fýrs túsund krónur í inntøku um mánaðin er tað sum krevst fyri at seta búgv her í høvuðsstaðnum trýstið er øgiligt og vit skulu renna øgiliga skjótt fyri at kunna fylgja við tí er pengar men pengar er so sanniliga eisini tí tí sum kundi verið brúkt saman við børnum við ommum og abbum til at skapa til at taka virknan lut samfelagsliga og liva meira burðardygt og til at hvíla nakað so grundlegd sum at hvíla so vit eru væl fyri til næsta dag nú er málið hjá okkum í javnaðarflokkinum at stytta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar við somu løn sum fyri fjøruti tímar tað merkir tríggjar tímar afturat um vikuna fyri hvønn einstaka er mann ein familja við tveimum foreldrum er hetta seks tímar tilsaman meira sum mann hevur heima hevur mann ommur og abbar eisini so er tað tríggjar tímar fyri hvønn afturat tað fer at minka strongd og økja á trivnaðar arbeiðsmarknaðinum sum heild í fleiri vinnum so síggja vit að vanliga arbeiðstíðinum nær undir trýsti stjórar sum vænta at starvsfólkini eru tøk hvønn morgun og kvøld heilsuo røktarfólk sum verða noydd at arbeiða langar náttarvaktir og undirmannaðir starvsbólkar so sum handverkarar sum mugu arbeiða á langar vaktir tí at tey mangul á arbeiðsmegini ein broyting sum hendan hon eigur at verða gjørd við lóg høvuðsargumenti mótuhesum her uppskotinum var í fjør at mann skuldi gera hettir samráðingum á arbeiðsmarknaðinum tá hoyra vit so eisini aftur í dag men søguliga so er hetta gjørt við lóg og visi vit hyggja eftir at mann skuldi gjørt hatta við samráðingum so er tað heilt ótrúliga ymiskt hvussu fakfeløgini urfyri tá ið tey fara til samráðingar hvat tey kunnu samráða seg til hvar man er á lønarskalaðanum og so framvegis tað eru fleiri góðar orsøkir til at stytta arbeiðsvikuna føroyskar kvinnur tær liggja triðjaovast í heiminum tá tað kemur til at arbeiða niðursetta tíð umleið tveyoghálvtrýss av arbeiðsvirknum kvinnum í føroyum arbeiða niðursetta tíð samanborið við trýogfjøruti einogfjøruti og átjan komma fimm prosent í norrø svøríki og finnlandi tað er nakað væl meir eisini síggja vit á tali av teimum sum gerast strongd er hækkandi í okkara parti av heiminum ein møgulig orsøk til hesi viðurskifti kann vera at tað er trupult at fáa arbeiðslív og familjulív at hanga

samanharafturat so hava vit fleiri fakfeløg heilsuhjálparfelagi stavsmannafelagið vísir á at tørvur er á stytta arbeiðsvikuna og vit vita eisini at teimum arbeiðir trýskiftisvaktir so er tað trupult at halda lóg og setanir um hvíld í sáttmála og samstundis kunna arbeiða fulla tíð

sambært einari europeiskari kanning so er tað ymiskt hvussu ynskini hjá kvinnum og monnum til arbeiðið verður eftirlíka tá ið tey fáa børn meðan kvinnur arbeiða nógv heima eisini tá tey fáa børn so endast t ofta við at maðurin hann hann fer upp
tað hevð verið ordiliga deiligt vis ingilín didreissen strøm átti orðið nú her eru fleiri fundir í gongd í tingsalinum kanska tit kundu farið út um hurðina tit sum hava so øgiliga góðan hug at tosa smáhart ingilin ditersen strøm fær orðið aftur ger so væl takk fyri ja eg veit ikki um stytta arbeiðsvikan longu er farin í gongur her í løgtinginum meðan kvinnur arbeiða nógv heima eisini tá teir fáa børn so enda tað oftast við at menn arbeiða meira arbeiðsplássinum hóast teir stóran mun eisini vilja vera meira um síni børn hetta hevur stórar avleiðingar fyri lívsinntøkuna og pensjónina hjá kvinnunum og við eini styttru arbeiðsviku so leta upp fyri at mannfólk gerast ein størri partur av lívinum hjá børnunum hjá sær tí familjan fær frælsiga skipað gerandisdagin meira sum tey ynskja í eini nýggjari kanning frá fakfelagssamsarminum heisuhjálparafelagnum og heisuraktarafelagnum sum eitur sjeyogtretivu tímar arbeiðsvika fyrimunur og vansar verður staðfest at tað eru nógvir fyrimunir við at stytta arbeiðsvikuna ein fyrimunur er at hóast fólk arbeiða styttri so verður ikki brúk fyri at seta nógv fleiri fólk í starv á almenna arbeiðsmarknaðinum at stytta vikuna tað krevur at trettan starvsfólk skulu setast afturat á almenna arbeiðsmarknaðinum vísir kanningin eisini vísa royndir og til dømis fraklandi av fólk sum arbeiddu minni enn fimmogtretivu tímar fóru null komma níggju tímar upp í tíð um vikuna í miðal vissi hetta eisini gjørdi seg galdandi í føroyum kundi mann ímynda sær at tá ið mann í takt við at mann styttir arbeiðsvikuna fara fólk at hava yvirskot og tíð til at arbeiða meir og ikki verða í so stóran mun í parttíðarstørvum frágreiðingin vísir somuleiðis at vælferðan økist heilsan verður betri og arbeiðstekgd pínað minkar tá fólk arbeiða minni tað er minnist sannlíkt at fólk slítast líka skjótt sum í dag og gevast at arbeiða áðrenn samanumtikið so meta vit at tað við støði í hagtelunum ber til at staðfesta at føroyingar vilja arbeiða men at vit eisini vilja hava tíð til at vera saman við okkara kæru ein slytting av arbeiðsvikuni hon førir ikki við sær at tann vanliga vikulønin verður mánaðarlønt fáa eisini somu løn fyri færri arbeiðstímar og harafturat vil tað merkja at fleiri av teimum sum arbeiða niðursetta tíð tey verða fullari fullum brøki tað vil siga at tey fara so ssodnasað upp í tí fáa eina nei upp í løn orsaka hetta verður ein

og fyri tey sum arbeiða fleiri enn sjeyogtretivu tímar um vikuna í privatu vinnuni so merkir hetta tey skjótari í tímaløntum starvum verða lønt fyri yvirtí hendan kanningin sum eg nevndi um sjeyogtretiv tímar á arbeiðsvikuna hon vísir eisini at útreiðslurnar av at stytta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretiu tímar á almenna arbeiðsmarknaðinum at kostnaðurin hann er mettur at verða millum fimmogfýrs og hálvfems milliónir fyri land og kommunur tilsamans og tá hevur mann ikki tikið tað við sum merkir minni strongd færrsjúkradagar betri trivnað møguliga eisini øktan efektivitet innan fyri arbeiðir sum eru á kontórum og sum eru kreativitetspaserað og so framvegis sum ikki eru innan fyri røkt og umsorganarøkið verður arbeiðsvikan so til dømis stytt yvir fimm ár so fer tað at kosta umleið tíggju milliónir um árið fyri landskassan hetta er eitt heilt annað tal enn tað sum landsstýrismaðurin fyri einum ári síðan legði fram sumvar sjey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur fyri at seta arbeiðsvikuna hetta er hervið afturvíst við hesari kanningini sum staðfestir út frá teimum tølunum sum vit hava at kostnaðurin hann er tilsamans ímillum fimmogfýrs og hálvfems milliónir krónur og ger mann t yvir tí so verður kostnaðurin lægri og hetta er tað sum vit mæla til at mann styttir arbeiðsvikuna yvir tí til dømis ein hálvan ein hálvan tíma fyri hvørt ár ella ein tíma annaðhvørt ár og soleiðis kemur niður á sjeyogtretivu tímar og hyggja vit eisini eftir hvat tað so kann fáa at siga so vísir hendan her kanningin eisini at bæði í mun tilkappingarføri og í mun til ávirkan á búskapin so fer hetta ikki at ávirka stórvegis mann ger tað í smáum kann eg fáa

er soleiðisnar at uppskotið um arbeiðsvikuna tað er eitt uppskot sum snýr seg um arbeiðsmarknað um trivnað um sálarheilsu um familjulív og um javnrætti tað er rætt at tað kostar nakað at stitta arbeiðsvikuna men í longdini so er tað dýrari at lata vera vit vilja hava eitt samfelag har tað ber til at fáa familjulívið og arbeiðslívið at hanga saman uttan at tað gongur út yvir tí fíggjarligu og sálarligu orkuna hjá føroyingunum og at enda vil siga at hetta skal sjálvandi gerast í einari trý partar av samráðing við partarnar á arbeiðsmarknaðinum fyri at fáa stutla semju um uppskotið takk fyri frá forkvina takk fyri nakrar viðmerkingar tað fyrsta frá
jónan nolsø joensen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja áhugaverd gjøgnumgongd og góðgjøgnumgongd av inginidynessem av hesum her uppskotinum sum eru eru fleiri fyrimunir enn dansar sum tað eisini verður staðfest í hesum her bóklinginum sum sum er blivin gjørdur í samband við ella áðrenn hetta her bleiv lagt fram og tað sum kritikkurin líkasum í byrjanini var tá ið tá ið tað fyrstf bleiv umrøtt tað er hett her við at tað skuldi kosta kanska e sjey hundrað milliónir blivu nevndar og hvoyrt á sínum har ein niðurstøða í hesir efrágreiðingini er at tað altso liggur um um fýrs fimmogfýrs hálvfems milliónir krónur og ati tað tá ið tað kemur tilinnan røktu heilsu og at so veru tað trettan heiltíðarstørv vit tosa um ha so tað er ikki líkasum tað er blivið líkasum burturvíst av av hesari niðurstøðuni at at tað ikki tey ekstremu tølini sum blivu nevnd í mun til at fáa hetta her sett á breddan men tað er eingin loyna at hetta er ein lívsgóðska sum sum gera at at øll fáa eina betri lívsgøðsku tá ið vit fáa líkasum hetta her setta á bredda
takk fyri frú fólkini takk
innsløn ditturhemsdreym takk fyri teg ja altso sum sagt so er tað kann mann siga fordurt at lata vera familjuna í føroyum í dag og eisini einstaklingar eru undir ótrúliga stórum trýsti vit skulu arbeiða nógv og tað er tað er gott at arbeiða nógv tað ger okkum gleði men tá tað kemur til at vist og tá ið tað eisini er eitt tíðarprest har sum mann eisini økir væntarnar um tað arbeiðið sum liggur í heiminum og har sum tað arbeiðið fer tað mesta fellur á tann eina í familjuni so er tað ikki nøktandi og vil vit hyggja eftir einari stytting av arbeiðsvikuni so er tað jú sum eg segði tríggir tímar sum mann fær afturat um vikuna og tað kann mann so hugsa sær hvat mann hevði brúkt teir tríggjar tímarnar til tað er seks tímar vit mann er tvey vaksin til dømis í einum einum húski tað hevði komið væl við hjá heilt ótrúliga nógvum familjum í dag rokni eg
takk fyri
hvarestoft ger sovæltakk frú forkvinna eg haldi tað er gott at vit diskutera hetar e haldi tað er eitt mál sum vit blíva við at diskutera men mín spurningur er nú arbeiðsloysið er so látt sum tað er í løtuni at vit mangla fólk á fleiri økjum á eldraøkjum hevur mann sær í ár at at kømir standa tón tí vit fáa ikki mannaølli tað eki nokk av starvsfólkum er hetaher tann rætta tíðin at fara at leggja enn meira trýst á arbeiðsmarknaðin tað er ringt í løtuni takk fyri frú

srmgersuvætakk fyri h ja eg haldi eg avgjørt at tað er ein relevant spurningur at spyrja og nú tá ið tá ið vit fara at mangla so nógvfólk serliga innan fyri vælferðarøki framtíðini hvat tað merkir í mun til at stitta arbeiðsvikuna og visu vit hyggja innanfyri vælferðarøki so er tað heilt ótrúliga nógv fólk sum arbeiða parttíð tey fólkini høvdu við einari stytting av arbeiðsvikuni faktiskt farið eitt eitt vet upp í løn tí at brøkurin hevði verið styttur í mun til aso taðhevð verið styttri at komið upp á á fulla tíð so í so máta er eitt ein betran fyri vælvælferðarøki o tey sum arbeiða innanfyri tað men harafturat so hevur tað jú eisini víst at vstytta vit arbeiðstíðina so er tað í í summum førum serliga í fraklandi víst vísti kanningarnar at fólk faktiskt fara upp í tí tí at mann hevur meira yvirskot til at arbeiða meira men tað er heilt sikkurt ein trupulleiki við arbeiðsloysi men eg haldi ikki at vit skulu seta okkum aftur at og ikki stytta arbeiðsvikuna av teirra orsøkini eg haldi hetta eru neyðugt stig sum vit mugu taka fyri at betra um trivnaðin bæði á arbeiðsmarknaðinum og
dvát heima hjá fólki takk fyri síðani er tað næsti at røða friðmund rasmussen
hetta er eitt áhuagvert uppskot haldi eg og eg má siga akkurát sum eg tá eg hugdi eftir hesum her so tonkti tonkti eg fyrsta viðgerð eg helt tað onnur viðgerð tí at tað eri jeegentiliga tað sama uppskotið sum varð lagt fram í fjør otað líkist so ag siga akkurát og tá vóru ymiskar

mans kan siga frágreiðingar frá ymiskum inni her bæði fyri og ímótir og men tað sum eg hugsi í hesum her

verður nokk soleiðisnar í føroyum innan eina rímiliga tíð tað rokni eg við at vit koma at sitta arbeiðsvikuna tað sama sum mann hevur gjørt aðrar sæðir spurningurin er bara

hvussu ger mann hetta her á ein hátt soleiðinar at øll kunnu liva við tí tá eg sigi tað so er tað at tað er so øgiliga nevnt tá iðeg

fæirri tímar fyri somu løn so tíðir tað at lønin verður hækkað og so er tað má man egentiliga gera seg inn á samráðingarrættin hjá fólki har sum mann hevur gjøgnum tíðina hevur samráðis se til løn við at geva okkurt afturfyri nú er hetta her øgiliga nógv basera tað kanningin sum eg verið frammi og hon hevur ølilia nógv baserað upp á tann tann almenna partin tann privati partirn er ikki verið inni vissi eg bara taki tað út frá tí daglig dagin sum eg kenni mínum privata arbeiði so viski bara taki og og síðistilta við teir donsku arbeiðskeylekararnir vit hava so er tað soleiðisnar í føroyum í dag so ta arbeiðir sumhandverkari og arbeiðsmaður so fært tú løn í í teimum vistu tú hevur fausur sum eru eru styttir ná wist kaffipausi og einum frókaspausi so fært tú so fært tú løn í tí pausini meðandanin fær ikki tað tað vil siga at tú fór til arbeiðisklokkan átta um morgunin og kemur aftur klokkan fýra danir er arbeitt sjey ein hálvan tíma føroyingurin arbeitt átta tímar hatta er bara feikta hatta rikki nakað sum kann diskutera soleiðis er tað og og so tað er øgiliga nevnt visti mnn ætlar at koyra arbeiðstytt arbeiðstíðina hjá arbeiðsfólkiog handverkaran so er tað øgiliga nevnt at gera tað er bara at taka lønina vekk úr

og og døgurðastakinum og tað er akkurátsom so sigur mann er tað tí at veruleikin er tað sum eg hugsi tað er tað at veruleikin má vera eg má vera tað at hvussu nógvar tímar arbeiðir tú um dagin mín pástand vil siga at vit vera tað at vit hava akkurát somu arbeiðstíð innan fyri arbeiðitað vanliga handverksarbeiði og arbeiðsfólk sum í sum í danmark tað er tú kom uppástandir og eg haldi meg hava nokk so gott at halda í í hasum tá tað kemur til tað almenna so er tað eitt sindur øðrvísi tí øgiliga nógvar av hesum almennu uppgávunum sum eru visti eg bara taki ta her taðaðt ta tað kemur til røykt og heilsu og onnur ting so er tað arbeiðið har sum tú ikki kanska so so nevnt kanst fara hava eina mann kasn siga eina pausu tí at tú kanst tú forstýrar ú alla tíðina og so at akkurát tann partin kanska ikki er so nemmur at hava við at gera og eg veit eisini tað at tá mann skal fáa

tú kalst tað gongur vakn gjøgnum vikuna og so fert tú arbeiða í vikuskiftinum og so skalt t arbeiða mánadag so skalt tú skalt hava hvílutíð millum nær og tú olja vatskligt at fáa tað at passa saman við sum mann arbeiði ír átta tímar tí at tú skalt kíla sos leingi so hatta eru nakrar sor praktiski spurningar sum mann má má hyggja eftir men ein partur í hesum her er taðhevur veri inni á tí eisini men tað er at spurninguri eru um ti rætta løtan beint nú at gera hetta her tá ið i tá ið arbeiðsloysið er so lítið eg veit ikki ordiliga um tað er tað rætta fara inn á diskutera tann partin tí at eg trúgvi at innan heilt nøkur heilt fá ár so trúgvi eg at vit at tað kemur eita tað sama í føroyum sum aðrastaðir við niðursettari arbeiðstíð men spurningurin er sum eg segði tað er spurningur um meir hvussu hvussu ger mann hetta tí eg skilji øgiliga væl tey feløgini sum hava ringt við at arbeiða fullan brøv sum mann kalla tað at tey halda tað at vit skulu bara stytta arbeiðsvikuna so arbeiðið tey sama tímatalið at gera nú so fáa tey meiri løn og tað skilji eg ordliga gott altso ta tað argumentið er ordiliga gott frá teirra síðu av so sleppa tey frá at altso at at visi visti mann metir at tað lønalagið for lógv so lyftir mann seg upp á tann mátan a er tað er tað er ov gott spind kann mann siga ha men visso endamálið er eitt stytt arbeiðstíðina altso visti eg roynt tað sum mann hugsar um so haldi eg tað at mann makevur far inn og eg dugi væl at síggja t tað at hetta er arbeiðsarbeiðsmarknaðurin má orðna hendan partin

skal kanska inn yvir tað tað tað skal kanska hvera trýpartarsamráðingar um hetta her tá ið tað so verður nevnt ati

eg misti eg vekt so tað nú fáa mær vatn so kanska eg klárin eg eitt sindur

nei so ati nei tað so ta i tað varðu nevnt í her beint at hetta uppskotið her beint kemur atat útloysa trettan arbeiðspláss afturat tá tað stóð í tí almenna goyrarnum tá sigir sum hin maðurin segði dazweccesmintro tað trúgvi eg lítið uppá at

tríggir tímar í tí almenna um um mvikuna útloysa var trettan størv men tað er tað sum stendur skriva og tað er tað sum er er kannað men mann kann sjálvandi hava sínar hava sínar

so eg veit ikki ordiliga hvat eg skal siga um hetta her altso vit koma so ikki at taka undir við esum saman við hesum hesum hesumher uppskotinum men men vit koma at viðgera tað sjálvandi í rættarnevndini akkurát sum vit gjørdu

og nú eru nøkur tøl sum komin á borðið sum í fjør varð forskelja onnur tøl frammi og har mmann snakkaði um nógvar hundrað milliónir nú eru onnur tøl komin á borðið so kanska mann kann fáa eitt gott kjak og eina eina góð góða útgreining av hesum her hvat ið hetta her inniber egentiliga tað at stitta arbeiðsvikuna so eg haldi ikki eg skal draga hetaher longur út meni

ger so væl takk fyri fyri forskvnna ja tað er kanska fínt at vit fáa viðgjørt hetta málið umaftur tí at vit fingu jú at vita í nevndini at tað er sum ata fyrsta sum fyri ombu rasmussen vísir á við effektivari arbeiðstíð at tað fingu vit afturvíst tey argumentini s fyri um rasmus tinamnervi kom við at arbeiðsvirkavikan í danmark er sjeytivu tímar effektiva arbeiðstíð tað bleiv afturvíst at tað ikki er rætt at tað flest førini soleiðis sum a arbeiðir tríggjar fjórðapartar av fullari ella av fullari tíð ella meir so er ein máltíð á ein hálvan tíma írokna arbeiðs síðuna og fimtan minuttir um at arbeiðir hálva tíð ella minni tað sama ger seg galdandi privata arbeiðsmarknaðinum vikki ger tað so verður tað kompenserað við tí í løn og í føroyum har varð eisini afturvíst at tað skuldu vera sjeyogtretivu komma fimm tímar effektiv arbeiðstíð tað er tað var heldur ikki rætt tað vóru fakfeløgini eisini inn og eftirvístu enn tá at í nógvum førum so á privata arbeiðsmarknaðinum so verða fólk trekt í løn hóast tey ikki hava tí tal hesa pausurnar so tað var líka

ja takk fyri ja eg minist fyr hal at tey afturvíst í dag og eg havi tí tískil havi eg havi eg kannað tað og eg eg eg arbeiði saman við nokk so nógv fólki eisini gjøgnum í danmark oyrastaðir og hetta eg setki iki so ein kilt mál a vit hava so øgiliga nógvar bólkar á fólki sum arbeiða tað eri innanfyri tað almenna tí privata og tí privata hevur nógvar ymiskar sáttmálar innan fyri nakrar soptmálar sum eg nevndi tað r soppnar sum eg arbeiði við til daglig innan fyri handverkar og arbeiðar har er tað soleiðis har at er danmark arbeiða teir sjeyð ein hálvan tíma far í dag men tey átta tíma til arbeiðis tað er bara faktað tað er mann sigur ikki full men tað er faktað tí sigur tað at te ikki so einkilt to er so ræðunógv ymiskt sum er ar sum hann hevur fingið samráðs teg til nakrar partar í løn sum hava havt frítíð inni og hava mann kann siga aðrar gáttir inni í gjøgnum arbeiðsdagin so tí er tað gott at koma at at tosa um hetta her í rættarnevndini og líkasum at fáa
og ventur sínum tingunum aftur takk fyri takk fyri tann næsta røða verður hervør pálsdóttir
ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum um at stigvíst stytta arbeiðsvikuna hetta her er ikki fyrstu ferð vit viðgera taeitt slíkt uppskot javrnaðarflokkrin hevur lagt tað fram fyrr og hetta við at stitta á arbeiðsvikuna er nakað vit hava kjakast øgiliga nógv um og taðvar eisini nógv frammi upp undir vali har fleiri av fakfeløgnum høvdu hetta sum hjartasakir nú er so átta fakfeløg komið víð einari frágreiðing um fyrimunar og fyrimunir og vansar við sjeyogtretivu tíma á arbeiðsviku eg haldi kanska at kanningin hjá teimum hon vísir á fleiri fyrimunir enn vansar eg haldi síðanisíðani seinast vit viðgjørdu t slíkt uktskot um at sita arbeiðsvikuna í løgtinginum so er tónurin nógv broyttur eg haldi at tónurin var eitt sindur ógvusligari ímóti at sita arbeiðsvikuna seinast alla vegn ígjøgnum viðgerðina eisini til aðru viðgerð enn hann er í dag tað haldi eg mnn kann gleðast um og tað er eingin ivi hjá mær í at at hetta fer at henda fyrr ella seinni fara vit at stitta arbeiðsvikuna tað er bara ein spurningur um tí tað er nógvar orsøkir til vit eiga at fara undir at stitta arbeiðsvikuna stivíst mann kann vísa á at í nítjan hundrað og áttaoghálvfjerðs tá varð arbeiðsvikan stytt úr tveyfýraogfjøruti tímun yr fjøruti tímar og tað varð eisini gjørt stigvíst hald eg era hálvur tími um árið ella okkurt svárt yvir nøkur ár og tá varð tá spáddi mann alt møguligt ringt um hvat fór at henda visti mann stitti arbeiðsvikuna men sum mann so hyggur í bakspegli so gekk tað ikki so illa sum spott var og eg trúgvi at tað er øgiliga nógv fólk sum gleðast í dag um at arbeiðsvikan ikki longur er fýraogfjøruti tímar men fjøruti og nógv sum gleða seg til at hon verður stitt niður í vit liva í einum samfelag sum milur ótrúliga skjótt tað er trupult at fáa familjulív og og arbeiðslív hanga saman tað er lítil tíð til børnini tað er lítil tíð til makan tað bleiv vístiframlívu av hesari kanningini hjá fakfeløgnm at parlaðið kann blíva betri av at stytta arbeiðsvikuna tí at mann kann fáa betri tíð til hvønn annan men strongd er eisini ein størri og størri partur av gerandisdegnum hjá fólki

at skitta um arbeiðsvikuna tað kann eisini økja um effektivitetin tað vísir seg at vit eru ikki fult so eefektiv allar tímarnar vit eru til arbeiðis á degnum av ymiskum ortyum orsøkum og tað eisini ymiskar fortreytir og grundarløg fyri ymisku størvini tað er kanska lættari at stytta arbeiðsvikuna fyri kontórsstørv tað enn tað er fyri fólk sum arbeiða skiftisvaktir tað sum kann náast á einum kontórippa fjøruti tímar kann nokk eisini náast tað uppá sjeyogtretivu tímar men tá ta kemur til røkt til dømis so er tað neyðugt at vit hava starvsfólk alla tíðina tað ber ikki til at vera um ein borgara í átta tímar upp á styttritíð enn átta tímar men í dag er støðan soleiðis at hjá teimum sum arbeiða í trýskiftisvaktum í umsorganarstørvum tey megna ikki at koma upp á fjøruti tímar um vikuna og at halda lógina um hvílutíð tað vil siga at skule arbeiða fulla viku í dag so bróta tey lógina um hvílutíð um tey ikki skulu bróta lógina um hvílutíð so koma tey ikiup á fullan brúkk harumframt so tá vit hava viðgjørt hhetta málið í rættarnevndini áður so hava avvarandi fakfelag eisini víst teir frá at teirra limir orka ikki at arbeiða fjøruti tímar tí arbeiðið er so orkukrevjandi og slítandi tey skulu renna skjótt tey hava tungar uppgávur og hava

royndir og fakleind vísa á ati vísa at tey ið hva starvast innan røkt í niðurts ettum brøki tey fara at arbeiða meira tá arbeiðsvikan verður stytt og harvið minkar tørvurin eisini í ávísan mun at seta fleiri fólk í starv

londum at tað at stitta arbeiðsvikuna kann lækka strongd tað kann lækka fráveru og sjúku eg haldi at hisin at vit snakka um hetta her við at stytta arbeiðsvikuna so sleppa vit ikki uttanum at snakka um javnstøðu tá tað og tá tað snýr seg um arbeiðsmarknaðin yvirhøvur mugu vit snakka um javnstøu tí at stytta um arbeiðsvikuna tað kemur eisini at syskja um javnstøðuna í føroyum søguliga eru tað summi størv typiskti kvinnustørv kvinnudomuneraði størv tað hevr sett lágt í lønarhaðarkinum størvini í umsorganar og barnamenningarøkinum eru størv ið eru yvir dominer av kvinnum ið eru eisini størv har lønin ofta er rættiliga lág har vaktirnar eru skiftandi har arbeiðsumstøðurnar ikki eru serliga góðar og har tað mangla ótrúliga nógvver starvsfelagar vit vita eisini í føroyum at tað era rættiliga høgt prosent av kvinnum sum arbeiða niðursetta tíð ikki netúrliga bara av ynski tí at at arbeiði lítandi orkukd ella tí mann vil hava meira tí við hús men eisini tí at tað í nógvum førum ikki sleppa upp í fullan brøk og tað gera at kvinnur eru fíggjarliga verri fyri enn menn í føroyum soeiðis typiskt tað visir eisini at nógvar kvinnur ikki ynskja ella ikki hava fullan brøk tí at tað eisini er ringt at fáa familjulívi athanga saman og alt tað ólønta arbeiðið sum kvinnur gera við hús fyllir eisini nógv aftan á arbeiðstíðat

stytta um arbeiðsvikuna hevði tí eisini hækkað arbeiðsbrøkin hjá teimum kvinnunum sum arbeiða á niðursetta tíð og tað hevði syrt um fíggjarligu javnstøðuna og tað er gott tí vit vita øll at eitt javnt og líkasela samfelag tað er gott fyri okkum øll

tað varð eisini ofta sagt tað er ikki blívn sagt í tað haldi eg men tað verður ofta sagt tá vit snakka um at sitta um arbeiðsvikuna at vit mugu ansa eftir ikki at atvestna um okkara kappingarføri altso og skilt soleiðis at eitn stytt arbeiðsvika ger okkara kappingarførur verri men visu vit hyggja eftir grannalondunum so eru arbeiðsvikan ofta styttri umframt at lønin er hægri og tá eru vit illa stilla tá tað handlar um at fáa millum annað føroyingar aftur til føroyar at arbeiða aftaná loknar lestir teir føroyingar sum hava sett búgv uttanlands tí at umstøðurnar eru verri her umframt at lønin er minni tí kunnu tey eisini gera okkum kanna tað stitta arbeiðsviglana eisini ger okkum til ein aftraktivari arbeiðsat fáa ein aktraktivar tað er eingin ivi í at vit standa við stórum samfelagsligum boytinela trupulleikum íføroyum kanst ag serliga um vit hygja eftir vælferðarøkinum vit mangla starvsfólk starvsfólkini eru simpulten ovbira tey renna ov skjótt vit útbúgva ikki nokk lønirn er óvánalig arbeiðsumsogrnar vánalig og tað eru øgiliga nógvir batar skulu til fyri at tryggja eitt gott vælferðarstøð í í framtíðini at sita arbeiðsvikuna tað er eitt av hesum batinum og eg ivist ikki í sum eg eisini segði í áðni at hetta ferð at henda fyrr ella seinni tað er bara ein spurningur um tí til politiska skipanin ger tað við lóg tað kostar sjávandi pengar kanningin sum fakfeløgin hesir átta faklin hav gjørt hon vísir at nætútreiðslurnar eru fimmogfýrs og hálvfems milliónir fyri land og og hetta uppskotið leggur upp til at mann ger tað yvir tí og ikki í einum hóggi sum mann ofta hevurbrúksmeistaran rævu kampanju og tá verður tað nevnt at mann til dømis kundi tikið ein tíma annaðhvørt ár ella hálvan tíma hvørt ár og at tað verður gjørt við pørtunum á arbeiðsmarknaðinum í føroyum hevur mann áður søguliga hevur mann minkað ella stytt arbeiðsvikuna við lóg og tí haldi eg eisini mann eigur at gera tað aftur men tað er viktigt at mann ger tað eg haldi tað verður nevnt trý partar sráðingar í uppskotinum eg haldi mann nokk burdi kallað tað fýra partarsamráðingar tá tað eru fýra ymiskir partar at sum skulu inn í arbeiði tað er landið kommunurnar arbeiðsgjevarnir og beiðstakararnir ella fakfeløgini so er tað viktit men hevur allar partar við sum tað verur gjørt smidligt men tað vs also søguliga vísa okkum at tað ikki hevur gingið so illa sum hann er spott tá i mann hevur verið stytt um arbeiðsvikuna so eg haldi ati at tað er eitt arbeiði som fái í gongd við sum vit ikki skulu stúra so nógv fyri vit fara sjálvandi at viðgera hetta uppskotið væl í rættarnevndini og at fáa allar neyðugar partar inn uppskotið snýr seg um at stytta arbeiðsvikuna fyri allan arbeiðsmarknaðin meðan tann kanningin sum vit hava snakkað nógv um og hon snýr seg bara um tan almanna arbeiðsmarknaðin sum eg havi vil siga skilt rætt so vit fara sjálvandi at taka allar partarnir inn sum eru neyðug er eisini arbeiðsgevarafelagið ogsovíðari so vit fáa lýst málið væl so vit kunnu fáa eina øgiliga góða viðgerð á sum mályr

kingar tann fyrsta frá siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað eri áhugavert sum hervur posdótturin er inni á hetta her við at viðgerðin faktisk er nokk nógv øðrvísi nú en bara seinast tað erikki itt ár síðan haldi eg ta bleiv viðgjørt og tað nú snakka fólk kanska ikki ordiliga um hetta er yvirhøvur verur til nakað at stytta arbeiðsvikuna men meira hvussu kann mann gera tað og nær kann mann gera tað og hvunn skal mann gera tað saman við og alt tað so so tað broytir hvørfalli nakað og eisini efta hertá tað kemur til kappingarføri sum altíðhevur veri brúkt sum tað sum fer at gera tað at at vissu styttru arbeiðsvikuna so verður kappingarførur verri tí produktiónin ffer niður har er tað nokk so interesant at kanska vendandi høvdið og siga tað at kappingarføri fsramøvur fer í hvørfalla at vera avhangugt av hvussu góða atgongduhøvuð á arbeiðsmegi og vissu arbeiðsvikan í føroyum eru tað longsta og lønarlagið í tað legsta so verða okur ikki tey mest aftraktivi í mun til arbeiðsmegi og tí er tað kanska nóks nógva vinna við at at at at hugsa meira seriøst um at fara íhsa tilgongdina við at
stytta arbeiðshíklu
eætakk fyri generelt er føroyski arbeiðsmarknaðurin øgiliga illa lýstir og ein munur sum eg hendi síðani seinast vit viðgjørdu hetta uppskotið og tónurin er broyttur øgiliga nógv tað er at vit hava fingið hesa kanningina sum tey átta fakfeløgnu hava gjørt tað hevur kanska verið við til ati fingið orðaskifti kanska eitt sindur seriøsari so et að vísir seg at jú meira kunning mn fa ú meira at man ær at lýsa á arbeiðsmarknaðin jú betri viðgerðir kann mann fáa av arbeiðsmarknaðinum tað sigur seg sjálvt í mun til at gera okkara arbeiðsaftraktivan ogdragandi tað sigur sg sjálvt at vit mugu tá verða í kapping við teir arbeiðsmarknaðin sum eru rundan um okkum og vit mangla øgiliga nógva arbeiðskraft men menalso arbeiðstakarar eru heldur ikki í sama á sama støði sum teir vóru fyrr har mann bara vildi hava eitt arbeiði mann vil gjarna hava eitt arbeiði sum sum er mennandi sum sum ver eina góða løn har sumanhvur góðar umstøður sum skapa trivnað mann góðtekur ikki ba eitt og hvørt og tí mugu vit eisini liva upp til ein modernaðan arbeiðsmarknaðin sum hevur
er nøktandi løn og umstøðu takk fyri
yryngilend digisenstrøym takk fyri frú forkvina eg haldi nemliga at tað var áhugavert undirella í síðstu nevndarviðgerð sum hervur postettur eisini var partur av at at vit fingu tey inn sum vóru sum vóru forsprakkarar fyri at mann stytti arbeiðsvikuna í tá í hálvfjerðsunum ella fyrstu ja síðstu trýssunum fyrst í hálvfjerðsunum og at tað tá eisini var rørt øgiligt framundir at hetta fór at fáa stórar avleiðingar fyri búskapin og fyri arbeiðsmarknaðin og so framvegis og so framvegis men dagin eftir at lógin varð samtykt so hoyrdi mann ikki meira um tað og tað vísti seg at atat at henda kollveltingin sum hetta skuldi hava við sær at hon kom ongantíð annað enn tað at fólk tey fingu meira frítíð og arbeiddu minni so eg haldi tað eru nokk so áhugavert hvussu skjótt hetta kjakið flytur seg og e heldur ikki iva um at vit heilt skjótt fara at hava eina sjeyotigu tíma
mars arbeiðsviku
herver posdettir ger sovælja eg haldi altíð ja tá ið mann ger stórar broytingar so er ofta stór mótstøða um mannmannhevur ella kemur við ræðsluretorikki um at hetta og hetta fer at henda ofta tíman kanska manglar argument fyri at atkvøða ella at arbeiða ímóti onkrum eg haldi at tað søguliga vísir okkum at ella søgundi vísir okkum at tað hevur ikki gingið so galið tá tað sitt arbeiðsvigna og eg trúgvi tað saman verður galdandi nú eisini um sjálvt um mann fer kanska at fáa eitt sindur av ræviretorikki og ræðukampanjum ímóti tí at seta arbeiðsvikuna so verður hetta framt fyrr ella seinni htað er bara ein spurningur um tí
takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður bjarni kárasom petersen
ger sovæltakk fyri frú forkvina vit viðgera eitt uppskot hjá javnaðarflokkinum har eitt uppskot til samtyktar sum heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja lógaruppskot fyri løgtingið um stivíst at stytta arbeiðsvikuna og hetta er nakað sum mann hevur gjørt fyrr mann gjørdi tað trýðst í hálvfjerðsunum meini eg bestemt tá mann fór niður á fjøruti tímar á arbeiðsviku og nú ynskir javnaðarflokkurin so at stytta htta upp aftur meira niður á sjeyogtretivu tímarni tað skal nokk roknast við at uppskotið kemur sum sum ein fylgja av tí kanningararbeiði sum nøkurfakfeløg hava gjørt har mann er komi til nakrar niðurstøður um at tað skal vera so øgiliga gott at arbeiða minni og tað er betri fyri trivnaðin og tað betri fyri strongd og nær um alt haldi eg eisini produktivitet og tað tað liggur í mínari náttúru at vera eitt sindur skeptiskur tá ið tað er so sukursøtt og ljósareytt eg havi altíð hildið at tað at arbeiða meira typiskt merkir meira produktivitetur tað noyðist ikki men tað er tað í nógvum førum og tað at hetta skal kosta so lítið egentiliga og tað krevur einki eyka starvsfólk tað tað tað ljóðar simpultenn so gott at tað tað er ringt at siga nei til hettaa her uppskotið eg giti at veruleikin er meira noanseraður enn so fyri tað fyrsta so so verðu tað millum annað nevnt at hetta skal kosta tíggju milliónir um árið og væl vitandi um at vit hava fleiri almenn vit hava fleiri starvsfólk í almenna sektorunum enn tí privata sektorunum so er tað øgiliga undarligt at hugsa sær at hetta bara fer at krevja trettan starvsfólk afturat starvsfólk sum vit egentiliga ikki hava tað komu eini búskaparfrágreiðing út fyri ikki so langari tíð síðani hahar sum deyðin stóð við durinum tí at mann fer at mangla heilsurøktarar ogog sjúkrarøktarfrøðingar og námsfrøðingar og lærarar og hvørtá sínum og taðn fyrsta reaktiónin hjá javnaðarflokkinum er at mann skal fáa fólk at arbeiða minni men tey skulu eisini fáa eina satt í fríviku men tey skulu eisini fáa meiri løn egeg skilji væl tað at tað at gera betri arbeiðskor og og lønarviðurskifti hjá einum starvsfólki kann gott gera tað meira aftraktivt hjá ungum fólki at koma inn í ta yrkisleiðina sum vit jú gjarna ynskja men eg eg havi eitt sindur ilt við at trúgva at tað i eigur at ganga út yvir tænastustøði og produktivitetin men tað er kanska bara mítt sindur skeptiska lyndi sum sum sær tað upp á tann mátan nú royndi eg fyri ikki so ræðuliga langari tíð síðani tað er kanska ein ein mánaði síðani ella so ati í ølm førðnum tá ið uppskot bleiv lagt fram tað kemur jú man brúka jú grundgevingarnar frá frá kanningini sum sum millum annað starvsfelagið heilsurøktarafelagið hevur gjørt men so havi eg eisini prøva hugt eftir aðrar kanningar sum hann hevur gjørt aðrastaðni nú nú javnaðarflokkurin verður so sum eg gjavav sær komin at hann hevur drigið eitt franskt eksempil har sum tað gongur til teirra farvør men tað eru sanniliga eisini nógvar kanningar gjørda á hesum her økinum sum í besta føri eru innkonglusivar mann hevur ikki ordiliga niðurstøður sum eru so greiðar sum hendan her sum starvsfelagið hevur gjørt mann vísir at tað hevur nakrar fyrimunir tað hevur nakrar vansarvest um hvussu mann ger tað hog eg vil ikki siga at hendan her kanningin hjá starvsfelagnum er tað heilaga orðið í hesum her málinum h eg haldi tað velst eitt sindur um umstøðurnar man skal minnast til at føroyar hevur beint nú í øllum førum tað lægsta arbeiðsloysið nakrantíð tað er fyri fyri sovítt einki arbeiðsloysi øll skríggja eftir starvsfólkum og vinnutíttleikin hevur aldrin verið hægri hann er serliga høgur hjá kvinnunum samanborið við onnur lond man hevur kanska eini tveyogfýrs prosent vinnutíttleika hjá kvinnunum sjálvt um nógv av teimum arbeiða niðursetta

øheg rokni við at tað liggur meira í tí enn hvat ið viðmerkingarnar í lógaruppskotunum leggja upp til teð giti eg eisini at javnaðarflokkurin veit øh men tað eri ikki mær fyri mær at síggja at eg ikki so ræðuliga nógv tøl um hvørjar avleiðingar eru av at stytta frá fjøruti nivir sjeyogtretivu eg havi prøvað hugt í danmark tað eru ikki serliga nógvar góðar reportur um hvussu tað hevur hilnast og heldur ikki hvørjar metingar mann gjørdi áðrenn mann gjøgnumførda í hálvfemsunum mann hevur kannað millum annað m mann veit til dømis tað at tað eru nógvar neiiligar avleiðingar av at arbeiða nógv meira enn fjøruti tímar og tað kunnu eisini koma fyrimunir av millum annað at kanska arbeiða ein dag minni men sama tímatal tatað veldst eitt sindur um umstøðunum og í eini vanligari fríari privatari skipan altso á privata arbeiðsmarknaðinum tá er tað jú nakað tað er jú nakrar niðurstøður sum arbeiðsgevarin kann gera hann kann síggja at jamen tað er sannsýniligt at framleiðslan ella produktivitetin verður hægri vis tey fáa kanska tveir tímar eyka um dagin men so fáa tey frí fríggjadagi jamen so gera vit tað og vissu starvsfólkini eru samd um tay jamen sí ger mann tað men hetta her er ein landssdekkandi skipan sum sum eg havi øgiliga ringt við at trúgva at bert fer at kosta tíggju milliónur m krónur um árið og bert ferá at krevja trettan starvsfólk afturat tað virkar so ófatiliga lítið øh tá tað er sagt so eri eg nokk so spentur at at fáa at vita hvat iðhvat iðhoyringarnar fara at vísa altso er mann samdur í teimum niðurstøðunum sum sum kanningin vísir á er mann samdur við teimum uppáhaldunum sum javnaðarflokkurin kemur við htí at í einari ideellari verð so hevði hetta jú verið fantastiskt at øll kundi bara arbeitt minni og so samstundis fproduktiviteturin upp o og so framvegis a meni men eg skal ikki vera meira skeptiskur enn so eg eg haldi hetta er í øllu førum ein intessamt teoretisk diskussión eg veit ikki um føroyska samfelagið í støðuna sum hon er nú er búgvi til at implementera hetta her men tað er avgjørts intr samttað blíva við at diskutera tað tí at søguliga sæð so hevur mann jú mann hevur jú arbeitt fýrs tímar um dagin inntil mann byrjaði at automatisera og intla fakfeløgini gjørdi krav upp á at arbeiða minni so vit vita at gongdin er tann at vit fara at arbeiða minni hog tað at altso tøknilig frambrot við framtíðini fara nokk eisini at gera vit fara iki at arbeiða yvirhøvur og so fara vit at ganga øll við universalari inntøku tað er eitt sindur ringt at spáa um meni men soleiði sum tað er nú tá ið vinnutíttleikin er øgiliga høgur og arbeiðsloysi er at kalla einki og vit vita at vit fara hava tørv á so ræðuliga nógv fleiri starvsfólk á almennu sektorunum tey næstu tjúgu árini at mann tá líkasum sum tað fyrsta fer út og sigur tey skulu hava meira løn um tey skulu arbeiða minni øh tað fær meg at undrast á um um tað er er haldført í longdini eg loyvi mæir at ivast øh tað var tað eg at siga í hesum her umfarinum takkfyri

hjaeygum samelsen eina viðmerking ger so væl ja takk fyri frú forkvinna nú sigur røðaran hetta her við athan hann haldi at máli ber seg okkurt við at mann má hava meira meira fólk arbeiða meira produktivitet fær mann men nú liva vit í einum høgt framkomnum tøkniligum samfelag og visti mann hyggur søguliga er tað so ikki rætt at nógv av teimum framstigunum sum eru komnir við hægri produktiviteti e er orsakað av tøkniligu menningini og automatiseringini og sovíðari tað er ikki bara mongd ganga tímar mongd av arbeiðsfólki tað haldi eg at at røðari nokk veit so tað er nokk eitt sindur meira noanserað enn so og so sigur hann at javnaðarflokkurin kemur fram við øllum møguligum arbeiðsmarknaðaruppskotum og ynskir bæði eitt og annað men tað hevur kanska sína orsøk í at hendan samgongan hevur ongan arbeiðsmarknaðarpolitikk og tað hava vit vit viljað gjarna og tað vildu undanfarna samgonga eisini at mann royndi at koma við ymiskum sum ymiskum sum eisini fluttu arbeiðsmarknaðin frameftir
takk
jsen gersætakk fyri frú forkvina tað er púra rætt ati at produktivitetur er ikki neytúrliga betingarur av hvussu nógvar tímar tú leggur í tað er ein grund til at vit til dømis koyra á okkara ungu í eitt fimm ára útbúgvingarskeið tí at vit rokna við at tey eru tað meira produktiv tá tey so fara á arbeiðsmarknaðin fimm ár seinni so tað er produktivitetur liggur eisini í tí kom eg við einum s hummankapitali sum liggur aftanfyri øh men tá ið tað er sagt so sum eg eisini nevndi í áðni tøknilig frambrot fara eisini at at onkursvegna leysgeva ein part av arbeiðsmegi til at gera nakað sum sum til dømis talgilding kann gera fyri okkum fyri at taka ktøki vissi mann sæst sær stórt upp á tað tað kann kanska leysgeva trý fýra prosent av arbeiðsmegini til at fara at gera okkurt annað umframt at vit hava longu nógvar skipanir sum sum halda fast upp á arbeiðsmegi sum kundi farið og gjørt nakað annað til dømis á arbeitt í heilsuøkinum og eldraøkinum og ansingarøkinum ø

una rasmussen gersovæltakk fyri ja eg haldi tað er gott at tey velja at gera eina slíka kanning og eg var eisini til framløguna men eg hugsaði sum bjarni kárason petersen eisini var inni á hetta var øgiliga søtt og og gott so men men so hugsi eg hvat heldur bjarni kárasom petersen um um tað ikki burdi verið nevnt hjá fakfeløgunum atat fara til samráðingar lønarsamráðingar við hesum vissu tað er so gott at fingið tað ígjøgnum tann vegin takk fyri
sora kári
nei bjarni kárason ger sovæl takk fyri hara formaður ja altso fyri tað fyrsta hetta er bestilt arbeiði frá fakfeløgnum sum jú egentiliga altso sum alt anná líka merkir at úrslitið fer altíð at ganga teirra veg tá eg veitikk um tað øvdu marknaðurforkanningina so væl vis seg alt ikki bara var var positivt fyri tað sum tey ynskja t tey tey kampanieraðuú við við hesum her ári fyri til dømis og tá hevði mann ikki hesi her tølini at at vísa á og tað stendra eisin til dømis at fleiri fakfeløg hava víst á at inn á heilsuøki ber ikki til at arbeiða fulla arbeiðsviku í trýskiftsvaknim uttan at bróta sáttmálað ella lógarøkinum men teir eru tann eini sáttmálaparturin altso gangið eg út frá at mann kann fara inn tann vegin í staðin fyri at fáa javnaðarflokkini at at stilla uppskotini upp fyri segtakk fyri
ja takk so eru næsti røðara í skránni og tað er
takk fyri harra formaður nú skal eg ikki eg ikki fara at tosa fyri fakfeløgini men so vítst eg minnist so var tað frammi tá ið henda kanningin kom fram at hví tað bara vara fakfeløgini sum høvdu gjørt kanningina ov hví hinir partarnir av arbeiðsmarknaðini ikki vóru við tá haldi eg tað var í miðlunum okkurt um at atatarbeiðsgevara síðan var var boðin við men tey høvdu ikki ella vóru ikki áhugað í at vera í kanningini akkurát tá eg hvussu men la tað si fara tað er so undirorðna hetta er eitt uppskot frá javnaðarflokkinum um at stytta arbeiðstíðina so líðand frá fjøruti niður í sjeyogtretivu vikur og visu vit hugsa eitt sindur kanska lyfta okkum ait piclesindur uppfrá so hevur arbeiðstíðin í føroyum verið óbroytt í fjøruti ár og mann kann siga at samfelagið føroyar er nógv broytt hesi her fjøruti árini vit eru farin kanska frá at ein stórur partur av arbeiðinum sum arbeiðinum sum bleiv gjørt á arbeiðsmarknaðinum var ídnaðarsamfelagið var meira sovorðt meira produktión tann almenni sektorin er øgiliga nógv vaksin tey síðstu fjøruti árini tí at kvinnurnar er komnaður út á arbeiðsmarknaðin og mann hevur fingið mann hevur fingið gott vælfarðarsamfelag við sjúkrahúsverki og við viðrøktarheimum og barnaansing og sovíðari so at mann kann siga at tann partuin av størvum sum eru ikki eru beinleiðis framleiðisla av einum vøru er øktur øgiliga nógv ella tann partin av arbeiðsmarknaðin í føroyum er vaksin nógv og visi mann hyggur eftir so sigur mann tað at í fleiri kanningum at meira og uppgávutekd størv mann hevur í samfelagnum minni týdning hevur arbeiðstíðin til dømis nú skal g ikki siga at alt er eri rætt í hesari kanningini men men mann vísir til kanningar sum siga ati tað er kanska fimm teir fyrstu tímarnir sum eru mest effektivir táe iman arbeiðir og tríggir til seks tímar teir tað er tað gevur meira enn átta tímar tá ið tað eru sornar uppgávu má loysir og vit vita væl at vit arbeiða innan fyri tær kreativu vinnurnar til dømis og tey økini uppgávutengd øki so arbeiðir mann heilt upp á ein annan máta í dag mann gjørdi fyrr at mann fær eina uppgávu at loysa um mann arbeiðr kanska í toymum og mann hevur einlæra dell en treingin sum sita og skal sita frá átta til fýra og gera ta uppgávuna bara fyri at perspektivera piktul eitt sindur og tað haldi eg ger eisini at mann kann siga ati at mann eisini tá man hevur kánn mann sær tað gongdina í samfelagnum so átti mann eisini at hugt eftir arbeiðsarbeiðstíðini arbeiðsvikuni og vit vita at nógv hava trupult við at fáa arbeiðslív og familjulív hanga saman vit hoyra um um trupulleikar dagliga við strongd í samfelagnum tað er bæði børn og vaksin og á børn og ung ikki kanska ikki hava tað so øiliga gott og so víðari og tað hevur sjálvandi stórar menniskjansligar avleiðingar umframt tæir fíggjarligu og vit fáa sjúkrameldingar og mistrivnað og stórt trýst á almanna heilsuverkið og eg haldi at mann kann siga at vit hava eina styrkið í tí føroyska samfelagnum tað er tað at føroyingar vilja arbeiða og føroyingar arbeiða leingi altso alt arbeiðslívð hava langt arbeiðslív og føroyingar vilja eisini hava at arbeiðslívið og familjulívið hongu saman tí síggja vit at sjálvt um vit eru tann virknasta arbeiðsfjøldin í europa og fólk arbeiða til tey eru heilt gomul so er tað ein stórur partur av arbeiðsfjøldini serliga kvinnurnar sum arbeiða niðursetta tíð og vit vita eisini at tað er tí at at tær kanska líka frá tí tí tíðini tá ið menn vóru burtur nógvar mánaðir um árið at tær eisini royna at fáa arbeiðs og familjulív hanga saman og tí arbeiða arbeiða tær minni men tað er soleiðis har tað kanska søguliga hevur verið og tað atat at fólk vilja arbeiða í einum samfelag og at tey vilja hava arbeiðs og familjulívi hanga saman tað haldi eg eru tvær stórar styrkir fyri eitt samfelagt tað er fantastiskast gott góð trygd fyri einum sterkum samfelag bæði økonomiskt og sosialt og tí haldi eg eisini at mann skal hugsa hava vit ikki eina skyldu at innrætta samfelagið alla tíðina a tann vegin at arbeiðs og familjulív kann hanga betur saman enn tað gera í dag og skulu viti onkuntíð kanska hugsa eitt sindur longur fram enn alla tíðina at at líkasum kanska renna aftaná gongdini sum vit ofta vit dáma ikki so væl broytingar í føroyum taðr helst henda henda seint og spakuliga og ofta tykist tað sum at mann kanska serliga her inni rennur aftaná tí sum fólk ynskja uttan at nevna akkurát nøkur bestemt mál ø so at eg haldi sjálv at tíðin er komin til hetta her óansæð hvør kemur við tí um að hvør flokkur er ella um tað er tí at fakfeløgini eru komin við einari kanning so haldi eg at at tíðin er komin har til at mann eigur at hyggja eftir hesum tað er eisini tí javnaðarflokkurin leggur tað fram øh visti mann hyggur eftir ungdóminum í dag so seta tey kanska onnur krøv bæði tí at altso til bæði til arbeiðslív og til familjulív til dømis eru kanningar í øðrum londum sum vísa t at fólk sum eru fødd kanska aftaná nítjan hundrað og fýrs at har er styttri arbeiðstíð meira at siga fyri tey enn at fáa hægri løn og vit síggja at eg havi ikki tøl fyri tað men men mann sær í føroyum haldi eg at nógv av hesum her væl útbúðnufólkunum sum koma heim kanska arbeiða niðursetta tíð tí at tey raðfesta eisini at fáa familjulívi at hanga saman og vit síggja í hvørfall ati at nógv av hasum kvinnum sum arbeiða niðursetta tí tað eru ikki bara meðan børnini eru smá tað er faktiskt alt lívið tey gera tað og tað kann vera tað at at lívsstílurin er við at broytast hjá fólki at fólk prioritera frítíðina eisini øgiliga nógv sjálvandi er tað avhangigt av at tey hava eina løn sum tey klárað at liva av vit vita gott at tað er nógvir bólkar sum sum hava so lágað løn at tey vilja sleppa at arbeiða meira enn ta niðursettu tíðina sum tey gera so hatta er sjálvandi ymiskir bólkar í samfelagnum tey tey ungu sum kanska hava góða útbúgving og hava ráð ella ella velja ein annan lívsstøðil har mann kanska ikki er so materiellur tað er nakað heilt annað enn tey sum tey sum hava æk nærmast eru eru fátøk og hava tað trupult at fá endarnir røkka saman tí tey ikki sleppa at arbeiða meira enn enn hesar her enn hendan her lágar brøkin so sjálvandi er tað nógv ymiskt í samfelagnum sum peikar í ymsar rættingar men eg haldi at vit eiga at at hyggja eitt sindur eftir ella vit eiga at fara inn í hetta her at at broyta arbeiðstíðina øh eg nevndi hetta her við ati í hesari kanningini verður tað sagt hetta her við at at tað eru hetta her við at arbeiða effektivari tað er ikki tað sær man ikki beinleiðis tá ið arbeiðstíðin styttist vistað er innan fyri røkt og heilsu undirvísing og barnamenning men vinningurin her er kanska tað sum onnur hava verið inni á at tað gerst meira lokkandi arbeiði innan fyri hesi økini tí at tað er kanska kanska eitt hart trýst oftani innan fyri hasi økini og mann sær til dømis ein ein greiðan samanhangur millum av vistmann at vismann arbeiðir nógv so kann mann gera mistøk og tað sær mann innan fyri hesi økini so at tað kann vera ein fyrimunur at tað er meira lokkandi arbeiða um arbeiðssíðin verður stytt og vit kappast við til dømis danmark at fáa røktar og heilsu starvsfólk og innan fyri vælferðarøkini og tað at arbeiðstíðin er styktri har kann gott gera tað at at um vit fara saman veg so tiltrekkja vit kanska fólk til hetta økið ella fólk koma heim og vilja arbeiði innan fyri hetta øki so at at har er er ein annað er aðrur fyrimunur enn akkurát tað at tað blívu effektivar og tað skal jú væl saktans heldur seg alt snúgva seg um effektivitet tað verður eisini sagt her at mann hevur sæð í øðrum londum at at tey sum arbeiða niðursett á tí at tey fara upp í brøki tá ið tá ið arbeiðstíðin verður verður stytt og tað verður eisini sagt at ein fortreyt fyri at mann skal fáa ágóðan av hesum er at at mann fær rætt at arbeiða fulla tíð innan fyri hesi økini og tað haldi vit eisini hava sæð ella hoyrt at tað er nógv innan fyri heilsuumsorganarøkini sum ynskja at fáa rætt til arbeiða á fulla tíð eg haldi tað var heilsuhjálparfelagið sum nevndi at miðallønin hjá teirra limum var sekstan túsund krónur um mánaðin og tað er ikki nógv at liva fyrri tí at tey arbeiddu so lágan brøk ha og tað kemur millum annað eisini hava tey ikki sleppa at arbeiða meir so tíðin gongur øgiliga skjótt men tað sum eg vildi royna at siga við hesum her var at eg haldi at vit skulu vera eitt sindur progressiv og onkuntíð og og hugsað at samfelagið er broytt so nógv hesi fjøruti árini at tíðin er so sanniliga eisini komin til at hyggja eftir arbeiðstíðini og at at tay eru eg skal ikki siga at tað bara eru fyrimunir men tað eru absolutt nakrir fyrimunir sum hevði verið gott fyri okkum at okkum sum samfelag fingið visu vit ynskja at til dømis at arbeiðis og familju skal hanga betri saman enn tað gera í dag hjá teimum allarflestu takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er tað jóhannes joensen ger
takk fyri harra formaður bara lítið íkast til kjakið um ella uppskot um arbeiðsvikuna hjá okkum att stytta hana eh eg hugsi meira tað at at spurningurin er um vit arbeiða fyri at liva ella liva fyri at arbeiða og vsviteru soleiðis háttaði at vit vilja arbeiða fyri at liva og hava eitt gott lív og eitt lív í innihaldi og dygd so haldi eg ikki at vit skulu virka samfelagið eftir at vit liva lívi fyri at arbeiða og tað er tað sum eg føli at vit gera for nógv vit byggja okkara lív upp á at arbeiðið skal vera fjøruti tímar helst so nógv sum møguligt so vit eru so røsk og kunnu vísa tað at vit úta til hava eina tilveru sum er perfekt men tað er hon ikki vit fáa í nógvum førum fáa fólk ikki tilvarin hanga saman tí krøvini og annað er slett ikki á sama støði sum dað vara fyri fjøruti árum síðani og tað vita vit bara frítíðarlovið er ótrúliga nógv broytt og krevur at vit eru til staðar øðiliga nógv meira enn vit vóru fyrr tá eg hugsi um eg havi altíð hug til at nevna ella samanseta við skúla kenni eg væl til skúlaviðurskiftir har snakkar mann alvorliga nú um at stytta skúladagin sum eghaldi er sera skilagott tí mann meina at næmingar er ov nógv ir skúla teir hava ikki altso effektiviteturin í skúlanum minkar aftaná sætta tíma ella aftan á fimtan tíma tað er ávíst eisini sigur mann tað at at næmingar eisini hava ov nógv nógvar lærugreinir tú hevur ov nógvar lærugreinir tú fært tað samanbortur úr seks lærugreinir sum tú fært til dømis tú kundi fingið tað samanburtú fr einum fýra fýra tímun staði fyrig seks tímum og sjálvum lærugreinm tá mann sigur tað so er tað tí at mann heldur tað at effektiviteturin er meira eittanastað niðri á fýra tímum og ikki t seð uppi á seks tímun tahvlsa at tú far meir burtur úr hvørjum tíma tað ljóðar øgilga skilagott so eg hugsi eg eisini at sama arbeiðsmarknaðin tað má væl vera soleiðis at vit fáa mest burtur úr eittannastað man konn væl máta eittlana stað hvar vitð er mest effektivt og tað er sjávandi ymiskt millum frá arbeiðsplássi og arbeiðspláss arbeiðsdag og tað hava nógvir privatir arbeiðsgevair longu funnið útav hava longu stytt arbeiðshíðna vikuna niður hjá starvsfólkunum eg veit til dømis a handverkarar teir fleiri at gera tað ela hnn vers meistar at gera tað at tey geva arbeiðsfólkunum frí hálvgum tólv fríggjadag tað sig ta arbeiði ikkiat hann dugar fríggjadag og tað e bæði fyri trivnað og eisini tí at mann sær at efektivitetin seinnapartin frígjadag er nógv minni hurðin og arbeiðsgleðin er nógv minni eieg eg hugsi at tað sama tá mann hugsar um tað buri eisini verið samanverið galdandi innan fyri tað almenna at mann hyggur eftir hvat hvat er skilabest at gera í hesum førinum meini egt tað er fínt og skilagott at mann stivíst lækkar arbeiðsvikuna o vit snakka ikki um at gera tað í einum hoyggi við e snakka um at gerata stigvíst soleiðis at kostnaðurin verður javnur gjøgnum fleiri ár og tá ið kanningar vísa at tíggju milliónir um árið er tann samlaði kostnaðurin so haldi eg ikki at vit skulu vera bangin fyri tí hetta kemur eisini at løna seg inn aftur á nógvum øðrum økjum og tey barametrini kunnuvit ikki máta her og nú men eg trúgvi fyri framtíðina so kemur tað at máta la ella vísa seg at trivnaðurin verður betri á nógvum økjum og tí koma vit at vinna pengarnir inn aftur við minni strongd og og o arbeiðsglæðin verður betur og familjulívið er eisini sterkari og vit fáa man kann siga atað uppástandi men men eg eg eg vænti at í framtíðini vit fara at síggja ta á nógvum ymiskum parametrum serliga familjuna so er tað tað hvussu kann mann vísa á at tann tíðin sum mann so ikki arbeiðir at mann so hevur hanna ella manmann brúka tíðina saman við børnunum og saman vð familjuni tað er so aftur tað tað má honn so bara tað kann tal efirtektar at at at at familjan seppur at stýra tí sjálv men eg vænti at tæir flestu familjurnar tey flestu sum arbeiða íum arbeiðsmarknaðin at tey fara at brúka tíðina saman við familjuni hjá sær fyrst og fremst og saman við børnunm hjá sær eg havikki nógva tíð av at røða í men eg hugsaði bara at nevna hesi her hesa samanberingina við at at tá vit hava børn nógva stovnir í skúlum langa tíð og vit síggja at meiningin eru ikki ordliga ti staðar nú so eia vit eisini at síggja tað at meiningin má helur ikki vera tað at vit bara arbeiða okkum í hel men at vit brúka tíðina skilagott meðan vit liva so eisar arbeiðslív og familjulív hongur saman
ja síðani er tað aksel
johannesen sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður í nítjan hundrað og trýss og hálvfjerðsárunum tá varð arbeiðsvikan í føroyum stytt úr áttaogfjøruti tímum og niður í fjøruti tímar og tað hendi eisini í soma sama tíðarskeiði aðrastaðnis í heiminum í vesturheiminum og í londunum rundanum okkum og

og og tað tað sum hent síðani tað er at aðrastaðnis rundan um okkum í grannalondunum eisini týsklandi og í fraklandi so hevur mann stytt arbeiðsvikuna enn longur mann sittan niður í sjeyogtivretivu ella fimmogtretivu tímar men seinastu fjøruti árini so hevur arbeiðsvikan verið broytt óbroytt her í føroyum hetta hóast vit vita at starvsfólkini á sjúkrahúsum og eldrasambýlum av dagstovnume aðrastaðnis renna skjótari enn nakrantíð at tey arbeiða harðari enn nakrantíð at hvør einastu arbeiðarir við tøgniligur framgonguni framleiðir meira í dag enn hann gjørdi fyrr at krøvini á arbeiðsmarknaðinum gerast fleiri at trýstið er ótrúliga høgt og samfelagskjólini mala við fullari ferð og vit vita at hetta trýstið í størri mun enn áður ávirkar sálarheilsu trivnað og kropsliga heilsu og vit vita eisini at serliga nógvar kvinnur í føroyum arbeiða niðursetta tíð summar tí tær ynskja tað ella tí tær ilt við at fáa arbeiðslív og familjulív at hanga saman aðrar tí teir ikki sleppa upp í fulla tíð um vit stytta arbeiðsvikuna verða tað fleiri í nærkast fullari tíð fáa hægri arbeiðsbrøk og harvið eina lønarhækkan tímalønt í privatu vinnuni kunnu arbeiða sjeyogtretivu tímar fyri somu løn sum tey í dag fáa fy fjøruti tímar og teð kunnu framvegis arbeiða fjøruti tímar um tey vilja tað men verða lønt fyri yvirtíð eftir sjeyogtretivu tímar kanningar og royndir aðrastaðni vísa allar at efektiviteturin og trivnaðurin økist at starvsfólk hava færri sjúkradagar færri sjúkameldingar og færri ið gerast langtíðar sjúku tí vilja vit í javnaðarflokkinum taka fakfeløgini fyri fult sum leingi hava rødd var sgóð vit vilja eisini taka tey fyri fult sum arbeiða innan heilsu og sjúkraøki sum siga at tað ber ikki til at arbeiða fulla arbeiðsviku í trý skiftisvaktum uttan at bróta sáttmála ella lóg á økinum og vit vilja gera tað lættari hjá arbeiðsfólki g familjum sum renna skjótari og skjótari fyri at fáa gerandisdagin at hanga saman fyri at fáa tíð til familjuna og til børnini

og vit í javnaðarflokkunum halda at tíðin nú er komin har til at vit gera tað lættari at sameina arbeiðslív og familjulív javnðarflokunm heldur eisini at tíðin er komin har til at vit gera tað lættari hjá øllum teimum sum hvønn dag fara til arbeiðis í føroyum tí halda vit tað er skilagott at stitta arbeiðsvikuna úr fjøruti tímum niður í sjeyogtretivu tímar yvir nøkur ár uttan at starvsfólk skulu fara niður í løn tí hetta snýr seg hóast alt um verkafólk vaskifólk heilsuhjálparar heilsurøktarar og sjúkrarøktarfrøðingar tað snýr seg um lærarar námsfrøðingar og arbeiðarar og tað snýr seg um barnafamiljur stakar uppihaldar og síðsta enda um børnuni at vit kunnu hava meira tíð saman við okkara børnum tað varð settur nógvir kritiskir spurningar í sambandi við við at stytta arbeiðsvikuna og tað er sjálvandi í lagi mann kal vera kritiskur meni millum annað er ein kritisku spurningur at tar koma at mangla nógv starvsfólk men starvsfelagið hevur gjørt eina kanning sum sigur tað inanfyrð tað almenna nú tosa eg bar infyrð ta almenna so koma tað verða brúk fyri trettan fleiri starvsfólkum um at stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti tímum niður í sjeyogtretivu tímum men tá skulu vi minnast til tá tað kemur til arbeiðsmegi so eru vit í kapping við okkara grannalond um arbeiðsmegina um føroyingar sum velja arbeiða aðrastaðnis ela búseta seg í danmark íslandi ella aðrastaðnis rundan um okkum at tað vit var í meira kappingarførum tað arbeiðsmegina um stytta arbeiðsvikuna tí tað snýr seg ikki bara um pengar og løn tað snýr seg eisini um hvuss nóva tímar vit arbeiða hvusunógva tímar vit hava til familjuna og til frítíð hsomuleiðis so er tað soleiðis at sagt sum umsorganarøkini so arbeiðir ein rættiliga stórur partur er løniner ofta lág við at stytta arbeiðsvikuna at fáa tey eina hægri arbeiðsbrøk harvið fara teir upp í løn og tá tey fara upp í løn so kann tað vera at tað eru fleiri sum velja at arbeiða innanfyri tey økini sum vit hava so stóran tørv á innanfyri kjarnu vælferð og á tann hátt kunnu vit fáa nøgtar tørvin í framtíðini sum sær út til at vera ein stór avbjóðing nú ja øh eisini verður víst á at kappingarførari kann gerast verri hjá okkum í føroyum stytta arbeiðsvikuna tað hevur hvussu ikki víst seg aðrastaðnis har men ein stytta arbeiðsvikuna vísa seg at kappingarføri hjá teimum londunum hevur ikki verið verri enn tað var frammanundan kanningar ærastans vísa eisini at tað vr stytt á arbeiðsvikuna so erða vit meira effektiv nú ger eitt sindur annað upp á hvørjar vinnur mann arbeiðir í og hvussu hvat er frá arbei mann ger men tað vísir seg at vit vera meira effektiv og nógvastaðnis klára vit at framleiða tað sama uppá sjeyogtretivu tímar sum upp á fjøruti tímar

tað ikki sjávn eit annaðupá hvat rá arbeiði ter men kann e ikki gera øll arbeiði yvir eini kamb øh og fyri arbeiðsgevaran so kann mann fáa tað sama framleitt sum evið fjøruti tímum men seg minnast til tá mann arbeiðir eitt sindur styttri so sparir arbeiðsgevarin eisini nakrar millum anað so vit taka eitt eitt eitt flakavirki sum brúkar kanska nógv til olju og el er tað tríggjar tímar minni opið um um vikuna ja so brúkar m man tríggjar tímar minni til olju og el og aðrar útreiðslur sum fylgja við rakstrinum so tað er ein ávís sparing í tí eisini og ikki bara ein eyka útreiðsla og kanninkanningin hjá starvsfelagnum vísir tað fyri land og kommunur kostar tað at stytta arbeiðsvikuna úr fjørutin er sjeyogtretivu tímar eitt stað millum fýrs og hálvfems milliónir krónur altso hyvir fyri land og kommunur uppskotið já javnaflokki sil vit skuldu gera atð her yvir nøkur ár siga vit tað vitur gjørt her ír fimm seks ár so tosa vit um sirka átta tíggju milliónir um árið fyri land og syrka átta tíggju milliónir fyri kommunur árliga tað er pengar men tað er ikki so nógvir pengar at a at tað ikki er møguligt at veruligani fremja tað í verki og vit halda at tað veruliga tíðin er komin hartil at at vit fáa eitt betri samanhang millum arbeiðslív og familjulív tí tíverri sum mugu staðfesta tað at tað hendir í føroyum sum nógva aðrastaðnis at at nógvar familjur hava trupult at fáa arbeiðslív og familjulívi at hanga saman og tað er kanska nakar við tair broytingar sum vera í samfelagnum seinastu fjøruti o hálvtrýss árini at nú eru bæði kynini aktiv ág arbeiðsmarknaðinum og tað er ættiliga nógv nógv frítíðarvirksemi og so framvegis nógv at fara til at ta er ætiliga nógv sum hava trupult at fáa familjulív og arbeiðslív a hanga saman og tað vísir tíverri ikki bara vaksin fólk sum verð rakt asdress men eisini rættiliga nógv børn og ungdómar sum fáa sálarligar sjúkur og og so framvegis ogtað er kanska ein orsøk til at vit ikki hava nóg nógva tíð til hvønn annan og til familjuna og til børnini hjá okkum so eg vóni at løgtingið fer at geva it ina góða viðgerð og helst samtykki uppskot
takk fyri havnar ja leikur tað er ein viðmerking jóhannes
takfyriharar formaður ja nú kan hanhgsa sær kanska at tingfólk hava for langan arbeiðsdag tí tey flestu eru farin heim mene tað er kanska tíð uppá stytta arbeiðsvikuna men eg hugsi at at tá mann snakkað um at stytta arbeiðsvikuna og í stigum so kundi mann eftirmet hvørja ferð hvørja ferð mann mann tekur eitt stig at mann eftirmetir bæði vansar og fyrimunur so at mann ikki er so bangin fyri at mann mann ger ti í stigim at mann dugir at eftirmeta tað og hyggja at hvat batarar hendi
takk fyri
kseljansenat kanningar frá øðrum londum vísa nettupp at fyri tað skal eydnast væl so evr tað av týdning mat ikki gera tað í einum hóyggi men hann gerta í stigum yvir yvir eitt ávíst áramál og tað sum tað e lekur upp til fjá javnaðarflokki ta er tað t vit gera tað við lóg orsøkin suvi skulugera tað við lóg tað er tí at man verðir galdandi fyri alla arbeiðsmarknaðin soleis ikki at nøkur sum fáa styttri í arbeiðsviku og onnur ikki fáa tað men tá vit gera tað so eiga atit t taka partarn av arbiðsmarknaðin inn soleiðis at vit gera tað í sáttu semjipartarnraá arbeiðsmarknaðini soleiðis at ikki um vit skuldu gera tað hvussu tað verður gjørt soleiðis at eg væl fyrireikað og fyri ak eydnast væl hevur tað næn týdning at eg væl fyrireika og tá má mann taka partarnir íbeiðs

takk fyri harra formaður tað er uppskot frá javnaðarflokkinum um at stytta arbeiðsvikuna øh onkur heldur at hon er longu stytt her inni men tað er nó ikki eg ivist ikki í at hetta her við at stytta arbeiðsvikuna er eitt mál sum mann má taka í álvara tí at eg haldi at eisini kjakið í dag hevur víst at hetta her er eitt mál sum fer at koma sjálvt um tað ikki er so einfalt og sjálvt um taðer nakað sum sjálvandi má umrøða saman við nógvum pørtum nú spyr mann ikki meira um hetta er nakað mann skal gera men mann diskutera meira nær og hvussu og skal tað gerast í stigin og hvør skal vera við íhesi samráðingini og so víðari so so eg haldi at tað e nokk sum tala fyri at innan fyri nøkur fá ár so er er hetta veruleiki hetta er sjálvandi eitt arbeiðsmarknaðarmál sum sjálvandi skal eisini takast upp við teir partar sum er arbeiðsmarknaðin men hetta er eisini eitt mál sum skal skapa betri samanhang ímillum familjulív og arbeiðslív og mín ingansvinkul til hetta her við arbeiðstíðini er sjálvandi eisini tað at hyggja eftir umstøðunum sum okkara børn hava at mann fær betri tíð til at vera saman við sínum børnum ø og visti mann hyggur eftir okra arbeiðsviku so er hon fjøruti tímar og í føroyum er tað hava familjurnar flestu børn visti mann hyggur eftir øllmogra grannalondum so eru tað flestu børn í teimum føroysku familjunum og tað er eisini tann hægsti vtíttleikin og vissu foreldrini hava ein arbeiðsdag upp á átta tímar so hava børnini ein dag úti upp á níggju tímar og tað er sjálvandi ein langur dagur eisini hjá smábørnum og umstøðurnar hjá ungum familjum kenna okkur gott at tað er ótrúliga dýrt at seta búgv sum mann má arbeiða nógv fyri yvirhøvur at klára tað visti mann yvirhøvur klárar næstan at seta búgv soleis sum tað sær út nú okur hava nógvar pressaðar familjur og okur hoyra nógv um mistrivnað og strongd ímillum bæði familjur og eisini smábørn og eg haldi faktiskt tað at ungar barnafamiljur er tann bólkurin sum tey síðstu árini er farin al for nógv u bakgrundina tá ið mann hevur diskutera her inni mann gjørt eilja nógv átøk fyri nógvar samfelagsbólkar men akkurát tann bólkurin haldi eg stendur fyri turni tí at tey sita so harðtsperd hetta er sjálvandi eit mál sum skal viðgerast við partarnar á arbeiðsmarknaðin arbeiðsmarknaðinin tað verður víst á at hetta er fyri tann almenna arbeiðsmarknaðin og sjálvandi tá ið mann ið einaferð fer at finna eina loysn sum má hon vera fyri allan arbeiðsmarknaðin tí vist ta verður bara fyri tann almennam ikki tann privata so fer tað sjálvandi at verða sagt tað at so er tað tey privatu sum koma at betala fyri at tey alment lyntu fara at hava frí tað kemur held ikki at ganga so eg trúgvi at tá ið mann ferð har til so verður tað nakað sum øll fara at vera felagssom eg síggi nógvar fyrimunir í hesum uppskotunum eitt er tað lønarmessia at tað eru nakrir starvsbólkar sum koma at fara upp í løn tí tað er nógv sum arbeiða í niðursettum brøki og tað feri serliga at vera fyrimunir fyri kvinnur og tað er eisini víst á at har sum mann hevur sett arbeiðstína niður har hava tað verið fleiri sum hava verið viðlur til atarbeiða meira sjálvandi hevr tað eisini týdning fyri heilsu sálarheilsu og annað men tað hevur stóran týdning fyri okara børn og eg haldi eisini t hevur týdning fyri rekrotering til okra vælferðar øki stóran týdning fyri akkurát tað sjálvandi eru eisini avbjóðingar hesum uppskotunum akkurt sum í øllum øðrum og tað er so tað starvsfólkatrotið sum er og eisini tað at har sum tað eru arbeiðir í vaktum altso har sum tú skalt dekka

har útloysta sjálvandi fleiri størv tað verður øgiliga nogv tikið fram ofta um hetta her við kappingarføri men eg haldi at tað er neyðugt at hugsa kappingarførið kanska itt sidur breiðari sum tað vist tú ikki hevur nokk av starvsfólki til at røkta tæri tað arbeiðir sum sum liggja fyri framman so fær mann ikki at vera kappingarførur og hevur tú eina longri í arbeiðsviku enn øll grannalondini og eitt lønarlag sum liggur leðri so fert tú eisini at fáa avbjóðingar og í dag vita okur at okur klára ikki at halda sáttmálar á økinum innan innan fyri hvørfall innan fyri trýskiftivaktir har tú hevur við altso heilsu starvsfólkini klára ikki at a halda teir sáttmálarnar visti tú skalt arbeiða fulla tíð tað er ein øgiliga stór strongd innan fyri ta økið og visti mann tekur tað eitt skrift víðari so veit mann eisini tað at tað økir um risikoina fyri feilum ofeilviðgerðum og tað er nokk so álvarsamt eg haldi at ti rætt at mann fer undir hesa tilgongdina saman við pørtunum tá ið rættarnevndin viðgjørdi hetta seinast tað bleiv tað vísta á at teimum lekkaðu arbeiðstíðina seinast og fýrs tá bleiv tað spott at tað fór at gera okra støða eiliga nógv verri men at søgan hevur víst okkum at tað bleiv tað faktiskt ikki so at mann hevur gjørt tað fyrr og tað hevur riggað og hini londini havdu gjørt tað og tað hvur fer eisini at riga í føroyum men tað skal sjálvandi gerast vi skilið og við teimum sum vara av eisini á arbeiðsmarknaðinum takk fyri

aksel johanesen eina viðmerking ja takk fyri harra formaður eri samdur við siri stenberg at tað kemur lætta um hjá øllum teimum sum virkjun arbeiðsmarknaðunum og kanska serliga teimum sum arbeiða í trýskiftis vaktum har tað rættiliga trupult og tungt at arbeiða í fjøruti tímar umvikuna ov nógv arbeiða niðursetta tíð og ikki minst tað sum sigur stenberg inni a at fyri okkara børn altso visstu tíverri vísa seg at vit kanska vit vaksni hava lítla tíð til okkara børn og stitta vit iðarbeiðsvigninir í sjeyogtretivu tímar sum fáa sum mamman tríggjar tímar og pápin trígjar tímar meira frítíð sum kuu kundu brúkast haman børnum annars haldi eg sambandsflokkur var itt sindur skeptiskur ímóti hesum uppskotinum a tytta arbeiðsvikuna men tað sær kanst sal út til tey hava stytt arbeiðsvikuna fyri seg sjálviog
ser
syristenberd takk fyri harra formaður ja tað er tað at tað kanska skundað sær heim til børnini foreldur arbeiða hart í dag kanska ikki øll líka hart men taðr erskifrtir vakt eingin ivi um tað at tað er so at siga ómøguligt tú kanst ikki halda sáttmálarnar í dag og at hava eitt arbeiði har tú skal hava vaktir sum eru í átta tímar tað er anstreingjandi og tú skal skifta røttu meg alla tíðina og visti mann skal liva upp til tað sum mann ellars mælir til innan fyri tann sektorin so skalt tú faktiskt nógv longur niður enn sjeyogtretivn tímar arbeiðsviku tað tað er so eitt heilt annað mál aftur men visti tú skal tað so so so noyðist tú at fara víðari so at fara niður á sjeyogtreð tímar fyri fyrst tð er tað einasta rætta ellars fara okur slettki at kunna rekrotera fólk inn til vælferðartænasturnar og tá setur mann eisini faktisk vælferðina í váða visi mann ikki ger nakað eisinivið arbeiðstíðina tað eri ikki
kilva óm takk fyri jóhannes
juensenkann eg brúkar mann eisini at tað at starvt gott trot er eitt ein ein máti at siga men vit kundu ikki samtykkja uppskotið men isu mn hyggur eftir starvsfólkt trotinum so er tað ikki bara tí at at mann manglar fólk tað er eisini tí at arbeiðsumstøður og lønin ikki særa til á økinum viðst mann til dømis koyrdi lønina hjá heilsuhjáltanfrnmupá hálvtrýss túsund g mánaðin so rokni vit at vera fult av arbeiðsfólki

siri steinberg takk fyri teirar formaður ja tað er eingin ivi um tað at okkara stórt starvsfólk afturat og har betýðir tað eisini nakað at fáa lønina upp tað betýðir rættiliga nógv tað betýðir eisini nakað at fáa útbúgvi fleiri tað betýðir eisini nakað at okkara arbeiða minni at hava góðar møguleikar eftir at útbúgva seg og onkur feløg hava havt teg framúmi við at fáa at mann kann útbúgva seg við løn altso ov nógv mann kann gera so hetta heri við at minka um arbeiðstíðina haldi eg faktiskt at síggja sum ein ein nógv størri liður í eisini at fáa alt okkara vælferðarøki at koyra tí at tað er eingin ivi um tað at ger mann einki altso okkurt síggja hvussu ringt er í dag so verður tað so nógv nógv nógv verri altso mann snakka um minimum sær mann kundi ikki hava opið tí tað var verkvæl men eftir hondini fer mann ikki at kunna hava opið nógvastaðni tí mann

takk fyri harra formaður ja vit viðgera so aftur hetta her málið um at stita arbeiðsvikuna og tjóðveldið hevur í seinastuni brúkt nógva tíð upp á arbeiðsmarknaðarmál vit hava fingið gjørt eina størri greining sum snýr seg um hetta her við tá vit tikja útgav støði í í lønunum hjá limunum í fýra teimum fakfeløgunum sum kunnu metast at liggja í tí lægra endanum tað kemur til viðgerar í morgin ta tann tað uppskotið til eina heildarætlan fyri at tryggja vælferðarstørvini í framtíðini og sjálvandi hongur tað eitt sindur saman við hesun her eisini umsjeyogtretivu tímar av arbeiðsviku men eg vænti at vit fáa itt rættiliga spennandi kjak í morgin sum eg vóni at øll fara at luttaka í tí at tá ið vit diskuterað hetta her so so er tað eitt orð sum eg blív við at venda aftur til og tað er sum eg havi nevnt tað longu í dag tað er kappingarføri hvørja ferð vit hava tosað um til dømis at stytta arbeiðsvikuna sour mann sagt ella fyri so vitð at hækka lønirna hjá teimum læi sum mann sagt at tað ger at kappingarførir hjá føroyum versnar og tá meinar mann í mun til útflutning í mun til

tað er eingin ivi um at nú beginnir hetta venda høvdið ogtað er kanska eisini tí at kjakið er so mikið milt í dag at at høgruvongurin eisini tykist hava sæð ljósið at mann verður noyddur at hugsa um at broyta arbeiðs umstøðurnar soleiðis saman verðir kappingar fóru í mun til at fáa arbeiðsmegi vit vita gott at tá ið mann hækkar lønirnar innan fyri ella minkar um arbeiðstíðina tí og eisini it máti at hækka lønina uppá vist mann lækkar arbeiðstíðina og so letur lønina vera tí somu so veit mann væl at tað eisini í drívandi fyri privatavinnulívið altso tað ávirkar og í føroyum hava vit eina avbjóðing at vit vita at vit koma at mangla vit mangla longu nú men vit koma at mangla hundrnvís av størvum innan fyri alt tað sum vit kunnu definera sum heitar hendir altso røktarstørv og størva sjúkrahúsinum ellisheimin og røktaraheimum barnagørðum so frameftir í framtíðini og tað mugu vit gera nakað við tað mugu vit gera nakað tað er soleiðis at nú hava vit víst á tað fleiri ferð ati vinnupolitikkurin hjá hesari samgonguni er ikki tann virknasti tað tað haldi eg øll síggja vinnunevndin hevur søguliga lítið lítið og fá mál men hinvegin hevur mann sett eitt hvussu er tað tey kalla tað

løgmaður hevur sætt á vakstrarform sum eg haldi at tey skulu fortelja samgonguni ella landsstýrinum eitt sindur um hvat vinnupolitikkurin eigur at vera altso hvat er fyri øki inanfyri vinnuná mann eigu at leggja dent á og tað verður kær komið at fáa nakað arbeiði við har vónandi men eg vóni at mann har hevur tikið atlit til hettar tí tað er tað sum allartørvurir á nú tað er hvussu tryggja vit føroyskum familjum føroyska samfelagnum og føroysku vinnuni at mann hevur hendir tí føroyska vinnan fer heldur ikki at klára við sæg tað hoknar saman í øllum vælferðarstørvinum føroyska vinnan hevur fram um alt møguligt annað brúk fyri atiat fólk sleppa til arbeiðis tað sleppa te ikki vis tey mangla upp á arbeiðsmegi innan fyri barnaansing tað kemur eisini at skerja føroyskt vinnulívi og føroykt arbeiðspláss sum heild vissti eldri ikki í nóg stóran mun verða ansaði ella vissu góð starvsfólk noyðast at fara í niðursetta tíð tí tey kanska mugu verða heima verða heima og taka sær hasum eldri ella sum eg hoyri fleiri fleiri søgur um nú hvar familjur skiftast um at vera úti á ansingarstovninum fyri at taka sær av sínum egnu har tí tað eru for fáar hendur á ansingarstovnum og tað er álvarsamt so eg brúki høvið nú hetta era uppskot um sjeyogtretur tímar á arbeiðs viku arbeiðsvikuli at taka tað fram at vit áttu allir flokkar í felag heitt á landsstýrið um at sett tað arbeiðið í gongd at tryggja hvussu mann kann fáa bæði nøktandi avstarvsfólkum bæði til øll tey almennu størvini men sjálvandi eisini til privata arbeiðsmarknaðin tí hetta verður ein av okkara allarallarallarstørstu avbjóðingum avbjóðingarnar eru longu her men tær verða nógv nógv størri tey komandi árini so tí sjeyogtretivr tímar á arbeiðsviku eg síggi tað sum ein lið í fleiri tættum at tryggja at vit í kappingarfør í mun til at fólk vilja flyta til føroyar arbeiða í mun til at tey síggja síggja fyri sær tað er vert at fara undir hesar útbúgvingar bæði ungar kvinnur og menn at at tað er vert at fara undir útbúgvingar sum námsfrøðingar ella sum sjúkrarøktarfrøðingar ella heilsurøktar ella heilsuhjálpara og líknandi størv so harra formaður tað skal vera míni orð til hetta kjakið eg vóni at vit politiskt kunnu finna finna saman og altso lyfta í felag
takk fyri
aksel johanneseneina viðmerking ja takk fyri harra formaður eg eri sera samdur við tað sum la tí sum bjørt samelsen førdi fram øh og tað er má kant ba hyggja eftir hvussumann gjørt aðrastaðnis tað aðrasta hema stytta arbeiðsvikuna hevur tað so verið til skaða fyri teirra kappingarføru tað vísi seg tað vísis tað hevr tað ikki verið og taðhevur ofta tann máta mann ger tað hyggur eftir pá tað er hvat var búskaparvøksturin áðrenn mann í í landinum áðrenn mann styttis arbeiðssíðuna og hvat bar ta aftaná og hannhevur verið í nøku lunda sama aftaná sitt arbeiðsvikuna so tað hevur ikki oyðilagt kappingarføri hjá teimum londunum og tað sum bjrt samulsen inni á tað er tað at vit hava eitt starvsfólkatrot í føroyum generelt og ikki minst innan fyri umsorganarøkjas staðstovana økjinumo eldraøkinum aðrastaðnis og tað at stytta arbeiðsvikuna ger kanska at vit verða meira kappingarfør til atkappast um arbeiðsmegina tað er bæði útá ska arbeiðsmegi men eg hugsa kanska fiskrinstur um føroyska arbeiðsmegi sum arbeiðir í okkara grannalondum ú dag at tað verður meira lokkandi koma til føroyar at arbeiða um vit stytta arbeið
still
bjart samelsen ja takk fyri ja vit kunnu tikja eitt sovorðti positivt dømi har eg haldi at politiska skipanin handlaði fornuftigt tí tað er hetta her við barnsburðarfarloyvusskipanin har arbeiddi mann meir ella minni saman politiskt líka frá byrjanini av ár túsundaskiftinum har mann hevur spakuliga bygt upp á eina barsisskipan sum er ógvuliga góð og tað ger so at ung fólk eg havi sjálv verið tí støðu havt smábørn sum skulu tikið støðu til um eg skuldi flyta til føroyar ella ikki úr norra sum hevði eina serstakliga góða skipan barsisskipan og og tað vigar eisini á válskálini altso tey ung fólk skulu velja hvar skal eg seta bygd so við at eisini hvat fáa eg løn hvuss nógvar tímar arbeiði ergug hvusu nógvar tímar kann vera saman míð børnum og er barsiskipan nóg góð og og er arbeiðsumstøðurnar annars nóg góðar so vit mugu ikki gloyma tað og tí haldi eg at orðið kappingarføri er ógvuliga relevant her men kanska við einum eitt sindur av øðrum fortekni enn vit vanvíks brúka tað tá ið vit tosa um hægri løn og styttri arbeiðstíð til

har er uni rasmussen og eina viðmerking takk fyritá ið tað verður nevnt at tað er um at stytta arbeiðsvigna so verður tað fleiri ferðinar far fram um at hava meiri familjulív verða meira um børnini nevndí bjørt anelsen eisini so hugsi eg hvat hugsa bjør sanuelsen í samband við barnagarðar meinar hon so at mann eisini skal hava teir opnar í styttri tíð sog børnini eru meira heima ella úsint
takfyri
ja altso eg havi altíð verið tillangaðir av at mannarbeiðir fyri einum fleksiblum arbeiðs marknaði og til dømis í teimum størvum har tað ber til at mann kann ein máti at stytta ferðingina til dømis nógv fólk brúka langa tíð upp at ferðast til arbeiðis hvønn dag visti mann kann stytta tag til dømis við at hava hesi fjararbeiðsplássini sum vit eisini hava lagt uppskot fram um eg haldi ikki at børn skulu vera á stovn í átta tímar um dagin eg haldi mann skal gera alt mann kann fyri at avmarka tað til kanska eg veit ikki seks tímar men tað er í øllum førum eisini týdningarmikið jav børnini tá tey eru á stovni at tey hava eitt øgiliga gott tilboð av kvalifiseraðum fólki sum hvørt uppgáva er at menna tey og ikki bara ansa teimum so mítt svar uppá handa spurningin tað er kanska ikki s einfalt men tað er at mann er so fleksibil har mann kann tað er sjálvandi ikki øll stórrv har mann kann men tvey foreldur saman kunnu í flestu førum finna eina fleksibla loysn og so eigur eiga kommunurnar kanska eisini at streingja á við
serligum tilboðum til smábarnarfamiljur um hjálp takk
siristenberg takk fyri hara formaður ja eg haldi at tað er álvarsamt fyri okkara kappingarføri vill sjokur ikki hava nokk av starvsfólkum á á vælferðarøkinum tá kundi hetta uppskotið verið eitt tí faktisk er tað grundarlagið undir at hava gott kappingarføri er eisini hava góða vælferð ø visti mann hugsar tat mann ikki hevði ella ikki hevur nokk av fólki við barnagørðum og vøðkustovum og frítíðarskúlum og sjúkrahúsum og ellisheimum í bústovunum hvat tað skal vera so sleppa fólk heldur ikkitil arbeiðis so tað hongur eitt sindur saman so p á tann mátan e er tað haldi at tað er øeliga rætt at mann knýtir tey tingini saman og sær hetta uppskotið sum eitt av einum stýrrieinu sum okur eisini fara at viðgera meira í morgin

bjørtja takk fyri ja altso eg vil gjarna strigga undir tað er sjálvandi øgiliga lætt hjá okkum at vilja bæði eitt og annað og vilja gera alt í senn og vit koma í morgin við einum uppskoti sum inniheldur øgiliga nógva v hasum tættunum arbeiðsumstøðunarar mann arbeiðir undirí í røktarstørvum til dømis tær mugu eisini bøtast og møguleikan fyri eftirútbúgving og so framvegis tí skal eg ikki verða hvat skal mann siga neiv ella populistisk og standa og siga hetta er nakað vit kunnu gera eftir einum degi hetta hetta kemur at taka langa tíð og tað er tí at eg kundi hugsað mær at nevnt tað einaferð afturat at mann átti flokkarnir at sett seg saman og fingið gjørt hatta arbeiði sum snýr seg um hvussu hvussu kunnu vit loysa hetta her í framtíðini og og tað onkursvegna síggji eg fyri mær ata í partarnir av arbeiðsmarknaðinum sum fyrst og fremst mugu loysa avbjóðingina men saman við politisku skipanini hvat er tað vit eiga at raðfesta og og í hvørjari raðfylgju eg veit ikki um stytta arbeiðsviku er tað týdningarmesta har trúgvi eg kanska onnur ting hava líka stóran týdning men hetta er hvussur eitt av fleiri týdningarmiklu stingum takk fyri

ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta málið sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram á tingborð snýr seg um at stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti tímum niður í sjeyogtretivu tímar tað er eingin ivi um at føroyingar eru ómetaligani virknir á arbeiðsmarknaðinum allir føroyingar hava fingið ágóðan av tí produktivitetið sum hetta samfelagið hevur produserað tey síðstu árini og allir føroyingar hava rós uppiborið fyri at okur eru millum heimsins ríkastu lond í dag sambært hesum uppskotunum sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram so síggja okur eisini tað at føroyskar kvinnur typiskt sæð í mun tilkvinnur í øðrum londum arbeiða í niðursetta tíð ja faktisk eru tær komnar á triðja plássið í heiminum fyri at arbeiða niðursetta tíð og tað er eingin sum skal billa mær inn at føroyskar kvinnur eru minni raskar at arbeiða tær eru ímillum tær raskastu kvinnurnar sum eg kenni nemliga tær føroysku kvinnurnar at arbeiða men tað er ein bygnaðarlig trupulleiki sum okur hava lønarreformurin sum bleiv samtyktur í nítjan hundrað og níggjuogtrýss settu kvinnurnar niðast í lønarherakinum lønirnar hjá kvinnunum tað vóru lummapengar tær vóru ikki forsyrgjarar og tí var tað ikki neyðugt at tær skuldu hava so høga løn tí tær skuldu bara hava eitt sindur av pengum til at klára dagin í vegin tað at tær blivu settar niðast á lønarherakaga hevur havt ótrúliga stórar eftirdýnningar síðan tá og mann er ikki oriliga komin hesum til lívs afturat tí so síggja okur hvisu kekr hyggja eftir vælferðarøkinum kvinnurnar sum typist stað arbeiða á eldraøkinum á sjúkrahúsnum og

ktitatrískiftisvaktin sum ger tað øgiligani trupult hjá teimum at fara upp í fulla tíð so sjálvt um tær kunna samráða seg til at fáa eina hægri løn tá i ið partarnar á arbeiðsmarknaðinum samraðst um eina hægri løn so koma tær ongantí har upp at mann kann veruligani siga at tey hava møguleika fyri at fáa eina løn sum mann kann liva fyri so hetta er ikki bara tað at mann skal stytta arbeiðsvikuna sum eg taki fult undir við her eru onnur ting sum manm eisini diskutera nú var bjørt samulsen inni á tí at mann má gera eina heildarætlan tað uppskotið sum verður til viðgerðar í morgin tað eri eg púra samd við henni í tí at mann verður noyddur til at hyggja eftir øllum tættunum hvussu mann kann lyfta hesi økini upp og tað eru serlig serliga kvinnur sum arbeiða íí niðursetta tíð tað er serliga kvinnur sum arbeiða innan fyri vælferðarøkini innan fyri eldraøki innan fyri dagstovnuøkið og á sjúkrahúsinum sum sjúkrasystrar og tað ger tað at okur sum kvinnur hava kanska eina serliga uppgávu ikki tí eg skal gera hetta her til eina kvinnusak ella nakað men eg haldi at okur hava eina serliga skyldu tá okur sita nakrar kvinnur inni her at royna at streingja á at fáa bøtt hesi viðurskiftini okur hava eina serliga ábyrgd og tí eri eg eisini ein forprákari fyri at mann styttir arbeiðsvikuna eg havi sagt tað so øgiligani oftani og her eru øgiliga nógvar ágóðar av at stytta arbeiðsvikuna og k tiga til íslands sum er ein fyrimynd p á upp á nógvar mátar tey gjørdu eina royndarætlan í tvey túsund og fimtan og í tvey túsund og nítjan at stytta arbeiðsvikuna niður í fýra dagar og kannaði eftir hvat fyri virkna hevði tað fyri arbeiðsmarknaðin í íslandi og tað hevði risastórar positivar fylgjur millum annað tað at mann upplivdi minni strongd mann upplivdi tað at tað mann brendi ikki so skjótt út heilsan gjørdist betur javnvágin ímillum arbeiðslík og familjulív gjørdust eisini betur og hetta hevur so viðført tað í dag at innan fyri heilsuøkini sjúkrasestrar heilsuhjálparar og røktarar og dagstovnaøki hevur mann stytt arbeiðsvikuna niður í tveyogtretivu tímar við stórari cxe og ísland er ikki eitt dovisamfelag ella dovi arbeiðsfólk tey eru millum tey virknastu í í heiminum so tað hevur hvørfalt givið eina øgiliga stóra sekze fyri tann íslendska arbeiðsmarknaðin so tí hugsi eg at tað er øgiligani skilagott at mann stivast fer inn og og styttur arbeiðsvikuna og nú skal eg ikkiføra nakran vælkant men fólkaflokkurin fóra upp á val upp á at hjálpa føroysku familjuni eg haldi absolutt hetta her er eisini familjupolitikkur tað at mann kann fáa arbeiðslív og familjulív at hanga saman og tað síggi eg absolutt eisini sum eitt positiv tekin í í hesum uppskotinum um tað verður hetta uppskotið sum verður samtykttað verður tað kanska neyvan men eg haldi hvørnfalt hetta er gott at mann tekur hetta her uppskotið fram úr andstøðuni soleiðis at tú kanska kunna finna eina semju kanska saman leggja uppskotið fram á tingborð sum sum gera allir flokkar lyfta hesa uppgávuna tí at eg trúgvi at tey flestu sum sita inni her vita hetta her er tann gongda leiðin fram
takk fyri harra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið endað hetta málið verður beint í rættarnevndina til viðgerðitað er ikki nøkur framløga í dag so tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin og í morgin er hósdagur áttaogtjúgundi oktobur tvey túsund og einogtjúgu tá er tingfundur klokkan ellivu og skráin er hendan tað verður fyrst triðja viðgerð av uppskot til løgtslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum til løgsmál nummar fimm so verður triðja viðger av løgsmáln nummar seks eisini uppskot til løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til nýggjar nýggjan utarringve í havn og síðani er onnur viðgerð av løgtinsmáli nummar tjúgu tað er uppskot til løgtslóg um stuðul til avlýstar tónleikafestivalar í tvey túsund og einogtjúgu síðani er fyrsta viðgerð av løgsmáli nummar átjan tað er uppskot til samtyktar um heildarætlanin um at tryggja nøktandi vælferðartænastur í framtíðini og síðani er umrøða av skrivligum fyrispurningi nummar eitt tvey túsundg einogtjúgu ta er starvsfólkatrot og løn undir útbúgving og so er framløga eisini á skránni so er hesin fundur lokin